so er tingfundur settur og áðrenn vit fara til dagsskránna í dag so fari eg at hava eini minningarorð um ól zachareasen áttaogtjúgunda juni í ár andaðist olvur zachariasen fyrrverandi løgtingsmaður einoghálvfems ára gamal olluvur zachariasen varð føddur í klaksvík fimta juni nítjan hundrað og einogtretivu hann var sonur mariu fødd hendriksen úr klaksvík og símun peturs zachariasen sum varð ættaður av kirkjum og sum í nógv ár var løgtingsmaður fyri sjálvstýrisflokkin óllvur varð giftur við korintu fødd heinesen úr klaksvík har tey oygini búðu korinta andaðist í tvey túsund og níggju tey eiga fýra synir olluvur fór ungur til skips og í nítjan hundrað og sjeyoghálvtrýss tá fekk hann særa útbúgving sum skipsførari hann starvaði sum yvirmaður í danska reiðarínum lauridsen árini frá nítjan hundrað og fimmoghálvtrýss til nítjan hundrað og fýraogtrýss og hann var yvirmaður hjá skipafelagnum føroyar frá nítjan hundrað og fýraogtrýss til nítjan hundrað og einoghálvfjerðs í tveyoghálvfjerðs tá tók hann við starvi sum lærari á klaksvíkar sjónmansskúla og har starvaðist hann til nítjan hundrað og áttaoghálvfems tá ið hann var komið til pensjónsaldur oluvur hevði áhuga í samfelagsviðurskiftum og politiskum arbeiði hann stillaði upp fyri sjálvstýrisflokkin til klaksvíkar býrá í nítjan hundrað og fýrs og varð valdur og hann sat sum býráðslimur í sekstan ár fram til fyrsta januar nítjan hundrað og sjeyoghálvfems óluvur gjørdi eisini vart við seg í landspolitikki og í nítjan hundrað og fýraoghálvfems varð hann valdur á ting fyri sjálvstýrisflokkin í norðoyavaldømi og hann sat á tingi hetta valskeiðið fram til nítjan hundrað og áttaoghálvfems hesi árini varð hann limur í fíggjarnevndini vinnunevndini og landbúnaðarnevndini eg fari at biðja tingfólk um at reisa seg og saman við mær við virðing í tøgn at minnast olv zachariasen fyrrverandi tingmann friður veru við minni hansara ja vit fara so til dagsskránna í dag og men áðrenn vit fara undirsjóva viðgerðina av málinum so er tað soleiðis at tað er komin umbønir um frávik og í samband við si tvær umbønir um frávik fyrst er tað í samband við hetta málið um eykajáttanar løgtinslóg fyri august alt løgtinsmáli nummar tvey og formaðurin fingið hetta skrivið heitt verður hervið á løgtingi um at gera frávik sambært grein fimmogfýrs í tingskipanini frá øllum tíðarfreistum á øllum viðgerðarstigum í løgtsmál nummar tvey uppskot til eykajáttanarløgtslóg fyri august tvey túsund og tveyogtjúgu tað e t undirskrivað beini johannesen siristenberg aksel johansen ruttvang helga abramsen og steffan klein poulsen og vit skulu so atkvøða um tað tað skal jú eineinivkvalifiseraður meiriluti til vit fara at atkvøða nú ger so vælja vit eru liðug at atkvøða tað er trýogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eini blonk so tað er samtykt at víkja frá tíðarfreistunum í hesum málunum og áðrenn vit fara undir viðgerðina so er komið eitt ein umbøn umat víkja frá einum øðrummáli tað soleiðis at í gjár bleiv lagt fram tingmáli um uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um studningslagn til at byggja húsarældaskúla í klaksvík til løgtsmál nummar fýra og tað er komin á umbn umbøn um at víkja frá í tímálunum eisini tað er komi eg soljóðandi skriv til formannin heitt verður hervið á løgtingi um at gera frávik sambært grein fimmogfýrs tingskipan frá øllum tíðarfreistum øllum viðgerðarstigum í løgsmál nummar fýra uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtingslóg um studningslón til a byggja húsaralskúla í klaksvík hækka studningskláini og áseta stuðul til innbúgv og útbúnar tað er undirskrivað av elsbet mersetis gunleysdóttur aksel ve johannesen høgna hoydal billjustinussen helga abramsen og ruttvang og tað er so ætlanin um tað verður samtykt við fer at atkvøða um tað nú ger so væl at tað verður so sett á til fyrstu viðgerð eini seinni fundi í dagtað er samtykt við fýraogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti blankari og sum sagt so verður tað málið so sett á skrá á einum seinni fundi í dag men nú fara vit so undir viðgerðina av fyrsta málið á skránni tað er løgtingsmál nummar tvey uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri august tvey túsund og tveyogtjúgu og vit skulu biðja um framsøgufólkfyri fólkaflokkin er tað jørgun niclasen fyri dsnei fyri javnaðarflokkin hennrik old fyri sambandsflokkin helgi abra hamsen nei orsaka jóhandal fyri tjóðveldið páll á reynatúgvu fyrri miðflokkin billjustinussen og fyri framsókn ruttvang og fyrst fær jørgun niclasen orðiðra
eykajáttan hon snýr seg umpengar fyrst og fremst og hendan eykajáttanin snýr seg um nógvar pengar eykajáttan eigur at verða undantakið tí vit samtykkja eina fíggjarlóg og so eigur ein og hvør stovnur hjá tí almenna at halda seg til ta játtan sum løgtingið gevur onkuntíð velur løgtingið at lækka onkra játtan ja men so má mann halda seg til tað tí tað er tað sum løgtingið sigur og so eiga allir stovnar at halda seg innan fyri tað alt men tað kunnu uppstanda støður har tað er neyðugt at hjátta pengar og tá hevur mann hesa her undantaksstøðuna við at mann kann brúka eina eykajáttan fyri at ikki skal blíva alt ov vanligt við eykajáttanum so hevur landsstýrið havt su meginreglu at tað eru bara tvær eykajáttanir um árið ein um várið og ein um øog hetta her er so ein av teimum út yvir tað tað er kríggj og oljuprísirnir eru farnir ja rættiliga nógv upp og tað er neyvan nakað at gera við altso at strandferðsluskipini nú skulu rinda tvær ella kanska nærri tríggjar ferðina meira fyri liturin enn tey gjørdu undan jólum h tað gera hatta kostar og skuldi mansn sagt við strandferðsluna ja men tit mugu halda tykkum til játtanina ja men so jamen so skuldu teir leggja skipini og tað kann neyvan vera skilagott h men tá tað kemur til strandferðsluna so gjørdu vit á sandferðslupakka har íð einfarmaferia skuldi fáa stil vega til suðuroyarsiglingina at mann skuldi gera eina prístillaging íeysturoyartunlinum og rinda fyri tað og so skuldi mann eisini fáa strika gjøldini í vágartunlinum norðoyartunlinum hasi bæði síðstu valdi mann at leypa um tá mann gjørdi fíggjarlógina tí summi vildu ikki vita av típartin av semjuni sum tey sjálvu høvdu gjørt men vit sum vóru við standa sjálvandi við tar semju vit hava gjørt og tí skal hendan farma ferian seta seg sigling nú men eg havi ein spurning her nú sigur mann at mann má sigla ein túr um náttina vit spurdu týðiligt hvat kostar skipið í rakstri íroknað at avloysa smyrðil og tá fingu vit at vita soor so nógvar milliónir og tær millióninar eg eru játtaðar nú kemur strandferslan og sigur ja men vit mugu sigla ein túr um náttina eisini so spyrji altso vistu ter ikki tað tá eftir øllum at døma ella vistu teir tað tá og siga vit bíða bara biðja um pengarnar eg spyrji tí eg veit ikki men so kemur tað til kostnaðin av hesum her eykatúrinum nú er hetta skipið minni enn gamli smyrðil øh og eg minnist at tá ið suðuroyatingfólk ynsktu at fáa ein túr afturat um vikuna við gamla smyrli so kostaði hann eina millión fyri áriðn og nú fáa vit at vita at hetta skipið at sigla ein túr altso ein túr um dagin í seks vikur kosta tríggjar komma eina millión

skamlismyrðil skuldi hava eina millión fyri at sigla ein túr eyka alt árið og tríggjar komma ein fimm millión í seks vikur nei í í seks vikur vist tú ganga tað upp til alt árið ja men so tosaðu vit um sjeyogtjúgu milliónir tað vil altso siga at ein túrurum dagin seks dagar um vikuna kostar sjeyogtjúgu milliónir eg fari at spyrja landsstýrismannin um um hetta er rætt altso tí tí at at at manningarnar altso umborð á smyrli eru væl saktans er manningin størri enn borð á herjolvi tí herjolvur esum nógv minni og tavilsiat har burdi verið í avlop á fólki so tað burdi eg ikki verið men ísa umframt at tað ikki er tað hvussu kemur mann til eina so stóra upphædd tað er tað er tað sum eg hopi at landsstýrismaðurin kann svara uppá tí sjeyogtjúgu milliónir fyri ein túr um dagin seks dagar um vikuna alt árið ljóðar skeivt men kanska tað ereina frágreiðing tá tað so kemur til vørn og tað kemur til havstovuna øh báðir teir stovnarnir vistu áðrenn ólavsøku at oljuprísurin er farin upp tí øll húsarhald í føroyum vistu tú hvussur sr og húsarhaldini í føroyum tey kunnu ikki bara av tí at oljurokningin er blivin størri siga vaska at eg sendi bara rokningina til landskassan omma landsins betalur tey hava verið noydd øll húsarhaldini at innrætta seg meðan hesir stovnarnir hava ikki roynt at innrætta seg út frá tí sum her stendur kundu teir tað ja væl havransóknarskipið kundi sagt at nú er undantaksstøða oljuprísirnar farna ikki so langt upp at at vit í ár av tí at tað er so galið royna at skána palebogamarsannu fyri ein eykarokning vit leggja onkrar rannsaknatúra burturúr tað hevði verið ein møguleiki aso tað gjørdi mann til dømis í fjør og tá tað kemur til vaktarskipið ja tað er ein undantaksstøða altso til til tann partin sum er bjarging tá skal skipið ikki sigla a til tað skal bara vera klárt men tá tað so kemur til vaktarhald so kundi tað verið at mann segði vei vita teg hvat í hesi undantaksstøðuni við hesum høgum prísinum so velja vit at seta meir inn á eftirlit á landið og kanska í staðin fyri at at sigla pið sigla út til skipini á feltinum júmi so standa vit heldur á kaiini tá skpið skipini koma inn og kanna tey altso nú nevni eg bara nak altso eg hava nakrir slíkir tankar verið frammi kkunnu vit fáa ata at hanga saman allíkavæl og gera eitt gott arbeiði tað sær ikki út sum hann hugta eftir tí men kanska landsstýrið kann svara upp á tað øh men sjálvandi nú er so mikið nógv útlitið at at her er neyvan tað stóra at gera tí tí mann hevur ikki frá tíðliga á vári sett inn tá mann særa prísirnir fara upp so hevur mann sett inn eg havi tó ein spurning til landsstýrið teir prísirnir má rokna við olju her eru ikki prísirnir í gjár giti eg eg giti umbønum um hesar eykajáttanirnar í komnar frá hesum stovninum fyri nakað síðan og tað sum vit hava sæð seinastu tvær vikurnar er at prísirnir eru farnir nokk nokk so væl niður altso einar krónur per litur har tað tá ið fólk skulu fylla brennja hevnni á bilin og opek valdi hvat fyrradagin at hækka framleiðsluna og mann fekk vita í gjár tá var oljuprísurin á heimsmarknaðinum komið niður á tað lægsta síðani kríggið byrjaði h merkir tað at her er kanska biðið um í so rímiligt altso at prísurin nú er lægri enn tað man helt her eg eg má bara spyrja landsstýrismannin um tað tá tað so kemur til heilsumál so vórðu játtaðar har

hvat var tað góðar tríggjar milliónir krónur og tað varð eitt hart tiltrongt við sálarhjálp sum fór í gongd og nú eru vit komin út í hálvt árið og og tað er so væl eydnað at mann biður um eykajáttan men men tað sum undrar meg at lítið sindur tað er at sum mann biður um tríggjar komma fimm til fíggjarárið nú biður mann um til teir síðstu fýra fimm mánaðirnar fýra komma seks milliónir afturat altsaðsea man man meir enn fordobla ta og og tí er tað eg spyrji altso hvussu er stýringin á hesum altso vit hava hetta her er neyðugt at at at at fáa hesa sálarhjálpina men men vit hava bíðilistar á sjúkrahúsinum og tað er óavmarkað við pengum altso mann kann ikki bara koyra hædd og siga omma landsins betalir mann má stýra hvussu verður hetta stýrt landstýrismaðurin kanska kann svara tí tá eg lesi viðmerkingarnar so stendur at at heilsutrygd hevur eina skipan sum kann fylgja við hvussu nógvir pengar eru brúktir ja tað er gott men men men eg nøkur stýring á hvussu nógvir pengar kunnu brúkast altso hvushvussu leggur mann i vogi eg vildi ynskt at at landsstýrismaðurin kundi svara okkum altso hesar fýra komma seks altso riskera vit at at í í oktobur jamen so kemur mann eftir mair ella sigur mann hetta er tað og so skal mann klára seg fyri hetta ella ella hvussu skal eg skilja hetta men sum sagt vit eru komið væl út árið og í hesari eykajáttanini eru neyðugar útreiðslur eg má so bara siga at at esindur keddur av at mann ikki hevur roynt at líkasum funnið pengar antin á hesum somu økjum ella kanska øðrum fyri líkasum at at víst á á fíggingin av tí tí hettað er altso ein stór eykajáttan men sum sagt hetta er neyðugt sálarhjálpin má vera mugu sigla so up á ein máta so hava vit ikki annað at gera enn at fáa hesi tingini samtykt takk fyri formanndin ja takk fyri so eru tað viðmerkingar bjarni hammer fyrst ger so væl
ja takk fyri a formaður líka sum gjøggur núgva
lasen so undurist eg eisini á at hasin eykatúrurin hjá herjolvi er blivin so dýrur men sjálvandi eg veit ikki sjálvandi jørgun niclasen veit kanska ikki tað er tað er jú kanska jørgun niclasen sum stjóri tá sum fekk herjol til landið at hetta skipið sum er at minna í í høpið at minna um feroamannahøpið um eina jóli sum skal sigla suðuroyingar aftur og fram í tveir mánaðar men tað undrist eg eisini á men so e tað ein spurningr afturat veit jørgun niclasen hví at strandferstan ikki hevur tað sum kallar fyri t heggja prísirnar altso roynt ta fungið ein fastan prís fyri alt árið sum tæir hava gjørt nógv av undanfarnu árunum sum millum annað cveitingur vit okuravag hevur gjørt soleiðis at tú kanska hevði kunnað havt tí í fjør hevði tað ein prís sum hevði tvær krónur og og fimmogfjøruti men nú tekur mann bara ein loypandi prís sum hekkar og lakkar nú aftur veit jørgun niclasen hví at mann ikki hevur gjørt eina roynd at heggja prísirnir fyri í ár takk fyri harra formaðurjørguniclasen
ja tað er nakað sum eg undrist stórri
ja altso hygging er jú tað at tú fert út og biður um olju fyri tað næsta árið og so fært tú ein prís sum er eitt lítið sindur hægri enn tann dagisprísurin men so heldur hann restina av árini tá ikki væntar tú prísvøkstur ja men so tekur tú bindur um fyri eitt heilt ár tað er strandferðslan ikki gjørt og tað skilji eg ikki tá stóð mann um desemburmánaðið at so prísurin fær upp og strandferðslan vildi tá ikki hyggja víðari tí teir vistu skjórdag hvønn veg prísurin fór og valdu so at bíða og prísurin bleiv so við at hækka tað var ikki tá var tað longu ein feilur men tað er so tað men tá er so kríggið kemur tá haldi eg øll vistu uttan strandferðslan at oljuprísurin fór at hækka so hví mann ikki heggjaði tá tað tað tað veit eg ikki men í hvussu sveg kunnu vit siga í dag at tað burdi mann ofgjørt men tað gjørdi mann ikki og tí betal mann átta krónur í dag í staðin fyri tvær krónur nakað í desemma
ja nú ev e niclasenin faktiskt
rættiliga atfinningarsamur í hansara røðuímóti hesum uppskotunum tað var næstan soleiðis at mál skuldi trúði at hann ongantíð hevði verið landstýrismaður í fíggjarmálinum fyrr so so so sannførandi bar hann men altso í veruleikanum haldi at jørgun niclasen má taka ein stóran part av ábyrgdini av sínm egna kappa tí visti nakað sum hann hevur sum landsstýrisfólk so er taðt hava ábyrgdina at uppala skipanina og at samanskrúva regluverkið í ráðunum soleiðis at mann klárir at at handfara tær støður sum uppstanda rættstundis veruleikin er í dag at at vit hava ett landsstýri sum slett yvirhøvur ikki fyri heldur seg yvir fyri játtaninum tá ið tær nú einafer broyta sær lítið sindur hendan vegin i landanvegin man bíðar bara til altíð for seint og so sendi mann rokningina niðan í niðan í niðan í løgtingið og tað má jørgun niclasen sum fyrrverandi landstýrismaður í fíggjamálinum sanniliga eisini taka sín part av ábyrgdini av takk fyri jørguniclasen ja harra form

eykajáttan fyri olju tiltríggjar almenna stovnar og tað sum eg lesi út frá hesir eykajáttanini tað eru størsa allir almennu stovnar sum brúka olju sum allir hava fingið minimunarnar tvífalding av rokningini og har eru almennu stovnarnir tað sum eg lesi út frá hesum so klára teir at finna peningin sjálvir meðan hesir til dømis er strandfersluskipini har eru oljan so stórir partur at mann má leggja skipini vissi mann skal fáa tað inn aftur men men nú fái eg vanliga skyldina fyri nógv og og nú ljóðaði tað á potareynatúgvu sum eg eisini havi skyldina at oljuprísinum sikkurt av krígnum í ukraina eisini tað havi eg altso ikki tí tí tá ið eg legði fíggjarlógina fram tá vóru oljuprísirnir sámiligir og teir eru so hækkaðir serliga av kríggi og eg haldi ikki at eg havi skyldina av krígnum tað tað passandi eg ja takk fyri tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so er tað
næsti framsøgumaður sum fær orðið og tað verður hendrikaold ger so væl ja takk har formaður
játtan til hækkandi oljuprísir og tað er komið so knappliga upp á ati tað má orðnast ein tósdag við undantakið eg haldi at tey sum hava fylgt nøkulunda við hava funnið út av at at hetta verið oljuprísurin er hekkandi tað hevur verið ein ein syrgilig søga í longri tíð so tað virkar it eitt sindur løgið at at tað skal vera neyðugt at at at tað skal vera ekspress og nú er hetta tað er serliga tann tann siga strandferslini vi níggjuogtjúgu komma tvær milliónir

hesar eru so mikið stuttar at eg kom íl tankar um tá ið okur tað gank skúlan og ái at onkuntíð hevði sálmavert uttanat og tað síðsta prøvaða at læra skjótta verð á súkkluni meðanmann súkklaði út í skúlanar at gjøgnumgaka hta sálmavertið nakrar ferðirnar hesar almennu viðmerkingarnar eru so mikið stuttar at vit ikkihevði likið dikterað seg ígjøgnum so dugi eg tað uttanlant so hetta er øgiliga spesielt her hevur verið spart øgiligt hevðitað verið spart so nógv upp á alt annað sum tað verður spart upp á viðmerkingar

so eru viðmerkingar her suðuru prísurin ógvusligur og tá i man snakkar um átta krónur frá treimum krónum og og og upp í átta krónum so er tað eitt øgiligt o eitt øgiligt op og nú havi eg í tí verið teg merki i støðu tv v i umsat ar tað er í trý ár og tað gjørdi avtaluð strandferðsluna at okur skuldu sleppa undan eykajáttanin eg hav eg havi eftir hundini at gerað so leingi gera at mann hevn hoyrt hetta bardaríið hevur verið her tá ið eykajáttaninr skuldi gjøgnum til strandferðsluna og tað hevur verið strandferðslan hevur verið enda vend bæði hendaveg og men hetta e et eitt henimen sum ger seg galdandi tá ið fólkaflokkurin umsitur sovornum ting sum ikki her atso so hevur tú eykajáttanir so tað stendur eftir onkuntíð ivast mann í um tað er planlagt fyri at tað at síggja so vánaligt út sum møguligt fyri at mann kann teljaga millum ani til at at uppræta eittl annað partafelag

eg trúgvi tað hevði verið eitt sindur ótespiligt at at vist tað vera e partafelag í hesum førinum at tað manglar tretivu milliónir í hvat ger mann tá so eg trúgvi at at fíggjarnevndin hevði fingið upp aftur størri problemir við seg í í vistu tað ver eitt partafelag og og mann fera at sera niður upp á túrar millum annað fyristi visti mann skal fáa nakað inn aftur av hasun her øhokur hava oftani diskuterað tað við sev til dømis at teir hava út merkað seg við at hava sama prís í ár eg haldi at onkur snakkaði um til marsmánað næsta ár at hava sama prís á oljuni og er tað nakað sum cv brúkar so er tað olja so tað stendur eftir tað er so ólukksáliga nokv tað størstu forbrúkaravolju í landinum og teir hava sama prís í ár við tí hepni fylgi at brúkarin í føroyum ikki hevur fungið ein eyka rokning av streymi vistan vist mann hyggur eftir í norra til dømis serliga suðurnorra so rópa tey aftur lat okkum fara yvir til at landið yvirtekur streymforsýningin aftur lat okum fara yvir til fólkið í í økinum har tey rópa lat okkum fáa landið at yvirtaka oljuna aftur so okur sleppa frá eini tvey hundrað prosent tvey hundrað prosent ella meira enn tað og og nú lasi eg ta dagin at at nú vórkur í ti legru endarni í europa í danmark hevr mann farinum gott at vera tað dupulta sum føroyar so handa tegur riðin hjá hjá sambandsflokkinum um um at tað skal vera som fantastiskt tá ið tá ið tað tað tað heldur sog ikki hvørtfrá nú

um tað er tað er væl ætlanin hann skal sigla um náttina tá ið smyril er í dokk altso r sum eg skilji hat so so so er tað ikki hann skal ikki sigla um náttina tá ið ið smyrilsyglir so tað kann mann so diskutera vist tað ber til tað er iki borðið til at smyrðilslívsiglt meir enn hann hevur gjørt tað er møguligt at hesin báturin kann sigla meir men eg havi nakrar ferðirnr at heitt á landsstýrismanninum um at at taka eitt prát við við smyrjilein um at teir sigla ein túr fyrrapartin av vikuni í seinnapartin av vikuni tí tæir hava í tí helduri e søðu at altso tí helduri eg støð t hann er farin niður til hæstferðaætlanina men tað hevur seg ikki víst seg at at hevur nyttað nakað at snakkað ár landsstýrismannin so eg veit ikki hvat teir sum siti í samgongu hvat teir hugsa tí smyril norrøna hevur fyrr loyst loyst smyrilig av totalt loysan av og og at tað ikki skann bera til at at gera tveir túrar nú tað tað trúgvi eg inki uppá tí er manglur upp at vilja av einara slagi eg skilji ikki at tey sum sita í samgongu og hava nakað avvarandi nakað til ð suðuroyasiglangi at tað góðtaka tað at at landsstýrismaðurin ikki kann taka eitt prát við smyrjilein um serliga teir tei nú teir smyrjilein er fara niðvir til hestferðaætlanina at at norrørin ikki kann sigla fyrrapartin í vikuni ein túr og og ein afturat sosat mann ttekur tað tyngsta og tey sum ikki tora serliga væl at sigla men ta umværti ber ikki til visi okur hyggja at landsrokskapinum so umskara teg hefta er nøkur ár og eg royndi at at snakka við strandfert kurheva nógvar fundir tí mann upprættaði ella gjørdi gjørdiskipanini hvar okur í tinganesi skundu snakka beinleiðis inn ir strandferðsluna so tá slappa frá at liggja festi aftur og fram og tað hevði okur fæst ein fund um mánaðin og diskuteraði út til tey viðurskiftini sum einafe orði

og í í fjør so varð landsroknskapurin vísir hann tvey hundrað og

at at at herjal sigla er ein túr afturat tað tað trúgvi ikki tað at nakar kann sum so hava nakað ímóti men men at tað at at at hann at eingin trygd kann veitast fyri herjórur eru eitt gamalt skip og tey sum hava fingið eit eit sindur við tær tey skip sini liggja leingi tey umgangast ikki at fáa vísa trupulleikar

so eg haldi at tað er øgiliga løgið og eg biheita á tey sum eru í samgongu sum hava nakað við suðuroyni at gera um at fáa landsstýrismannin at snakka við smyrilein um teir ikki kunna gera nakrar túrur sum fólk sleppa við og nokk av okur diskuteraði tað við við smyrjilein fyri nøkrum árum síðani og og og tá víst teð seg at tað bar til at at tosað í sinnrættur sum millum annað við tolli og hvussu mann skundi avgreiða toll og annað slíkt soleiðis at mann ikki kom í í teir trupulleikarnar og og eg trúgvi einki upp á at at at leiðslan smyrjilei er er blivið so kanturt at tað ikki kundi snakkast við fyri at fáa eina betri loysn men men sum sagt hesar her milliónirnar í við at prísurin ikki lestur fastur tíðligarnir so er henda rykkikomin til staðar øh so okur hava tað nokki vald hetta er hetta er heta er treytin man mann stendur í í tinginum tað kemur eitta uppskot

her og nú tað er øgiliga spesielt at at mann er komin at sovna støðu at mann mann kann ikki viðgera tað ið nevnd altso nú nú nú sigur onkur tað skal fara í nevnd at venda tað veit eg ikki um tað men mest mann skal kalla nógv fólk inn so er eingin veringskjansur tað passar so nógv at tað má avgreiðast í í dag at allur flotin sum sum flytur fólk í landinum kemur at liggja visti tú ikki avgreid í dag tað er øgiliga spessielt men men tað er so tað tilfardið mann kemur út fyri og tað er bara hetta hetta hendir bara megðin fólkaflokkurin umsitur strandferslu ongantíð tað nakar annar umsitur takk fyrija tað eru tvær viðmerkingar
bjarni hammersenger so væl ja takk fyri har formaður nei tað er púra
beint sum nei tað púra sægt sum hennrikold vísir á at at hendur nakað við hesum góða herjolvso eru suðuroyingarprísgiftnir so eru einki samband út av av av oynni og tað vísir ikki vera nøkur onnur plan b og hennrik old hevi fleiri ferðium at vísa á at taka prot við við smyrjlein men men men oku hava sæð tað at tað virkar sum um landsstýrismaðurin leggur ikki í tí tá ið allir ella suðuroyingarnir allir borgarstjórarnir spurdu um tey skulu hava møguligt at finna eina loysn eina pla ja men so var aftursvarið visti okur hava hug til at fáa eitt annað skip jamin so kunnu eku sjálvur finna eitt annað skip altso tann sum hevur ábyrgdina av samferðsluakervinum í føroyum sigur at tað er ikki mítt borð tað kunnu tykum sjálvur finna útav sjálvur tað er eitt eitt tað er eitt sindur keðiligt og heilt sjótt afturat hetta er eisini áhennigoldtakk øja tað kann einum
ounn fyrg stilla seg hvar støðugi
vír fíggjarnevndini hevði verið í við se ívist tað vera partafelag og og og tað manglar tretivu milliónir eg trúgvi ikki at ann nakar banki hevði opið av leislin at at játta teimum pengar ti til til aftur úr talin av olju øh eg hopi ikki at at at tað tað uppstandar nakrar trupulleikar av av av herjóli ongantíð betur at hann koyrir fult ov heilt mítt verkomafuro kundi eg flutta haftar fram veg hampiligar veðrið udar ver t áttamannafar tað er ikki tað tað draga seg um at har eru so nógv fólk hað eru so øl nógv fólk sum ikki eru so trúgv við at sigla aftur og fram merkini nokk er tað tað men tað má ogkur eisini naka við tí haldi eg at mann skuldi havt ein plambi misaðr var eitt ell annað eg haldi at tað er ikki nóg gott at mann ikki hevur tað ja so er tað helgi abramsen
aldur nú samanber hann yvir øldina
elprísirnar í føroyum og í norra sum mann ofta ger og sigur tað at nú er tað tá at nú er prísin hækkar so øgiliga nógv í norra tí at tey ikki hava sev at sevurgera er gott arbeiði tað er slett givum men eg haldi ikki maka samanbera føroyskar elprísir og norskar for tað fyrsta so er norra part av einum øgiliga stóru neti vit hava eitt isolerað net og næsta so hava tey øgiliga stórur partur av elroktum hjá teimum er avgjøld og prísin hækkaði tí at mann æt minni vatnorsku tey regna minni enn tað vanligt men so hugdi eg eftir hvat er prísin hækkaður í norrøðri er hann farin úr tólv oyrum upp í trýogtrýss oyrum per kilo av tími tali seg at tað er í staðarveik nógv minni enn hann er í føroyum so eg haldi ikki mann kann brúka hasa samanberingina takk fyri hann er gold

hvata sn mán hava havt ein príslista frá átjan hundrað og og og einogtjúgu tað kann ikki betæla tí at at tað flestu av hesum fyritøkunum er farnir upp á fýra krónum fyri fyri kiloa tíman hvat er avgjald og og hvat er iki r avgjald tað er floytt enda líkamikið fjrá teimum sum tendrar kontaktina tey eru púra líka glað hvør partur er hetta er tað sum eg skal betala og tað sum eg dugi at síggji eg fylgi væl við nú nú eri eri tað mestur í tí serligu støðugi at at at helgi abrambssen hevur fungið líkasum seg um skrúvuna púrasta nøgum skrúvum á hann ligur bara reglurt og eingi eingin tað sigu eyi li ikki um nøkur bjarging er fyrri helgi abramsen í í sambandi við sev eg haldi at e hevur gingið tað eur altso aaktigt at mann sloppin undan at at hækka prísirni so nógv s sum okur síggja í í strandfeslan man ger og at at hyggja eftir í danmark bara nú altso hvussu egnormi prísurin er hekking er at fólk snakka um at selja síni hús visti mann fylgir við nøkulunda hvat ið fyrigangi so er tað eitt ótrúligt trýst á húsarhaldinum í skandanav hein ikki bara skanvegr men egonglandi serliga og tá er tað hasin argumentin hjá helgi abramsen passa ikki nn sigur um um um um um vatn tai va selt vatnið tí tað fingu g meira fyri teg tað var ikki minni renn teir varð selt vatnið áðrenn tað skuldi seljast tað var tað sum fati einki annað ja so er tað jóhandal sum fær

skipini hjá havstovuni og vørn og so etað eitt upphædd upp á fýra komma seks milijónir krónur sum skal játtast til heilsumálaráði í sambandi við sálarfrøðishjálp til børn og ung millum fimtan og fimmogtretivu tað er sjálvandi ikki óvæntað haldi eg at mann fjá hesum her almennu stovnunum sær umbønir um eykajáttanir við tí huga at síðan fríggi í ukraina byrjaði so er oljuprísurin farin á flog og tað sjálvandi ávirkar prísin hjá lansusu hjá havstovuni og vørum eisini við teirra aktiviteti við teirra skipum

eg má eisini geva fmannini hjá fólkaflokkinum jørgun niclasen rætt í at eitsini undraði tá i mann hugdi eftirherjolvi sum skuldi hava eina upphædd upp á tvær komma seks milliónur krónur fyri seks vikur fyri at sigla ein eyka túr so er tað eitt sindur undraravert tað svaraði væl til hennir fýra hundrað og tjúgu túsund ug vikuna fyri at sigla ein túr eyka um dagin við tískipinum so eg haldi at har er strandferðslan og lanstýrsmaðurin kmsva skylgjir um hví júst tann parturin er blivin so dýrur tað verður væl ein ein upphædd upp á millum fýraogtjúgu seksogtjúgu miliónir um árið visti mann skal umrokna tað so tað er púra ræst sum sum hav ver víst á hinvegin so dugi eg illa at síggja at okur kunna annað en siga

taðtað psum skal til fyri at kunna fáa leiðirnar at at virka soleiðs sum tú skula men man eigur sjávandi eisini at kanna hvat ið er broytt av prísum tann rætta vergðin kann manni siga niður eftir síðanhendan umboðin er komin til landsýrsmannin okur hoyrdu í gjár varð varð oljuprísurin lekkaður aftur so at eg ivist í um upphæddin kanska er eitt sindur minni enn tað sum verður umbiðið her í verandi stund so tað vil eg heita á landstýrsmanninum kanska líka kanna um tað ikki er møguligt at

tá tað kemur til vørn og og friskivalði eftirlit og tiljáksverra so erur tað biðið um at fáa eina upphæd up á trær komma trígjar miljónir krónur til fiskivanneftirlitið og til harðastsovnaskipin verða biðið um eina komma átta eg haldi ikki at mann eigur at okur hava havt tað fyri vana í nógv harrastsár at latra skipini liggja eg veit ikkihvussu rætt tað er altso okur er fiskivinnutjóð og okur eiga haldi eg úti á feltunum at kunna kanna ting tá tað kemur tilieftirit kanska í størri mun en okur gera í dag okur eiga heta eitt efektivt eftirlit bæði við tyrlum og við við við við verjuskipum ella við við við fkieftirlitsskipum og tí haldi egktað r í ordan at mann játtar pengar til teir fyri at kunna gera tað eftirlitð neyvt at man ír fólk a landi í fínasta slag tað eiga okur eisini at gera og har eikur eventuelt eisini tryggja tað at okur hava noktafólki til at kuna at gera tær neyðugu kanningarnar so eis at hvøss skip sm kemur til kayy í hvussu er verður kannað fyri at tann veiða sum kemur ogverður landað bæði vekt og í fiskaslagi er tann sum verður uppgivin so tað takið eg undir við at okur játta ter pengarnar tá tað kemur til harandsvovnsskipi so hava okur eisini her fingið it nýtt harastovns skip sum er eitt steytrop liart skip sum skal kunna gera eina rúgvu av kanningum tað verður iski stovns metingar tað verður ise kanningar av fiskasløgum og tað verður ise samstarv í norðurhøgum millumlond at vera við í og tað haldi eg eisini okur eiga at raðfesta absolutt at okur brúka skipið sum hon hevu bygt fyri trý hundrað miliónir krónur til tað skal brúkast til og ikki lata liggja inn í hálki stórsa ostidra gummi heldur enn at vera og vera virkin til ymiskar aktivitetir sum tað nú einaferð skal vera við í so okur vija hvussu geva hat í málinum góða viðgerð tá ið tað nú verður viðgjørt eg veit ikumtað ferð í nevnd forrestindi eg veitiski um formaður kann siga tað fer í nevnd tað er fíggjarnevndin ja men okur hava eina avbjóðing í fíggjarnevndini í dag og tað er tað at báði formaður lest framm á eri vekk so eg veit ikki hvør kalla ela fundir ella hvørs stýriti í fundinum tað mugulig so finna útav ein onnur umbøn um umeykajáttan tað er í samband við heilsutænastur tað e í samband við ta royndarætlanina sum vilheva set í verk av okkara landstýrsmanni sum eg haldi gjørt est tórt arbeiði fyri sálarfrøðisligu øki her við at gera eina royndarskipan til tey ungu sum líða undir sálarligu trupulleikum sum hava angjus og og og og tunglyndi at tey kunna fáa eina hjálp her tað sum erja ímillum fimtan og fimmogtretivu eg kundi hugsa umær at fyngi at vita kvanska frá landstýrsmanninum tað kanska kann han skaffa okum hvussu tað býti er ímillum hesi eg tað aldrsfólki hvr hvør er hesier sigiher sum fáa hesa hjálpina okur sum vita at tæð eru fýra túsund og fimmhundrað fólk sum eg skilji á honum sumi hava fingið hjálp tað kundi verið áhuvert at siga hvussu tað býtið er hvørji eru tey í aldrinsbólki ha

tað hevði eg verið áhugavert eg síggi eisini ta talið sum vildur biðja umeg fýra komma seks meiljónar krónur í mun til tað sum var játtað sum var trígjar komma seks so okur biðja fást sum munandi meira enn tað sum okur hugsaðu okum til var tað sum okur skuldu brúka til hetta øki men eg haldi tað at støðan er øgiliga trupul hjá nógvum av hesum ungum menniskjunum og tí eiga okur eisini at raðfesta tað sum skal til fyri at fyri at fyri at finna út av og hjálpt teimum sum eg skilja landstýrsmannin frá hansara sessi her so er tað tey mest tey sum eru millum fimtan og fimmogtjúgu sum eru tey at síggjast aftur í hesum her kanningunum sum avverða gjørdhar

eg havi ikki so elga nógv at leggja afturat hesum her hesi her viðgerðini her annað enn at okur munna sjálvandi tryggja tað at at hesir stovnarnir fáa tær neyðugu oljuna sum tær skalt brúka og tað vilja okur taka undir við og geva ena góða viðgerð takfyra hra formaður
takk fyri harra formaður nú sigur
ndahl frá lansstýrismanninum at tað eru tey millum fimtan og fimmogtjúgu summ tú fór ófriðarligt í tingsalinum
ja nú sigur johandal frá lanstýrismanninum at tað eru tey millum fimtan og fimmogtjúgu ár sum hava mest brúk fyri hesum tilboðinum øh og tað eru akkurát tann ungdómir sum gongur í skúla altso tað er ikki tað er tað fimtan ára tað e ikki farin úr fólkaskúlanum og fleiri av teimum kanska eru so farin víðari í miðnámsskúlan eg hugsi hevði tað kanska verið ella um tað kki hepa ávert og hugt eftir hvat ger mann í skúlunum øsoleis tað t er tað ein næmingar tveir næmingar sum hava hava avbjóðingar sum u rokna við tað smittar til til flokkin og kanska heima eisini sum kanska l ella skulu bíða um trý ár til a finna út av hvat teg skulu gerast seta inn fyribirgjóhandal ger so vælhja altso nú kann eg sjávandi ikki svara ar fyrri
landstýrsmannin tað kann han kanst ka greiða frokunera frá hvat ið hvussuhetta býtíð er tað verði o snakkað o nógv um et her við at hava skúlasykulogar og annað til atil at at passa og hjálpa børnum sum eru í skúla alduri ha og tað sjálvandi trúgvi eger eisin relevant at at at hygga uppá hvussu fáa okur hjálpt teimum sum eru í skúlunum nøktandi tí tí harhar kann mann fanga problemin kanska eisini enn longur niður vist han skal g vera la tað spyja undir fimtan ára eisini og tað rokni eg við at okur sum sum politikarar kunna sigla høvdina saman um og fina tav hvussu mann loysir innan fyri skúlaøki generelt takfyrihara formaður ja takk fyri so er tað næsti framsøgumaðr sum fær orðið

tey góðu tíðini fyrst eg haldi tað er eingin ivi um at vit sum politisk skipan noyðast at taka undir við hesi eykajáttanarlógini øh og tað fer tjóðveldi eisini at gera sjálvt um upphæddin longu á hinar sæt á á fyrsta degi í nýggju tingsetanini upp á sjeyogtretivu komma níggju milliónir krónur eru ein rættiliga stór upphædd

her er fyrst til tað er at siga at tað er eingin ábending um at mann upp á nakran máta hugsar at gera eykajáttanina útreiðsluneutrala frá landsstýrisins síðu so mann hevur púrasta slept tí tankagangin sum man annars ráddi eina eina tíð her á tingi at mann fyri hvørja meirútreiðslur mann komin niðan í tingi við so royndi mann eisini at finna tillagingar ella sparingar sum kundu viga upp ímóti meirnýtsluni men tað er nokk so langt síðani at at mann slepti tí og hetta her landsstýrið sum nú situr hevur so absolutt ikki havt tað sum mál yvirhøvur at at royna at hava útreiðslunaleutralitet íð teimum eykajáttanuu sum koma niðan í tingi eg haldi hini framsøgufólkini hava væl víst á hvørji málsøki tað snýr seg um at fáa játtað meiri pengar til oljukeyp til strandferðsluna til havstovuna og til vørn og tað er natúrligt ati oljuprísirir eru farnir upp á heimsmarknaðin so sjálvandi ávirka tað eisini

har sum sstørsta oljunýtslan er mann kundi kanska freistast til ati hugsa altso eru tað ikki onnur økir í samfelagnum sum eisini verða rakt upp á sama máta estórur stovnur sum heilsuverki hevur tóð onga ávirkan á rakstrarjáttanini í heilsuverkinum at atoljan er farin upp alt miðnámsskúlaøkið er eisini rættiliga stórt tað eru jú fleiri stovnar uppi á landi sum brúka nógva olju tað vildi verið undarligt vistu tey ikki eisini onkursvegna kenna síðan av av teirri hækkandi oljuni hækkandi oljuprísinum eg fari iki at brúka so nógva orku upp á tað eg haldi at vit hetta er ein støða sum vit sum samfelag mugu taka okkum av vit skulu hava eina vaktari bjargingartænastu sum riggar alla tíðina eg haldi faktikt at hon skuldi verið nógv meira virkin enn hon er í dag eg haldi eisini vit áttu at gjørt nógv størri ella javnari eftirlit av

undir føroyum eg einvinmaður hjá mær sum siglar í norskum skipi hann segði tað ati tað var eingin túrur at teir royndu hann roynir í norskum norskum farvætt við norskum skipi tað var eingin túrur at teir vóru úti og royndu ella vórðu fiskaðu at teir ikki fingu vitjan av norsku sjóverinm sum og har bleiv kannað úr end í annan á skipinum og eg má siga tað tað tykist sum at at at tann parturin er er blivin forveikur øí føroyum dag tað er gleðiligt at vit hava fingið nýggja harmansognarskipi eg haldi er fantastiskt at vit kunnu vera ein oddafiskur í í heiminum á tí økinum so alt gott um tað og sjálvsagt skulu vit eisini at sigla so kritikkurin gongur ikki upp á tað tað fáa vit fáa lítið gjørt fyri at ávirka prísina á heimsmarknaðirni fyri olju tað sum eg kanska kundi gjørt tað ertað er tað sum liggur í okara hondum og tí fari eg eisini at spyrja landsstýrismann beinleiðisum tað er so ati at pengarnir eru brúktir altso um vit hava brúkt pengar sum játtan heimild ikki er fyri tí eg fari at minna landsstýrismannin á ati sambært stýrisskipanalógini stendir í grein trýogfjøruti stykki tvey eingin útreiðsla má vera goldin uttan at heimildir fyri enni í teirra fíggjarlóg ella aðrari játtanarlóg ið er í gildi tá ið ávíst tað merkir í veruleikanum ati kemur ti eina støðu sum sum landsstýrisfólk at at tú brúkar meira ella útlit er fyri at tú kemur at brúka meir pengar enn enn enn játtanir til so má tú tilliga raksturin tað er líkasum tað er líkasum tað fyrsta boðið so hevur tú aðrar møguleikar fyriat hjálpa tær up á støðuna o tann eina er sjálvandi at koma við einiri eykarættstundis soleiðis at at tú fær fyribyrst trotið sum sum er í ferð við uppstanda er tað so at sum nú øllum kunnu sum og tingi verið heima eina tíð so hevur landstýrsmaðuin í fíggjarmálinum ein møguleika afturat og tað er at koma niðan til í fíggjarnevndina við fíggjarnevndaskjalið sum virkar sum ein ein játtan og tað er heldur ikki fyri tilfali tí haldi eg ter øgiliga týdningarmikið og tað er ein fortreyt fyri at feri at eg fari at viðgera hetta málið seriøst tað er at vit fáa at vita um pengarnir eru brúktir ella ikki

hso er tað meira itil til sjálva skipanina hvussu virka skipanina eg haldi tað er øgiliga týðiligt at at tað er tað er komin gliðug í bæði parlamentarismuna men eisini í fyrisitingini av av av fíggjarviðurskiftunum hjá landinum tað er øgiliga týðiligt at vit nú longu í dag viðgera vit aftur spurninguri um at víkja frá ttí at tí at alt hevur saðnan skund sum ofta sær tað soleiðis at tá ið mann tá ið ting fáa brádligan skud so er tað tí at mann ikki hevur fyrireikað tey í góðari tíð frammanundan og tú kansn ikki stýra einum samfelag upp á at ting altíð hava skud tú mást stýra einum samfelag eftir at tú fyrireikar tingini rættstundis so at tú kann taka tær røttu avgerðirnar tá ið tíðir til tað og vit hava sæð tað ferð aftaná ferð aftná ferð hjá hesi stjórni at tingið verður gístað tikið í spurningunum um at víkja frá tíðarfreistunum í nógvum førum eg havi ongantíð upplivað tað í so nógvum førum sum í hesin her førinum í ongantíð havi eg uppliva hetta fyrr jenisa rana sum annars roynir at leggja seg út í orðaskifti tað er tað tað er fínastar mær dámar væl dámar væl reaktiónir og debatt men veruleikin er tann at at vit eru tveir dagar inni í nýggja tingáranum ovit sita longur nú í einum eina einum søðu har sum tað er ein spurningur um at víkja frá tíðarfreistini kanska endað soleiðis at vit ikki vita um vit fáa viðgjørt málið í fíggjarnevndini tí at fólk ikki eru til staðar og so framvegis hetta er ikki í lagi g eg má siga tað akkurát sum er vvissamgongufólk torir at hyggja inn eftir eitt lítið sindur tor at vera eit lítið sindur sjálvkritiskt so vita tey eisini at hetta er ikki

hso er tað hin spurninguri um hvussu vit skipa fyrisitingina av hesum málinum tað er soleiðis at hvørt einasta eitt landsstýrisfólk eigur at vita hvønn mánaðar enndá hvussu stendur til við tí samlaðu fíggjarstýringin ella búskaparstýringin hjá sær hjá sær so tá eigur vist visti tú væl at merkja visti tú fylgir við tí málsøki sum tú er aður av og tá veit tú eisini at visti tú sær tað at meirinýtslan er soov s nógv tá ið tríggir mánaðir farnir so veit mann eisini at faldar mann tað upp við við fý4ra so veit tú eisini hvat áð endurslit verður aftan á tólv málini og eg haldi at tað er alt ov nógv sum bendir á at tað eru alt ov nógv landsstýrisfólk tey síðsta tey seinnu árini sum sum ikki hava tað neyðuga eftirlitið fíggjarliga eftirlitið við sínum tað er sanniliga sanniliga ikki í lagi visumdtaðeru landsstýrisfólk sum tilætla bróta stýrisskipanarlóginum tey vita hvørja karmar tey hava tey vita tey mugu handla rættstundis áðrenn áðrenn man eg komin í knípuna fíggjarliga og allíkavæl at tey standa til tað er ikki í lagi hvat er tað fyri e ein skipan vit uppvala vit uppvala eina fyrisiting sum ikki tekur tær lógur sum vit sjálvu smíða í álvara og tað er ikki ein støða sum ber til í longduni eg haldi øll vita tað sum er partur av politisku skipanini í dag at at at fíggjarstýringin tey síðstu árini eg skal ikki bara geva hesari samgonguni ábyrgdina av tí men fíggjarstýringin tey seinnu árini hon hevur verið heilt ótrúliga til vildarliga tað verið næstan soleiðis at mann brúkar teir pengar sum mann yvirhøvur kann fáa fatur í so formaðurin vit hava vit hava lítið annað væl tá ið málið er komið her til at tað er lagt fram á ting og at at pengarnir brúktir oljan er er dýrari enn enn enn enn mann hevði mett ella forú sæð men landsstýrið hevur absolutt ikki handlað í í tøkum tíma eg haldi vit hava danski fyrran danski forsetasráðarn polni rasmussen sen segði rætttitiomhug og tað hevur mann avgjørt ikki gjørt frá landsstýrissins síðu í hesum førinum nei tað hevur mann so avgjørt ikki og eg vil gjarna hava eitt púra ærligt svar frá landsstýrismannum g fíggjarmálunum um pengarnir eru brúktir uttan heimild ella ikkitakk fyri formaður
har formaður hetta var ein manualur í
skal mann siga í í rættartryggari fyrisiting og teirr fíggjarligu ábyrgd sum hvørt einstøk lansstýrisfólk hevur móti við teimum reglum sum okkara játtanarlóg og okkara stýrisskipanalóg hevur so eg eri púra samdur í við pallarenatiku at fáa greiða á teimum spurningunum hóast tú segði við havn tað skal eg viðganga beint beint áðren tan fóra upp at tað man vera definitión upp á ein superoptimist at rokna við at henda samgongan fylgir reglum og við í løgtinginum tí tað jú tað sum hendir at landstýrsfólk halda halda løgtingið er at forstýrandi element sum mann bara skal brúkastsum eitt stað av stemparkontór tað tað er tað er hart sagt men tað er tíverri soleiðis ið mín spurningur polarenativu hann kom eisini inn á ta okkara eina standandi havrastenraskip sum var ei bragd at fáa bygt sum skuldi og kunna gera allar kanningar eg havi heppin við at mann eisini í ár í fiskimálaráðnum aðbjóðaði út so at onkrar uppsjóvarskipini skuldu gera skuldi gera makrel asildakanningar kann hann fáa lýst tað í fíggjarnevndini tí tað skilji eg slett ikki tað kundi eisini givið eina ávísa inntøku tilpolla reynativu ja takk fyri
formaðurin tað skal eg fegin royna at fáa up
uplýst fíggjarnevndini nú veit eg ikki hvussu útlitini er fyri at fíggjarnevndarfundur verður í dag ella ikki og veit heldur ikki hvør kann hvør kann møta fíggjarnevndarfundi til hoyringar við so stuttum skotbráði um so er at hann verður men men tað eru sjálvsagt viðurskiftir sum sum vit skulu fáa lýst øhtíðin gekk so sjálvani komi ikkin á tann partin sum kali oholm johannesen var av vivíkjandi sálarfrøðiligari hjálp til tey ungu har er eisini freistandi at spyrja hvussu skipanin er skrúvað saman tí tað er einki ivast í at visten heilsutrygd hevði sett sálarfrøðingar starv so var tað allarhelst til ein annan taskt enn um tað er einiprivat veiting frá privatum sálarfrøðingum so spurningurin er hvussu klárar mann at fáa meira fyri minni takk fyri ja so er tað heðinsacariasen
harra formaður nú var pollarenateg í inniáhósini
í sambandi við um pengarnir verðu brúktir í l ikkin sjálvandi tað eru játtaðar soso nógvir pengar fyri árið og eg gangi út frá tí at tá mann biður um hesar pengarnar so er tað tí at mann roknar við tí at vissi hetta her verur prísir fyri restina av árinum so fær tað sigurtamagl í men eg eri faktiskt púra samdur í tí at eg haldi tað er øgiliga umráðandi at tann sum stendur á ádda fyrð en í skipan tað er hann sum setir linjuna og at vistman ikki eisini vísir á at tað ikki er so nevnt at tú bara biður um pengar som fært tað altso tað mnupp á einanna máta fyri at halda seg til tað sum er játtað og at tann sum stendur á odda fyri einum einum málsøki tað er hann sum eisini koyrir ta linjuna tí annars blívur tað í hvussu upp á tann mátan sum pollarenatigur vísir á at so koma tí øll nmangla pengar alla tíðina og tú kanst hava øgiliga góðar argumentir fyri at fáa meir pengar so eru faktiskt í útfróttapállareynatúgvu takk fyri formaðurin og takk til
heðinsa greða saman fyri viðmerkingina
ja og so ger tað eisini tað afturat at at tað er øgiliga órættvís móti teimum sum halda seg til skipaninim tey sum te sum nágreiniliga syrgja fyri at at passa síni uppgávu stjórna sínum fíggjarætlan halda seg til skipanina sum so uppliva at at onnur sleppa væl avstað við at gera tað øvuta tað skapar eina eina eina øgiliga ónøgv øll vita tey at tey luttaka undir somu treytum so er so er tað nógv lættari at stjernaskipanin eg minnis tey hvar landsstýrismaður einafyrð nógnum árum síðani tá var tað tuult at stýra eldraøkinum játtanini rakstrarjáttanini og tað mátti vet sjálvandi fáa atfáa at fáið rættiliga tað ber ki til at at koma triðja hvønn mánað og við um eykasjáltan tí at mann skegði stýra áá driftini so tað blívur sett nøkur nokk so hørð tiltøk í verk fyri at fáa teg upp á pláss og tað skapar sjálvandi rumbul at byrja við men tá ið mann líkasum hevði funnið semjaumloystin so virkaði tað aftaná tað r formaður
so er tað vanligt vanligt sjálvandi
eg vil ikki hava altíð vanligt í politiska skipanini at ein eykajátan kemur um várið so kemur eina hesti men veit bollarínatúgvi kanska um at at ein eykajátan faktiskt ein so stórur eykajátan sum hetta er tveir dagar inn í tingsetuna um tað er rekord í føroyskum politisku skipanum takk fyri at koma upp bollarínatúgvu
eg veit ikki
sum tað er meti til bjarna hammer men men eg haldi at at vit hava upplivað tað øgiliga oftani undir hesari samgonguni at at mann víkir frá teimum ætlanin sum hann leggur fyri seg sjálvan eg haldi longu at eg haldi eg kann siga tað at longu tá ið strandferðslan og og landstýrsmaðuiní fíggjarmálin var inni í fíggjarnevndini í marsmána í ár við teirri undanfarnu eykajáttanini til strandferðslana longu tá visti mann av at at tann játtanin fór ikki at halda og eg eri púra sannførdur um at mann hevur kent hesi her tølini væl áðrenn tey bleiva framløigd nú á ólavsøku men eg vil sjálvandi gjarna hava vjáttanfyri tí ant frá landsstýrismanninum her og nú ella íí fíggjarnevndini tí tí eitt er sikkurt altso vit kunnu ikki sum løgting loyva okkum at stýra ímótir stýrisskipanalógina sum er galdandi fyri okum í øllum landinum takk fyrija takk so er tað næsti framsøgmaður
bill justinussen sum fær orðið gjørt væl takk fyri harrvágmaður ja
nú er ein eykajáttan komin til viðgerðar og tað eru rímiliga stórar upphæddir sum sum verður biðið um

nú tað verið nú var jóhandal eitt sindur inni á tí at fíggjarnevndin var illa fyri í dag men men eg hav akkurát veri í samband við formannin í fíggjarnevndini og hann hann kemur á fundin sum ætlandið skal havast í dag so so vit vit fáa hildið tann fundin uttan at skula gera for nógvar formellar broytingar

verður biðið um serliga pengar í sambandi við at oljarnir hækka nógv og tey skipini sum sigla fyri teð almenn í føroyum hava hava tann tørvin at skula keypa olju og hava ikki nokk játtan til tað og tí verður biðið um meir pengar og eg haldi at tað eru avgjørt upp á segt pláss tá ið vit brúka pengar sum skattaborgarin leggur í landskassan at vit fylgja væl við hvussu teir pengarnir verða brúktir og at vit ikki fara lætt um teir pengarnar og tí er okkara skipan soleiðis at vit hava ikki bara eina tvær men tríggjar viðgerðir um vit hava eisini nevndarviðgerðir júst fyri at tryggja at tað er skil í tí sum fer fram og áðrenn tann viðgerðin fram so hava landsstýrisfólk eisini havt eina tilgongd hvar stovnarnir hava yvirfyri landsstýrisfólkunum skjalfest og forklárað greitt frá hví tey hava brúk fyri meir pengum og hóast tann tilgongdin eisini vanliga er merkt av av ordiligum og dyggum arbeiði so er løgtingið soleiðis skipað at vit hava bæði eina tvær og tríggjar viðgerð fyri at tryggja

tað sum eg haldi hevur týdning tað er at vit fáa nærri greina frá stovnsleiðarum hvussu tað verður keypt inn hvussu mann leggur ætlanirnar til rættis við sigling og tá ið vit tosa um bæði vørn og havstovuna er nakrar møguleiki fyri at mann kann minka eitt sindur um aktivitetin fyri at halda oljuútreiðslunum møguliga eitt sindur niðri øtað kunnu vit hvussur spyrja um og uttan iva fáa vit góð svar til tað og so er tað grein ellivu biður um eina rættiliga høga upphædd afturat til eina royndarætlan

eru sjálvandi settar í verk fyri at finna útav um eftir skipanir sum kunnu brúkast til framtíðina og í í royndarætlanum ger mann ger mann sær nakrar royndir fyri at fyri at lúka barnasjúkru burtur úr um eg so kann siga tá ið tað eru nýggjar ætlanir og mann ger sær royndir við hvussu manneisini umsitur játtan men her e longu komin út í ta støðu tað er bara hálvt ár farið at allir pengarnir eru brúktir og mann biður um meiri enn tað sum er brúkt og tí vil eg siga at her eru øgiliga nógvir spurningar sum reisa seg og kanska serliga tí at hetta her er eitt eitt samstarv ímillum tann almenna heilsumyndugleikan og heilsutrygd og so privatar sálarfrøðingar sum hava eini haldi eg einiógvuliga høgan taskt fyri fyri sítt sítt starv men sjálvandi eg ivist onga løtu í tí at teir kunnu greiða frá hví teirra taksur er so høgur og eg trúgvi eisini at kanska hava teir ikki allir ein átta tímar arbeiðsdag men teir krevja bæði fyrireiking og tilfar og sovíðari men hevur hvussu ver tað reisar so øgiliga nógvir spurningar og serliga hvussu hvussu hevur mann eftirlit við hesum pengunum hvør er tað til dømis sum tekur støðu til hvussu nógvar samtalur ella viðgerðir tann einstaki fær er tað tann sum móttekur pengarnar sum er tann sum avger hvussu stór rokningin skal vera hvussu nógvar viðtalur skulu vera er nakað eftirlit ímillum har tí tað kann vera kritiskt og tað kan ereitt sindur vandamikið eisini hjá til dømis einum sálarfrøðingi tí hann hann blívur knappliga hann ferk knappligat hugsað við pengapungjunum í staðin fyri við hjartanum tá ið ið tú kemur í ta støðuna at tú tú tú avgert hvussu stór tín inntøka verður við tað at tú situr á tí avgerðin er sjálvur so haldi eg eisini at tað er áhugavert at av tí ata heta an royndarverkætlan so so skal hon jú eftirmetast leypandi

eg eg undrist eitt sindur á at hendan hendan royndarverkætlanin snýr seg um ókeypis sálarhjálp til til fólk sum eru millum fimtan og fimmogtretivu ár tað er ein ómetaliga stórur bólkur eitt er at mann veitir ókeypis sálarhjálp til børn og ung men tá ið t er komin upp um tey lat okkum siga fimmogtjúgu so er ta hvussur ikki í tí bólkinum meir at tú at at at at tú tangerar til trupulleikar millum annað sum tineggjarar kunnu koma í og sovíðari tá er tú komin forbí tað tá er tú komin inn í vaksmannalívið og tú ert kanska komin forbí títt títt útbúgvingarskeið teir komin út á arbeiðsmarknaðin hví skal mann veita ókeypis sálarhjálp til fólk sum eru tretivu fimmogtretivu ár hvat er orsøkin til tað og so kam man eisini spyrja hví hví fær mann ikki longur niður enn fimtan ár vit hava havt hesa vit hava havt hetta kjakið fyrr tá hendan lógin var til viðgerðar tá vóru tað fleiri sum sum eisini spurdu teir spurningarnar hví fara vit ikki longur niður tá ið vit tosa um aldur tí tað hevur so mangan verið og tað var eisini til viðgerðar her í gjár tað hevr so mangan verðið til til viðgerðar týdningurin av at fyribyrgja heldur enn at viðgera tað at seta tíðliga inn altso ein tíðliga eitt eitt eitt átak sum verður gjørt tíðliga í í í einumeinari tilgongd hvar ið eitt barn og ein ungur kanska kemur út á eina kós ella mann mannupplagar at tað er okkurt sum hevur brúk fyri hjálp tá i vit tosa um eitt ein ein unga sum er fimtan ár so kann hann hava verið ígjøgnum eina tilgongd í í nógv ár hvar ið trupulleikar hava verið og hvar hvar ið foreldur og avvarandi hava roynt at staga rundanum skúli og onnur og tí haldi eg at ókeypis sálarhjálp til til børn undir fimtan ár við einum fyribyrgjandi eini fyribyrgjandi yvirskrift hevði hevði verið vert at at roynt í einari royndarverkætlan men tað kann landstýrismaðurin so eisini svara upp á hví mann akkurát v sett markið til fimtan ár gott vera tað púra logiskt kanska tað hvur nakað at gera við lágaldur av eindlýrinslag ella foreldur barnavernd og og og so víðari tað kann vera tað eru tað eru mørk sum gera tað at tað er trupult at fara longur niður men eg haldi ati vistu vit tosa sum myndugleiki um at seta inn tíðliga so er fimtan ár øgiliga seint tí tað eru altso ungar gentur til dømis fáa ofta avbjóðingar og trupulleikar nógv fyrr enn fimtan ár sum eisini hava kundu verið hjálpt við við sálarfrøðiligari hjálp so eg haldi at hetta er nakað sum vit eiga at spyrja landsstýrismannin um tá ið vit fáa hetta her inni inn í fíggjarnevndina og so eisini eftirlitið við hesum tí hetta virkar at vera eitt øgiliga høgt tal altso vit hava frammanundan játtað tríggjar komma seks fimm milliónir til royndarverkætlan nú skulu vit játta fýra komma seks afturat tað vil lit siga at vit koma upp um átta milliónir í eini royndarverkætlan til sálarfrøðingar á sum eru uttan fyri heilsuverki sum eru eru á privata sum bjóðar seg fram privat og sum sjálvir í veruleikanum avgera hvussu teirra viðgerð verður gjørd so pá einlanna máta haldi eg at her her her nøkur ting sum vita hvussu sum politikarar mugu fáa svar uppá takk fyri formaður
tú gert so væl hvar er formaður tá ið lógin
bleiv viðgjørt í sambandi við royndarverkætlanina tá bleiv øgiliga nógv tosað eisin um hetta her við fimtan ársaldrin grundin til at tað eru fimtan árs aldur tað er tí at tá tað e niðan fyri fimtan ár so er tað foreldrin s m skulu bstemma og tað er ein heilt onnur lóg sum skal gerast sum eg havi skilt tá so skulduman hgjaupp á tann partin eisini men tað sum bekemra meg eitt sindur tað er hetta her aldursbólk millum fimtan og fimmogtjúgu sum eru í skúlahøpi og í hin tankin er eisini et her er tað ein næmingur í fimtan ára gamal gongur í skúla og hevur brúk fyri sálarfrøliga hjálp hvar kann sálarfrøðingurin so fara um so er at tað er nakað sum skal seta st inn rundan um barnið til dømis í skúlanum er skott ímillum ella ella hvat mann gera har kann mann hugsa at kanska tann bólkurin sum eitur fimtan upp ella øllum førin í fólkaskúlan at tað er í skúlanum sokulogurit skal setast ja takk so er tað biljisinsey ger so væltakkfyrihar formað
maður ja men men altso júst norðuri í
laksvík hevur mann jú hevur mann jú eisini eina royndarskipan koyrandi við einum sálarfrøðingi inni í fólkaskúlanaa og et her við foreldur og børn eg ivist ongra løtu í tí at tað eru nógv foreldur sum ynskja sítt barn at fáa eina samtalu viðeinm sálarfrøðing men tann møguleikin ikki til staðar í hesum tí at játtanin er bara til tey sum eru pluss fimtan kundu skipanin ikki verið soleiðisnar at hon rakt longur niður í samstarvi við foreldrini uttan at mann skal broyta allar møguligar lógir tíaltso hvør sendir barninum næst og hvør ynskir barninum mest at tað gongust væl og at mann rættar upp aftur tá ið okkurt fer av kós í flestu førum eru tað foreldrini tað er ikki altíð at foreldrini eru tey fyrstu sum síggja tekinin ofta er tað heilsufrøðingar og og onnur sum sum síggja tað og og lærarar og sovíðari men tað r eingin ivi um at tað er nógv foreldur sum eisini spyrja eftir tí møguleikanum at teirra børn sum eru yngri enn fimtan ár kundu fingið eina samtalu við ein sálarfrøðing og fingið nakrar samtalur ja takk so er ta joannes joensen ger so væltakk fyriharar
formaður ja nú byrjar tað ljóða skilagott heila
tí at hetta er tað sum eg havi víst á fleiri ferð tað er eisini teimum royndum sum eg havi í tí økinum at vit fáa hjálpina á staðnum at ikki skulu altíð stilla okum í eina kø men heldur fáa hjálpina út í økinum tá hon er tá tørvurá hennum tað er tað sum eg havi víst alla tíðina tað er bæði bíligari og ger tað bæði bíligari betri og ger tað at vit sleppa frá at koma við fleiri eykajáttanin til eina kø sum hetta her og tí verður tann skipanin ein partur líkasum heilsufrøðingar og annað er úti í skúlanum nógv bíligari og nógv betur og nógv smidligari fyri foreldur og takfyrija takk ger sovæl biljus sinesen altso eg rokni
tí at vit fara at fáa
og eina eftirmeting av tí royndarskipan sum er nýri í klaksvík og tann eftirmetingin kemur væl eisini at læra okkum nøkur ting um um tað er vert at halda fram við tí ella um okkurt skal broytast men tað kundi altso er tað ein ein royndarverkætlan sum er væl eydnað so dugi g ikki at síggja at at mann skal mamann skal gera meira av tí og lata og koyra sálarfrøðingar út í fólkaskúlan kring alt landið um so er at tann tann royndin vísti seg at vera væleydnað og tá vil eg sagt at tá verður kanska minni tørvur á hesari játtanini og meiri tørvur á einari játtan til ta skipanina samanlagt er tað fantastiskt at vit at vit gera ein innsats á hesum økinum og at vit eru vísa hesum økinum stóran ans og her eru so tvær royndarætlanir sum eru í gongd og tað er øgiliga týdningarmikið at tað ikki bara rennur út í sandin men at vit fáa eftirmetingarnar og fáa nøkur greið signal um hetta riggar hetta hjálpir hetta skulu vit geraja takk so steffan klein poulsen fær i viðmerking ger so væl
ja harformaður vit tað er forleingilsi av tí
saman hesi hesi mørkini av fimtan til fimmogtretivu ár fingu nógva viðgerð tá ið tað málið var fyri og serliga í lægra endanum og nú tá mann sær ja hetta bløpið sum er farið upp um átta milliónir so bíðar mann eisini t hugsa meira um um tað sum biljustinser innia tað tað í hægra endanum ið serliga ið sær ljósini av tað sum vit var inni á í gjár og tað sum jóhans joensen nevndi nú at vit hava eina royndarverkætlan á skúlunum sum er nógv meira fyribyrgjandi eftir mínum tykki tí tað er tað í børn og tannáringar mann arbeiðir við tí er mín spurningur ella mín hugsan um um vivitvitskuldu spurdu vit ikki heldur raðfest á skúlunum og raðfest børnini framum tey sum eru tretivu pluss vistu nú mann skal fara at umraðfesta ta eina útlukkara skitt men vit so vit skuldu brúka hasir pengarnir skilagott sburdu vit ikki fyrst farið í lægri endan áðrenn vit faraja takk ger so væl miljissintersen ja takk fyrihara formaður
ja altso
nú er man nú er mann ikki sálarfrøðingur so tað er tað er ringt at at viðgera tanntann spurningin men eg vildi hildið tað at tá tú ert tretivu ár og pluss so snýr tað seg kanska í størri mun um viðgerð meðan tá ið tú ert tólv ár og kanska niðureftir so snýr tað seg um í stóran mun viðgerð sum er fyribyrgjandi fyri restina av lívinum ha og tí tí er tí ertað eisini spurningur um altso hvhvussu nógv fært tú fyri tann innsatsin sum tú gert ikki tí tú skal ikki sleppa nøkrum menniskjum upp á fjall upp á nakran máta tað ikki tað sum eg sigi men eg rokni eisini við at landsstýrismaðurin hevur tøl fyri hvussu gomul tey eru sum hava verið inni til hesar her samtalurnar sum hava kostað higartil tríggjar komma seks milliónir hvar hvar er tann størsta tann størsti bólkurin og so kunnu kann mann sjálvandi eisini hetta í ein royndarverkætlan so kann mann sjálvandi gera evalloerað út frá tí takk fyriha formaður er æstr at røða ruttvang
ger so væl takk fyri harra formaður
vit viðgera tingársins fyrstu eykajáttan sum landsstýrismaðurin í fíggjarmálum er komin við og ikki óvæntað so handlar tað í stóran mun um oljuprísir hetta er ein eykajáttan sum tilsamans kostar knappar áttaogtretivu milliónir har sum góðar tretivu er til hækkandi oljuprísir lutvíst hjá strandferðsluna hjá vørn og jagupsverra havaran sagnar skipið hjá okkum og so er tað tríggjar komma tvær milliónir sum ein eykatúrur um dagin við avloysaraskipinum til suðuroynna herjólvið trý og síðani er tað fýra komma seks milliónir afturat til royndarskipanina við ókeypis sálarfrøði til til ung

eykajáttanin hevur ikki nakað boð upp á fígging men mann vísir á at landskassin fær væntandi hægri inntøkur frá meirvirðisgjaldi orsakað av hækkandi oljuprísinum og tað er sjálvandi rætt men men eg haldi út frá einum borgarligum sjónarmigi so er tað nokk so intersamt

sum onkur røðari longu hevur verið inni á altso út frá tí sum vit fáa at vita í hesum hesari eykajáttanini so ger mann onga roynd at tilaga raksturin í mun til hækkandi oljuprísirnar mann velur at halda fast við verandi tænastustøði hjá strandferðsluni og vørn og havransóknarskipinum og mann fíggjar tað við at borgarin

borgarin betalir í hægri oljuprísi og tískil má tilaga sítt eiksistenst grundarlag tað brúkar mann til at fasthalda verandi almenna tænastustøð t prinsipielt nokk so intersamt diskussión

tó vís í at politikarar gjarna vilja halda fast við verandi tænastustøði og lata borgarin fíggja tað

eg vænti eisini at tað fara at koma fleiri eykarokningar tí vit vita jú at flestu almennir bygningar eru hitaðir við olju og tað vil siga at allir bústaðvrnar allir almennir stovnar koma at hava eyka útreiðslur av hækkaða oljuprísinum

og har kundi eg hugsað mær at spurt landsstýrismannin um hann hevur gjørt nakra roynd at tillaga hjá tí almanna eins og vit gera heima hjá okkum sjálvum kanska eru eitt sindur styttri í bað og kanska okkurt rúm stendurkaldari enn enn enn tað plati um mann ger líknandi átøk eisini á almennum stovnum

hjálp til ung sum hava avbjóðingar so haldi eg í útgangsstøðinum at tað er eitt gott tilboð eg haldi at vit skulu hjálpa ungum sum hava sálarfrøðisligar ella sykulogiskar trupulleikar og lat meg siga beinanvegin eg haldi at tann gongdin vit hava sæð ella ta gongdin a vit hava sæð seinni árini at vit eru farin at tosa nógv meira opið um sálarfrøðisligar avbjóðingar at tað er avgjørt gott hetta eru jú trupulleikar sum fyri einum er liði síðani bara bleiv tagt burtur og goymt burtur so eg haldi avgjørt at tað er gott at vit tosa meira opið um hetta eg haldi er gott at vit bjóða ungum fólkum eina ókeypis eitt ókeypis tilboð tá ið tað er sagt so haldi eg tað er nokk so áhugavert eg havi hug at endurgeva svenn brinman svenbrincman er ein væl kendur danskur sjykulogur tað flestu kennaan hann hevur í løtuni sendingar á dr hann hevur eisini verið í føroyum og havt fyrilestrar hann var eitt sindur skeptiskur um hetta her tilboðið tá ið tað bleiv innført í danmark og aftur innleiðandi vísir hann á eg havi funnið eina grein og kristligt daveplát har sum hann hevur samrøðu við hann í sambandi við at hann var eitt sindur skeptiskur um hetta tilboðið innleiðandi vísir hann á at tað er bara gott at at veita ungum sum hava veruligar trupulleikar at veita teimum hjálp sjálvandi er tað gott tá ið tað so er sagt tá ið mann fer at veita eitt broytt tilboð so er vandin at mann mann fer undir eina sykkulogisering eina tera poutisering av samfelagnum sum ikki bara er góð vandin er eisini at vanligar lívskreppur sum vit øll møta ung sum gomul verða gjørd til sálarliga sjúkur tí vit vita at so skjótt sum tú hevur fingið staðfest at tú ert sjúkur ella at tú hevur eina diagnosu av onkrum slag so fært tú hjál diagnosir hava tað við tað kenna foreldur sum hava havt børn við trupulleikum mest tú bara hevur trupulleikar sum einki navn hava jamen so fært tú stórt sær onga í tí løtu tú hevur eina diagnosu so fara allar hurðar upp tí at tað er soleiðis vit hava innrættað almennu tilboðini og harið liggur vandið eisini skulu vit minnast til at tá ið vit snakka um slarfrøði so er tað nakað sum vendir seg inneftir inneftir í okkum menniskju tað handlar um hvussu taka vit sum menniskju trupulleikarnar vit møta og tá er nú ein so stórur partur av okkara ungdómi hevur sálarligar trupulleikar so er tað eisini eitt gott høvi hjá okkum at hyggja eftir samfelagnum hvussu sær tað út tá ið mann sigur at hjálpin er at veita sálarfrøðisliga hjálp so hevur tú latið tað upp til tann einstaka unga at finna út av hvussu klárar tú at liva í hesum samfelagnum við teimum avbjóðingumum tað hevur og e fallt tú hevur avbjóðingar jamen so mást tú innan í tær sjálvum finna loysnina tað er eisini ein annar máti at siga við tann unga jamen tað er títt problem at tú ikki klárar hetta samfelagið soleiðis sum tað

og at vit ikki um eg sá m at siga misbrúka sálarfrøðisliga hjálp til at loysa ella at royna at loysa allar møguligar trupulleikar sum ikki eiga at verða hjálptar við sálarfrøði men heldur eiga at verða loystar við at vit hyggja eftir hvussu innrætta vita okkum í hesum samfelagnum nú hevur tað eisini verið tosað um um aldurin og fimmogtretivu ár er rættiliga høgt eg haldi í danmark avmarkaði mann tað til fimmogtjúgu ár eg minnist ikki akkurát grundgevingarnar fyri hví vit valdu at leggja tað á fimmogtretivu men tað kann kanska landsstýrismaðurin koma nærri inná øh tað eru nøkur ting eg vil hava lýst nærri í fíggjarnevndini og fyri at koma aftur til oljuna so haldi eg teeverað eitt uppáhald her í tingsalinum um at tað var ein politisk avgerð ikki at heggja prísirnar altso hetta her við at ikki at leggja prísirnar fastar og í falt tað var ein politisk avgerð so hevur tað verið ein vánaliga avgerð og tað er nakað av tí sum eg vil hava klárlagt í fíggjarnevndini hvør tók ta avgerðina g so er tað eisini eg kundi gott hugsað mær at at fingið landsstýrismannin í heilsumálum á greitt nærri frá hvat fyri royndir mann hevur við hesum her ókeypis tilboðnum hann hevur verið úti við nøkrum tølum sum vóru sera áhugaverd men men eisini um mann hevur í huga vandan við einum sovorðnum almennum tilboði eg fari at gera mítt til at vit henda málið hendan eyka játtanin fær eina positiva viðgerð í fíggjarnevndini takk fyri
gjóni nolsøy joensen el ta fyrstu ger so væl takk fyri harra formaður ja sera áhugaverd røða frá
ruttvang og eri tann partuin sum umrøddi tað við sálarfrøðiligu hjálpini var øgiliga áhugavert hetta her sum bringman eisini sigur sum sum er púra samdur í øllum tí sum ruttvang sigur rundan um hetta her við hvar bleiv tað av at vera saman at tosa at brúka tíð upp á hvønn annan at vera interssera fyri hvørjum øðrum tí teki sum ruttvang eisini sigur at vit hava at skrúva eitt samfelag saman pá onkran máta sum er sum ger krøvini til okkara ungu í dag altso eg fái oriliga ilt av tí at síggja hvussu nógv krøv eru men tað byrjar longu í í skúla ella hvussu nógv vit snakkaðu nógv um um tað í gjár hvussu leingi tey eru á stovni hvussu skal vera ein karakterur tá tú kemur inn í skúla hvat tú skalt liva upp har til og so framvegis øso er tað eisini hettaher við teimum sosialu miðlunum tú skalt síggja út tað er krøv allastaðni til tann unga í dag og tí mugu vit vera øiliga varin tá ið vit tosa um heta her við sykusykulogiskari hjálp ja takk ger so væl ruttvang takk fyri het
joensen hevur hevur
innlit í at tær eru økið og púra samd við honum og eg vil eisini siga at tá ið vit sum fara inn í hesa diskussión so haldi eg tað hevur øgiliga stóran týdning at vit ikki bakkatelisera tað at akkurát so mann nú skulu bara øll til psykolog tað er ikki har eg eri tí eg haldi tað hevur stóran týdning at vit taka trupulleikar og avbjóðingar hjá teimum ungu í størsta álvara men at vit skulu ansa okkum ikki at lata tað bara vera teirra trupulleika men at vit eisini hyggja upp á samfelagið sum heild hvussu vit skipa tað takk fyri
formaður hetta málið er øgiliga
tað áhugavert at viðgera akkurátats rutt vang er inni á og eg rokni við at tað sum vit hava nýtt til hetta her málið nú til sálarfrøligshjálp fimtan fimmogtretivu hevur veruliga veruliga gjørt mun hjá nøkrum ungum tað eru fimm hundrað sum hava víst seg at fingið eina góða viðgerð men tað sum er áhugavert er tað at steðga vit nakrantíð á sjálvi tey vøksnu í øllum hesum her tann vaksni hópurin hvussu innræta innrætta vit okkum hava vit tíð at lurta tá vit fáa eina lítla forteljing ella koyri bara alt við hundrað kilomisfart tað er heilt sikkurt e ein ein blandað eitt dstórt blandaðmál sum vit treingja til eisini atlíka hyggja uppá hvussu hvussu koyra vit samfelagið í dag tað haldi eg eri øgiliga sera gott mál taki orðið sjálv aftur men men bara líka hvussu hvussu hvussu koyrisamfelagi hvr hvar hvar hvar trýsti skógvin mest ja takk ger so væl ruttvangtakk
fyri ja púra samd
og eg haldi eisini at vit skulu lurta eftir teimum ungu tí tað er heilt víst at vit sum eru eldri v vit skilja als ikki tær til fulnar tær lívstreytir sum tey ungu liva undir í dag í muntøka vit vit hava vera eitt heilt onnur ver altso nú haldi eg miski vera serliga gamlan men men eg dugi at síggja at tær treytir við alnótini við sosialum miðlum tað er nakrar heilt aðrar lívstreytir enn mann hevði við sve fara eitt ættarlið aftur og at tað gevur nakrar avbjóðingar sum vit sum ikki eru uppdrigin við hasum kanska skal ikki skilja til fulnar tað haldi g eisini mann skal vera eyðmýkur virfyi takk fyri ger sovælak
tað eg hugsi at við hesari royndarskipanini so er mann
í gongd við at líka sela ella sýðustila kropsliga og sálarliga heilsu sum tá vit bróta beiini sum færa tá sjúkrahúsi at fáa ókeypis viðgerð visuvit knekka súkuna so fáa vit ókeypis viðgerð tað merkir ikki at hetta e ikki eisini í symotombehandling upp á at vit hava ein ungdóm sum hevur øgiliga ring á sálarheilsu og tá eiga vit at seta inn gera tað lættari at sleppa á háskúla sum sem ringur mann eisini víðsráið síns sómi greinir sum ruttvang snakkar um at gera tað lættari at sleppa at luttaka í ítrótti í drama og so víðari soleiðis at ung kenna seg sum partar einum felagsskapi og so tey ikki sita einsamøllurvið sínum kenslum so eg hugsi at mann noyðist ikki at siga antiná ella men bæði og ja takk ger sovæl ruttvang púrasamd púra
sum sagt eg haldi at hatta er ein góð skipan
eg haldi bara ikki vit skulu gera tað til eina sólarpótu í líkasumum fyri óansæð hvat hvørjar trupulleikar vit hava í samfelagnum jamen so senda vit bara tey sum verða rakt av tí til sekulóg og so kunnu vit líkasum vaska okkara hendur hetta frýtekur ikki okkum frá at hyggja eftir hvat erda fyri treytir í okkara ungu liva undir í dag takk fyri
so er næstu at røða jóannes joensen ger so væl takkfyri hara formaður ja til viðgerðar er nakar
eygajáttanir og vit íjavnaðarflokkini taka taka undir við teimum men eg ætlaði serliga a fokusera upp á ella nevnina til viðgera eitt einav máli sum eitur ókeypis sálarfrøliga hjálp og tað var eit mál sum vit tóku undir við í javnaðarflokkinum og taka statvek undir við tað er ein skilagóð skipan vistsum verður brúkt rætt og hvat er tað mann roynir at gera royn mann at snakka um viðgerð og sjúkraviðgerð og annað ella snakkar mann um fyribyrging tá var tað mann royndi við hesi skipanini og hvat er tað mann roynir tá ið mann roynir at hjálpa ungum í teirra lívi teirra sálar trupulleikum e tað er at fyribyrgja at tey endligast at tey blíva sjúk og tað er settikkitað sama at at fyribyrgja sjúku og at blíva sjúkur og tað er har eg haldi sketan ofta hoppar av eg eg hugsi eg at vístu á fleiri ferðir at týdningurin er at hjálpin er á staðnum at mandi ikki stendur eini kø eittannastað og sjávandi hetta er ein skipan sum sjávandi skapar eina eina køtí tað er ein stórur tørvur men vit ynskja sjálvandi at tey sum koma í hesa skipanina eru tey sum serliga hava brúk fyri henni men áðrenn mann kemur í hesa køina áðrenn mann kemur hesa skipanina so eigur mann at hava hjálp á staðnum sum fyribyrgir at tú endari hesi køini og sum eisini ger tað at tað er nógv bíligari fyri samfelagið og betri fyri brúkaran betri fyri okkum øll og tí skilji eg ikki at mann ikki skipar til dømis økissálarfrøðingar økissálarfrøðarstaðnum sum eru eru ansett í økinum akkurát sum sjúkra sum heilsusjúkrasistrarnar sum lærararnir sum nándsfrøðingarnir og onnur tað er bæði nógv bíligari og nógv lættari at umsita og eg havi víst á ta fleiri ferð hetta er ein skipan sum er frá fimtan til ofimmogtretivu ár serliga gentur í aldrinum frá tólg til fimtan ár fáa ofta trupulleikar meir og meir við einnkyst og øðrum skúlaaftran sum ger at tú ikki klárar skúladagin og sjálvandi eru tað fleiri orsøkir til tað og sum man far at hyggja eftir hvat er sum ger at at vit enda í hesum støðunum so kunnu vit koma ot finna egiliga nógvar forkláringar vit arbeiða nógv men til dømis skuldu vit fyribyrgt hesum her so kundi túnevna í skúlanum so kann eg nevna tað mann setir størri størri krøv vit hava sjálv her samtykt pisaroyndir landsroyndir sum skulu prestera fyr taðn einstaka tann einstakin skal hvussu náa nøkur mál og vit skulu hava persónlig førleikamál tað er ikki nakað við felagsskapinum at gera tað er heldur tað persónliga sum sum trívur og man kundi avtikið landsroyndina átpisaroyndirnar roynt haiv fingið tað lagarligar gingið í skúlanum soleiðis at kredetivitetin var meira ein partur av dagligdegnum og har sum mann ikki skuldi prestera nakað hentir hanni mer so nógv í dagligdegnum men heldur skula verið partur av felagsskapinum í flokkinum í skúlanum mann hevur sett ein trivnaðarráðgeva tað er gott tað skuldi verið meira av tí í skúlanum og so stuðla felagsskapin og ítrótti bara sum heild duga at síggja tað at teir pengarnir vit brúka í fyribyrgingarpartinum tá vit skulu játta til ítrótt og felagsvirksemi at tað sparir nú í hesari køini og í viðgerðini a sjúkrahúsinum í og og og tað evði eisini kanska skapt tað at í veruleikanum so vinna vit pengar tí vit brúka tað rætt eg havi hugs a oftani attð ver sovorðni tá tá eg legði fram hetta her um at vit skuldu hava økisella skúla sálarfrøðil eina økisskipan kanska á skúla um barnagørðum úti á økjinum so var ein øgiliga skeptiskt viga atmann hevði so nógvar skipanir sum eg ikki tosaðu saman eg hav ælaðir sagt jamen tú hevur eina skipan sum ikki tosað saman hvørn aðra hví hevur tú so hasa skipanina hví er ikki avtakað eina skipan ella tillaga skipanin na son tosar saman ella skipað eina nýggja skipan sum funkerar og egeri heilt vísur í at ein økissálarfrøigi skipan sum var í samráði við heilsutrygd og skúlarnar og heilsu sjúkrasistarnir á skúlanum hevði eg heilt sikkurt fyribyrst at nógv enda við hesi kvøðini millum annað og í fleiri øðrumkømum við úti í súgrasiska deplinum og kanska við við við sumsálarliga skaðastovnur sum mann ættar atstovna so eg akkurát sum hervur poststótnur nevndi fyri at verja seg fyri um mann brýtur eitt bein so brúkar man ít fótbólt til lømisski altso tað er púra púra vanligt at tosa um tingini í dag tú hevur ikki eina eina samfelagsskipan sum hann hevði fyri hálvtrýss árum síðani ella tretivu árum síðani tá vit vóru yngri har sum mann tosaði mær heima og var meira saman og tí má mann lagga samfelagið ella skipanirnar í samfelagni soleiðis at vit hjálpa hesum ungu og tað gera vit tað ikki við t leggja størri størri trýst á skúlaskipanina við krøvum til ungdómin og størri størri trýst á hvønn einstakan altso hvønn einstaka familju so eg eri sikkur upp á at fáa vit eina sálarfrøtískúlarnar tá meini eg ikki viðgerð ella sjúklingagerð eg meini ein púra normalur partur av daglidegnum og skúlalærarar og starvsfólk námsfrøðingar kognett við at arbeiða við at hjálpa børnum og samstarva um tað so hevi tað fingið eina fína skipan á staðnum so tey fáa hjálp tit kundu hugsað tykkum tað at næmingurin gongur í skúla við fimtan tíma og so feri hon at fáa í sætta tíma
mógo fer aftur at la d staðin fyri at standa í eini kø í ein mánað nú er tíðin farin o virðirlig útúr so viðmerkingar tað er ruvang ger sovæl takk fyri ja sum ein hálvkomul kona
aso havi eg altíð hug at mótmæla tá mann snakkar um at tær at prestera í skúlanum eg haldi tað er viktigt at mann lærir nakað í skúlanum og eg havi so ræðuliga ringt við at síggja at tað at skula til roynd eina ferðella tvær ferð í í skúlanum um árið skal knekka nakran av teimum ungu sum hvørt einasta minutt døgnið runt skal fyrihalda seg til hvussu nógvir leiksman fær og hvussu nógvir fylgjarar mann hevur á instagram altso um tað ikki er eitt nógv størri trýst á at prestera á sosialu miðlum har sum tað fyri mær at síggja ikki hevur stóran týdning í longdini í mun til at tú lærir nakað í skúlanum tað hevur týdning bara meira ein spurningur enn ena ein niðurstøða takk fyri ja takk ger sovæl janes joensen ja nnevndij
takk fyri ruttvang meleymdi men nakkan fýrakantav
um um royndirnar pisaroyndirnar landsroyndirnar ha men hugsa tær til rutt hvat heldur landsroyndir og pisaryndir verða brúktar til kanst úg fortela mær tað landsroyndir verða koyrdir eina skuffu hjá tei allarflestu og pisaroyndirnar taðtaðfer kanska vso samahet okkum við onkur lond í heiminum uttan at skula uttan at hava nøkur tøl at mameta við tí londini eru so ymisk so í veruleikanum so gera vit ymiskar skipanir fyri at líkjast umheiminum men tað trýstir bara okkum meira meira niður ogstaðin fyriat hyggja eftir kvalitetinum í tí daglidegnum sum vit praktisera í í skúlanum og og aðrastaðni takk soer ta hervur polstottir ger sovæleg hugsi
at at tað trýstir sum er á
ungdómin í øllum heiminum men eisini her í føroyum er øgiliga samansett tað er ein blanding av hvussu skúlurin er innrættaður tær ein blanding av sosialum miðlum eg haldi at vit eiga at taka størri kjak um fólkaskúlanum um hvat endamálið er við fólkaskúlanum fyrr var tað at skapa góðaðar samfelagsborgarar í einum demokratiskum heimi nú er tað blíva til at máta børnum upp á um tey duga væl í at blíva ein partur av hennara berthivumaskinu men eg haldi at eisini foreldur hava eina ábyrgd nú má eg ikki snakka foreldur á tærnar men tey hava eina ábyrgd av at fylgja við hvat ið sker í heiminum hjá ungdóminum tá tað snýr seg um sosiala miðlága tað er ein verð sum onkursvegna er eitt sindur parallell til tað veruliga lívið men sosiala miðlága er so veruliga sum tað kann vera fyri ungdóminum tey uppvoksin við tí so foreldur hava eina ábyrgdar at fylgja við hvat hendir í tí lívinum hjá børnum sum eru í telefonini og tryggja sær at tað er virðiligt tað sum fer fram og at tey eru trygg á netinum ja takk hjá tú for tú hevur hann sín ljóðsøk
takk fyri formaður ja tað er heilt sikkurt eitt stórt trýst
hjá bði bæði børnum og ungumag við við sosialum miðlunum men teir eru komnir fyri at vera og vit eru noydd til at læra tey at at brúka tað skilagott so er bar spurningurin um vit um vit duga at vegleiða vit royna hvussu eg at gera tað bæði foreldur og og og skúli og barnagarðir og onnur men eg hugsi bara at í staðin fyri at siga hvussu tað var fyrr um alt burdi farið aftur til til eina forna tíð að tað að tað ber set ikki til vit mugu fyrihalda okkum til tað sum er í dag og tí haldi at vit skulu gera skipanir sum fungera g tað er fínt henda skipanin sum vit hava sett í verk verið eftirmett aftan á trý ár so kann mann vísa á ja men hon gevur sjálvandi gagn fyri fleiri men hvat kunnu vit gera afturat sum ger at hendan skipanin ikki blívur so belastað og at vit ava okkurt annað sum forðar fyri at vit enda í í hesari skipanini e ta onkra aðrari eg haldi at at hava ein rúgvu av skipanum tað er taðtaðer ein avbjóðing tí haldi eg hjálp á staðnum úti í økinum er lykilin til at gera tað bíligari og betri á nógvum økjum ja takk so rósa samelsen ger so væl
takk fyri harra formaður tað er eingin ivast í hetta er ein
fantastiska góð skipan at fólk sum eru frá fimtan ára fimmogtretivu fáa hjálp nú men hvat skulu vit gera fyri at fyribyrgja at tey sum í dag blíva fimtan koma í somu skipan tað er har sum eg eisini hoyri at johandes juanser er altso vit eru noyd til at seta inn nú í skúlunum áðrenn tey koma í støðuna at hava brúk fyri taðvið siga vit kunnu útfasa skipanina sum eg nú m siga tey hava fingið hjálp sum skulu fáa hjálp men vit fyribyrgja at hinim koma inn so at eg eri púra samdurvið ohannes joensen tað er í skúlunum og í skúlahøpi at mann er noydtil at seta inn ja takk ger so væl jarnis joensen takk fyri eg haldi faktisk
so heilt frá barnagarðinum uppeftir
og tað er mann sagt allan tíðina øllum økjum men men tað vísti seg akkurát sum at vit vit hava hug til at hyggja eftir tá ið fólkini komu út á sjúkrahúsið tá viðger viðgerðarpartin tað er hann vit seta inn í og hann skulu vit eitt set inn í men vit skal helst forða fyri at vit enda út og tað tann partin haldi eg ikki at vit duga nóg væl fyribyrgingarpartin nú mann sett ein bólk niður fleiri bólkar niður til at tosa um um tingini eg haldi vit handla for lítið har eg nú nevndi ikki sernaðum men sernaðum er eisini ein ein viðspælari hesin her men tað er bara ein ráðgevandi partur og tað kann ikki tann ráðgevandi parturin er ikki tann parturin sum tann avgerandi hesin er tað er serliga tann parturin úti á økslum lærarin starvsfólkini og sálarfrøðing og heilsuheilsuríkustyrn á staðnum ja takk so er tað landsstýrismaðurin
helsa em kaleu halmi honndesen sum skal fáa orðið gjørt væl takk fyri her hava
skipanin er blivin ein dundrandi suce ein dundrandi suce og tað startaði faktiskt í einari aðrari samgongu altso hefta er við sálarheitsætlanin men tað var ein byrjan sum bleiv loftað og vit hava koyrt tað víðari ætlan inn ein dundrandi sux og hví sigi eg tað tí at vit skulu betrakta hetta akkurát sum aðrar sjúkur sum vesu bróti á bein ella hvat eg geri og vttað er eftirmett so væl at vit hava aðrar skipanir s kandinavia upp á akkurát sama máta fimtan fimmogtretivu ár har bleiv eisini spurt um hví man kki fór niðurum f fimtan skipan tað einaskandinaviska landið prøvaði at koyra allar aldrsbólkar inn tær endaðu totalt galið tær skipanir sum høvdu nakrar kretar aldursbólkar tó kanstað vera niðr tólv varu tá ið vit eftirmeta hna sokemur tað við og so bleivu hon bara enn ov betur og boðskapurin her er at vit hava ein fantastiskan ungdóm í føroyum hundrað prosent ein fantastiskan ungdóm tey eru sterk upp á allar mátar tað at eitt menniskja hevur eina diagnosu ger ikki eitt menniskja veikari tað ger tað bara sterkari seinni í lívinum og tí skulu vit veruliga síggja hetta sum tann soeðin ter men eg eri púra samdur um yvirorðnað er kanska okkurt galið í samfelagnum generelt at so nógv fólk hava brúk fyri hesum skipani tað er ein heilt onnur diskussión eri settur her at útvina tingsins vilja at gera eina skipan sum vísir seg at vera nógv størri soce enn tá ið vit byrjað u hana tað er nógv fleiri fólk sum hava fingið hjálp í hesi skipanini enn vit nakrantíð høvdu roknað við so mín inniliga umbøn er her í dag vælsignaði hjálpti hesar bengarnar so at vit síggja tann veruliga tørvin tá ið vit fara eftirmeta hesa skipanina hvussu nógvur ungdómur hjá okkum stríðist við lætt hetta er fyribyrging hetta er ikki tey tyngru sum eg og siri og edva og rósa vit hava diskuterað so leingi hví er bíðilistin so langur tað er nettupp tí at vit ikki fanga tey sum hava lætt til moterattunglyndi vit fyribyrgja ikki nóg væl og so enda tey úti har og skulu hava tungt medisin og sovorð nakað og tað kostar kassan fyri samfelagið og fyri heilsuverkið tí enn eru vín inniliga áheitani at vit síggja positivt upp á hetta her at játta pengar og hetta er einki við jhua og alt etta her hetta eru nøkur ungdómar sum hava brúk fyri einari hjálp sum teir veruliga fáa í dag og sum teir ikki hava fingið fyrr so vælsignaðr allir flokkar lata okkum standa saman um hetta her og fáa øll neyðug hagtøl til víða tá ið vit fara eftirmethesa skipanina og tá kunnu vit gera hana enn ov betur kanska fáa sálarfrøðingútvaks skúlanum sernám hevursálarfrøðingardega úti í skúlunum vsitai geg lógin har er fullstendiliga forolda so broyt lógina eg eri eri ikki landsstýrismaður í mentamálinum broyt lógina um sernám fá tað so at rigga fáa sykkulogar út í skúlarnar til dømis men henda skipanin haldi eg eg veini tað virkani hetta hevur verið ein ísprótari ein simpltenísprótari fyri ikki hava skomm at tosa um sálarligar avbjóðingar og sáligar líðingar so so tað er óalmindiliga viktigt at vit standa saman um hesa skipanina her og at vit gera hana beturi alla somlu tíðina so so lat okkum standa saman ikki fara at seta spurnagin við at og nú kostar for nógv tað gera vit ikki við aðrar somatiskar sjúkur altso lat okkum brúka hetta her at fyribyrgja soleiðis at vit fáa okkara ungdóm gott ígjøgnum og og eg brennifisja skipanina eg veit at tit benna fyri henni eisini og hon skal eftirmetast hon skal gerast betur og so kanska fara vit niður í tólv ár tað var nakað við frá fimtanir tólv sovorð tem foreldrurnir koma inn al so eisini jein reint juridiskt a og tølini sum vit hava higartil tað er tað tit minnast at vit vit skipanini siga tólv viðgerðir a altso mann kann fáa uptil tólv viðgerð í hinum skandinalisku londuni høvta víst seg at tú klárar við sjey átta viðgerðum so klárar tú at fáa fólk altso at koma væl víðari a tað vísir í hinum skandinaliskulonduni og tað eru akkurát tað somu tølini sum vit síggja tað er ikki soleiðis at sálarfrøðingarnir nú skulu vit skora kassa o lat okkum geva tólv tað er akkrk sum handver so e biða at seta vind í hvø farheldur hann fara at seta tveyvindí ellaaltso vit mugu eisini hava álit á at teir sálarfrøðingar sum arbeiða við skipanini her biðhandlana við ta virðing sum hon skal hava og tí haldi eg tað er so viktigt nú at vit seta neyvar resurtur av so at vit hava alt hagtaskrundarliga í ordan tá ið vit eftirmetasa skipanina og kunnu gera nøg betur simpulten kunnu vit gera na betur so vit hava eitt fantastiskan nungdóm við nógvum avbjóðingum og nógvum diagnosum men altso í føroyum ein diagnosa er ikki tað at gera gera eitt menniskja verri tað er sum onkur segði visti tú blíva hevur ein miðalaldur í dag frá ð fimmogtrýss í føroyum so hevur tú fimm diagnosir í miðal tað ger tað ikki verri sum menniskja

fía deiligt so so nógvur fyribyrging at siga ha
takk fyri eg haldi nemliga eisini at mann skal ansa eftir at
snakka um at sjúklingera fólk sum fara til sálarfrøðing nakrar ferðirnar tí tað kann nemliga vera fyribyrging so sum mann ikki endar longri inni í systeminum men eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin um arbeiðið við sálarheilsuætlanini tí har eru erliga nógv ymisk tilmælir og átøk um tað verður arbeitt við at seta fleiri av av tilmælunum í verk um tað er nakað ítøkiligt sum landsstýrismannin arbeiðir við nú afturat hesari skipanini sum vit hava sett í verk bjørt svevlt hvøll johan johannesen
ja vit seta eyka
orkina serlæknar til dømis sum eg nevndi í gjár so bíðir tín til adjadeg sum var fýra ár hon er fyri nærra seytjan mánaðir tað er eisini ein partur av tí sálarheilsaætlanini síðan havi eg sagt eykar resursur inn nú er tað nokk fýra fýra milliónir upp á barnundansvirðatriðina fyri at fáa bíðilistarnar niður soleiðis at mann ikki stendur í einari kø tá ið mann blívur tyngri at tá mann er ein tyngri brúkari av systeminum so so síðan hevur eg sett eina neyðtøkutilbúgving og gongd eisini og tað er við sálarfrøði forrestin eisini tað var ein óheldig epsoda tá ein ein kvinna sum varð roynd at vera voltur hon var ikki voltur men ein roynd varð gjørd at voltaka at hon ikki fekk tað neyðugt hjálpinum so tað hava vit ordnað eisini tað vil siga at tað er sálarfrískjótt afturat so vit hava eisini startað eina tilbúgving fyri neytøkurakta kvinnur í føroyum tað er bara hálvt ár síðani og tað haldi eg ein óalmindiliga góði sak eisini sum var í sálarhættanini so at vit higgja at hjálja teg játtanini sum er koyrd til tað sálarligu økið so er ongantíð so nógvur pengar har á formari koyrdur vit hava ongantíð raðfest sálarheilsa so høgt sum tey seinastu árini ongantíð fyrr ja takk so tað er jóannes joensen hjá sær so væl takk tú har for mær og eg vil
eri eg púra samdur í at
ter rætt at raðfesta sálarfrøðilig hjálpina høgd og tað hevurhann eisini gjørt og tað er gleðiligt vitha eisini gjørt hr í tinginum oghenda skipanin er fantastisk kunnu it ver góð tað sum eg meira heftin meg við tað er hvat meir kunnu vit gera áðrenn vit koma til fimtan ára sum kann gera at vit fanga øll áðrenn tað gerst soleiðis at vit gerast sjúk so vit vita tað at at eingist kann elva til depperisión vist tú ikki verður og onnur ting eisini tað kunnu eisini diagnosir og annað sum ikki verða útgreinaðar kann eisini elva til onur ting og so hava t eisini tann rúsevnispartin afturat sum eisini kann leggjast afturat tí at tú hevur eina dias so tað øeiliga viktigtat vit fanga tey tíðliga tað er tí eg sigi tað at vit skulu hava hjálpina á staðnum meira enn vit hava í dag men vit eru púra samdr takk fyri ja takk ger so væl kaleoholm johannesenver samdur eg
púrasamdir vit hava nógvar skipanir í dag
og teir mugu tosa saman og til dømis við serna har eru nógvir sær har eru nógvir sálarfrøðingar haldi eg at tað eru sjey sálarfrøðingar er tað nýtíðarhóskandi tann lógi sum teir virka undir eg havi tosað við onkran sum er væl skil upp á fólkaskúlan tann sum kanska situr heilt uppi lógin er slettja egnað til dagsins samfelag so má mann broyta lógin so at hon er egnað til dagsins samfelag kanska fáa sáurføringarnar meira út á skúlarnar sjálvandi tað lir løg upplagt og so tað gangir út frá mann mann mann fær at gera har eisini tí at heilsuverki lyftir ikki alt einsamalt tað gjørdist ikki hevur tú teimum ella
takk fyri harra formaðurin var var sernógv at venda spurdi henasu
tirsmann í gjár har er komin ein ein eftirmeting sum kom í hendranr á landsýrsmannin sum kanska vit fáa eitt sindur meira vita um tá vit koma aftur í løgtingi sum hevur nakrar góðar ábendingar um hvat mann kann gera annaðloys ta er hetta er ein fantastikiskt skipan sum vit nú ogyvirst angva løtu í at tað verður ikki ein inni er sum ikki sk undirvið henni tað er bara sjávandi tað kom altíð tá ið tað koma ti battur upp so koma nógvir ymiskir vinklar um um hví støðan er sum hon er og hvat er tað sum ger tað men tað er ikki øðrvísini at at vit hava eisini smat skar sjúkru altso eingin spyr hví hví brýtur tú beini til dømis ha tað er tað er ting sum henda í lívinum og tá ið tað so g gjørt so setir eingin spurnangatekin við at mann kemur inn á landssjúkrahúsið og og ringasta føri skalt so skjótt so gkemm abulantsið eftir tær alt og tað koyrir bara eingin spyr hvat tið tað kostar tað skal bara gerast og eg haldi at tað er har sum vit mugu tí vit hava øll sálur og liklamil so anta sum mann sigur ja takk gerso væl kalioholm johannesen vit kunnu hugsað um
til dømis núa bara hon kom her
til vit hava vit hava havt fýra túsund og tvey hundrað viðtalur tað er ein øgilig vitan sum tú fært við fýra túsund tvey hundrað viðtalu hvussu tú eventuelt kann gera skipanina betri eg eri øgiliga nógv spyrjandi um kanska koyrt aldursmarkareltrini longur niður spakuliga tólv ella altso kundi mann tað men tað mugu tey eftirmeta sum hava skil fyri tí eg eri bara politikari eg royni at fáa resursurnar til tað og hetta er ein góð ætlan sum øll hava tikið undir við eg havi bara havt tann heiðurin at seta hanna í verk og hon er blivin ein dundrandi suce í teimum umstøðunum sum er nú nær verður keingi av vinmyng til ja takk sorda rósa samelsen fýr ein viðmerking gersuvæ
takk fyri harra formaður sum landsstýrismaður sjálvur sigur at hetta er ein dundrantík seður
vit fáa at bjarga eina rúgvu av menniskjum sum kemur at gera tað at tey kunnu flyta seg meira frí út í samfelagið men tað sum ørkymlandi tasum diskusiónin liggur leggur upp til inni her í húsunum tað er tær avbjóðingar sum okkara ungdómir børn hava í dag og tað er tað sum er tann stóra uppgávan hvussu finna vit í dag vit hava tosað um sernám og nú kemur ein ein eina ein einfrágreiðing um hvat mhvat mann skal gera við sernám men men tað er vit verðu noydd til at bróta upp úr nýggjum og taðer einn ivað so eg haldi tað at to skuldi tor at siga ja takk ger sovæl kailio holm jhanesen er púra
tað er tær eitt øgiliga yvirorðnað spurningi og eg hugsi
tað sjálvum koyra við fimm hundrað klimum tíman at koyra vit nógv for skjótt forlanga vit nógv for nógv av okkara ungdómi alla somlu tíðina men men ungdómurin má veranæstan vera tann sum svara upp á tað sjálvur tí at tey liva í eini heitt øðrum veruleikanumtá ið vit vóru ung heilt øðrum veruleika og og og okkara ungdómur er so litir rog bustir men sjálvandi visti tey ikki hava nær kontakt visti mann ikki hevur tað sosialu t so henda nøkur ting og so má mann koma grýpa væl inn so at mann fær ð fyribyrst men hendan skipanin hon hevur virkuligani verið við til haldi eg at avtapu kaposera hetta her sálarliga at vit fáa at javnstilla við alt annað og ikki seta spurnartekin við at tú gevur kanst geva eina sálarliga hjálp tí at tað er einki merki til at fara til sálarfrøðing altso eg var jusa fyri tretivu árum síðani tað var sjálvandi sæð tað skulu vit heldur ikki leitað eftir men men tað er ikki skomm altso tað mát ikki verajatakkso er tað b
beni hammer sum fær orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður
ja sum sagt so viðgegur ein eykajáttan nú beint aftan á tingsetan byrja og hetta her er tað sum an kalla fyri ein bráðfeingis eykajáttan man man siga tað hevur skund um málini skulu avgreiðast í dag g hví tað er komið so vítt tað er tað er tað kemur landsstýrismaðnir uttan iva at greiða frá meðni ella landsstýrismaðurin serliga í samferðslumálum sum hevur biðið ta heilt stóru eykajáttanina og tað er til olju av tí at oljuprísurnir hækkaðis so mikið nógv upp á níggjuogtjúgu komma tvær milliónir og tað er ikki bara og tað er smyril fyr tann størsta partin og so skal hesin hesini her góðu ella kann man kalla tað herjólevur hava eina játtan eisini fyri at sigla eina eykatúr uppá tríggjar komma tvær milliónir og har má eg bara siga at tað verður sjávandi spennandi at síggja hvussu herjólevur fer at virka eg kundi gott eg hevði øgiliga gjarna ikki bara jeg og serliga hennikold vísti á tað einki havt ímóti at mann gjørdi eina eykajáttan sum tók hædd fyri sum tók hædd fyri um eitt til annað skuldi hent við herról vi soleiðis at mann hevði nakvar pengar millum annað at vissu mann skuldi út at leiða skip millum annað norrøna til ein túr í nýuni at mann kundi fíggja tað men tíverri er tað eingin planb vís tað seg eg kann ikki tatta vera við at vísa á at fyrrverandi landstýrismaðurin hann var her og og tað virkaði sum eg siti í trý ár á sessunum og samferðslumálum tað virkaði sum um sum um at haðn var stóð fullkomiliga óspyrjandi hvussu tað ber til at at mann er komin í eina støðu nú at smyrul ella at strandferðsla mangla so nógvar pengar fyri olju altso stóð fullkomiliga óspyrjandi um at hví hevur mann ikki heggjað prísirnir sum mhann sigur fastprísfyri eitt ár sum mann hevur gjørt undanfarna ár fullkomiliga ópyrjandi og aftanavstað skumpa tað barra yvir av verandi landstýrismann tí okur muma minnast til at landsstýrismaðurin undanfarni landssýrismaður tað er tað er hann sum sat á økinum í fleiri ár árum og eisini eisini og eisini tá ið mann tók hesa her avgerðina at mann ynskti at herjólð skuldi sigla suðuroyingar í í tveir mánaðar til meginlandi men tað er men tann spurningurin nokk komin kemur nokk landsstýrismaðurin inn á hví hevur mann ikki valt at fingið sær ein fastan prís tí tað var sum hin segði tað var logikkur fyri sum onkur segði fyri at halta høni at at at prísirnir fóru at hækka øgiliga nógv tá ið kríggið byrjaði altso man kundi eisini shjálvt tábundirnar bundir fyri tí ter fóru ikki tað var ikki fr enn góðan mánaði aftaná og tveir av prísirnir fóru veruliga til himmals men men tað er eingin ivi um og eisini tann spurningurin sum eg nevndi fleiri ferðinar aftso eru pengarnir longu brúktur tað veit eg sjálvandi ikki men tað kann mann vænta tá ið tað er so átrokandi nú at fáa hesa játtanina er pengarnir brúktur sum mann skal brúka til olju ræstin árinum tað vit okur ikki tað veit landsstýrismaðurin vónandi men men tað er so tað men tð okur koma so ikki uttan um at okur eru í einari støðu nú har strandferðslan og ja ikki bara tað við brymli ogo og tjaldrinum eisini jagotsera hava tørv á eykajáttan feri at fáa endanir ella fyri at halda teirra játtan tí tí vildi taðereingin yvur um at javnaðarflokkurin fer sjávandi at taka undirið hesæri eyka játtanini tað fara okur men sjálvandi hevur mannakrar spurningar hví mann ikki hevur roynt at lofta akkurát hesum her eitt sindur áðrenn og okur hava veri inni á tí áðrenn hetta er enn eitt klokkuklárt dømi sum vísir at strandførslan má ikki leggjasteg á partafelagi aftan ta máal var simpulent varin koyrdi heitta anmena partafelag nú og teir stóðu eg manglaði tretivu milliónir til til olju hvat hvat ger partafelagið so altso hvat ger tað so altso skuldu tey so taka koyra smyri ella sigla eina ferð u vikuna staðin fyri teirr atlar tæir túrarnir sum hann ú siglir altso ht bara povsvaraði spurningar sjálvandi men hatta er bara aftur at lat hatta har liggja lat okkum finna eina loysn inni í løgtinginum tíeg trúgvi at landsví kanheilsuka koma við eina skilagóðari loysn hvussu kann tann strandferslan rekast betur ella øðrvísi soleiðis at mann fær flutt pengar yvir um árið om man ikki her vundin av einari árligari játtan tað haldi gmann eigur at finna altso veruliga eigur ateigur at fáa at finna eina loysn uppá tað er sum sagt at eg haldi g eisini at landstýrsmaðri roynir ag má eitt annastað at royna nú og finna eina eyka játani at finna eina plan b vissu okkurt hendir a okur vita at ting kunnu henda við við hesum heri nýggja skipunum og og tað ferta kanska eisini mann veit aldrin vónandi eg ikki men eg royni finna eina plan b eina veruliga neyð loysn vissu tað skuldi komið tí tað er altíð gott at gardera seg í sambandi við sálarfrøðiligasálafrøðiliga viðgerð til ung at er uttan iva eitt heilt gott eitt øgiliga gott átak sum landstýrismannin he sett í gongd og tað vísir seg at tað e so mikið gott at sum hann sjálvur sigur tað er ein dundrandi sugse tað er ein dundrandi súse er sum sigur hvat er ein dundrandiu er ein dundrandiux at mann finnur túsundavís a føroyingum sum hava sálarligar hjálp men hetta vísir í øllum førum tað t nakað sum er ikki feri áðrenn at øgiliga nógvir føroyingar fáa hjálp og tað kunnu okur so ikki síggja burturfrá tí vil tað vera vera kærkomið at tann játtanin kemur afturat rtá tað so sagt so málsjóvandi heilsumálaráðið má eisini fer tog hyggja eftir at hetta ikki blívur til eina sum mann hevur sagt í a meriku nógv ár eina gullgruu fyri fyri privatar sálarfrøðingar kan má ikki síggja sum so at nú fer løgtingið inn og játtar nógvar nógvar pengar afturat fínt so fáa kur nógvav nógvar pengar afturat men tað trúgvi eg at at landstýrismaðurin á heilsumálinm fær t finna eina loysn soleiðis at tað verður ein javnvág millum at etta er eitt nýtt hetta ereit nýtt tilboð sum ikki var
so eg eri ongar viðmerkingari til handan røðaran so tað verður siri stenberg sum fær orðið ger so væltakk fyri harra formaður
til oljuútreiðslur og so er tað til ókeypis sálarfrøðiligu hjálpina og tann ókeypis sálarfrøðiliga hjálpin koyrdi júst sum eina royndarskipan tað var partur av sálarheilsuætlanini sum varð gjørd í átjan og eg meini at tað var í mai nítjan at tað kom eitt endaligt tilmæli um hvussu mann kundi skipað hetta og hetta er nakað sum okur sum lígting øll hava staðið samanum og tað haldi er gott tað er nógv góð tilmælur í ætlanini og mann viðger kanska sálarheilsuøki meira framskykt enn mann hevur gjørt man hugsar ikki bara um sjúku men eisini stórur partur er um fyribyrging og hvussu mann kann fremja sálarheilsuna og hvussu mann kann avstigmatisera og arbeiða meira tilvitað við altso at fremja heilsu kanska meira enn at viðgera tað virkar sum um at mann hevur ein sovornan tanka um tað at plussliga hava øll fingið sálarligar trupulleikar men tað er ikki so tá ið sinnurspæti hevði eittella nei tað var lanssjúkrahúsið sum hevði haldið eitt átak tí at syguatriin fylti hálvtrýss ár eg haldi tað er tvey ár síðani tá var ein dama sum legði fram at hon hevði granskað eitt sindur í gomlum sjonalum og gjørt eina uppgávu og hon vísti á tað at sálarsjúka hevði altíð verið føroya størsta sjúka tað er tað er fólkasjúka men men alt er sjálvandi ikki sjúka sumt er kanska ein ein trupul tíð tað er kanska munur í tí men men okur hava bara ikki havt nakra viðgerð fyri tí og tað hevur verið tagt burtur og goymt burtur og kanska tað at okur høvdu sum tað at okur sendu fólk á landinum kanska gjørt tað ta hevur verið okkum so óviðkomandi men nú blívur tað plussliga nærverandi um mann sær tola á tað um at gera nakað við tað og tað haldi eg er ótrúliga gott og tú uu plivar ov vísir eisini á at visti mann vil arbeiða við heilsu fyri øll so má sálarheilsan vera ein øgiliga stórur partur av tí tí annars fert tú ongantíð lyft tað samlaða fólkaheilsu støðið so tað er ótrúliga viktigt okur hava nógv ung sum stríðast og tí má mann arbeiða á fleiri frontum eitt er at arbeiða við viðgerð tað skulu okur gera og við fyribyrging og har eru tað nakrir bílistar sum eru altíð verini for leingir og mann kann gera nógv meira á á tí økinum og tí skal hetta sjálvandi eisini fara í gongd aftur mann mán eisini hugsa fyribyrging sum nakað meira samfelagsliga strukturelt og ikki sum nakað bara persónligt at til dømis het her við at hugsa um at stytta arbeiðsvikuna at fáa ferðina niður í samfelagnum og annað at hava kanska fleiri námsfrøðingar úti í stovninum hava tveir lærarar ull tey fyrstu árini í skúlan al so er nógv ting tú kann gera eistum sum samfelag sum er faktiskt partur av eini fyribyrging heldur enn bara at veita hjálp til tann einstaka og so haldi g at okur tey seinastu árini hava gjørt alfor nógv við tá ið tað er smábørn at leita eftir feilum heldur enn at styrkja resursurnar hjá tí einstaka barninum og og vísa á hvat eru góð til hvat tey duga og so víðari soleiðis at tey kunna mennast og bløða kanska meira robuskt heldur enn at blíva so sárpartur tey alt en at fáa at vita hvat tað er ikki í lagi men síðsta í juni og boðaði heilsutrygd frá játtanin var uppi og tað haldi er álvarsamt taðr eitt øgiliga stórt stig at fara og fáa sær at søkja sær hjálp og tað er eitt hart slag at mitt í eini eini viðgerð at at viðgerðin kanska steðgar tá ð tú endiliga hevur latið teg upp tað kann gera tað tú ikki fer aftur tað kann eisini gera tað tú fer afturstig og annað so tí haldi eg tað er álvarsamt at at tað kom steðgur í onkur eisini nevnt hetaher at um hví skal tað ganga líka upp til fimmogtretivu ár okur mug ikki gloyma tað at tað eru nógv fólk sum kanska hava gingið øgiliga nógv ár uttan at fingið hjálp kanska tað staðið á bíðilistum aðrastaðni í í áravís og eldri tú blívur meira at koma kanska nøkur ting fram sum tú hevur upplivað gjøgnum lívið srin á einum øðrum kanska sum gera tað at tú nú r er førur fyri at taka ímóti hjálp tað skulu okur sjálvandi hjálpa og so er tá i tá ið tað kemur til hetta hr við strandfersluni so mugu vit sjálvandi fáa sína játtan til tað spurninguin er nær landsstýrismaðurin visti av at játtanin ikki for halda tá tá eg rokni við han fær at svara upp á men eg má siga at sum suðuroyingur komandi tíðina so eri eg virkuliga virkliga stúrin okur føla okkum virka sum annarn borgarar sum hektaði púrasta burturav við hesum avloysaraskipunum sum kemur tí kapasiteturin verður so skerdur tað eru fimmogtrýss bilar sum kunna fara fara við og og ferðafólkatalið ferrniður í helvt haldi et er og tað er ikki nøktandi í í so langa tíð nú í á summartíð at at blíva skerdur upp á tann mátan og tað virkar sum um at at mann finnur ikki ordliga forstáilsi fyri tí tí tey sum hava fingið sínar farlægur í ordan tað er it eitt sindur givin at bekymra seg um tey sum ikki hava fingið sítt uppá pláss takk
takk fyri harra formaður hugsaði eg um tað sum nakrantíð sum sigur seg
bara a kom inn á hetta her við tað hevur set hesin spurningur um fimtan fimmogtretivu tað er út frá eini kanning sum landstýrismaðurin eisini hevur sum koma haldi hon koma eisini tá ið siðurstenberg var landssýriskvinna var var eg haldi álitið kom longu tá um mann fór at arbeiða víðari við tí men men eg hugsi bara visti tað er ein trýogtretiva gamal sum brýtur boyini so spyr eingin tað var spella at tú ikki vart niðan fyri fimmogtjúgu tí so hevðir tú fingið gips altso tú brýtur boðini tú fært ína skipan tú fært inn og tú fært eina viðgerð og eingin setir spurate prís eingset spurnartygng heldur um vit hava konsilentar innan fyri læknaskipanina sum koma heim og og og tað kostar kassan má man siga eingin spyr um tað um tað fyri íá hálvfems túsund um vikuna tað má bara vera so tí haldi eg at at vit blíva meira sár bar vísta seg tá ið vit snakka um fýra milliónir til hetta her tað er landstýrismaðurin brúkti einafer orð piparnetir men men siri stenberg ger so vælja takk fyri
øh frú forkvinna ja eg haldi eg tað er ó
økkur at lóggeva í aldri á eina máta her er tað so illa væl grundgevið og tað er ein royndarskipan og tað má mann so tað haldi eg tá haldi eg tað eitt sindur øðr við seg tað kann mann so forsvara men okur hava eisini eisini lóggevið til dømis at fólk undir sjeyogtrýss hava hava stór problemur tey við at fáa hjálp tey sum landið var har av tað er á eina máta óskikkur men tað er púra rætt sum edvard jakobsen sigur at tá ið tað er aðra sjúkur so ger mann ikki upp í í aldri nógvum førum og ikki upp í prísi men mann meira hava hava kanska hetta her fyri eyga at fólk eru ikki dýr men dýra bar takk fyri tann mæsta røða verður edvard jakobsen
ger so væl takk fyri frú forkvinna ja nú viðgera vit
sum tað hevur sagt í morgun eina eykajáttan og tað er bæði olju og annað so er tað tað sum eg ætlaði at koma inn á tað er eykajáttan til ókeypis sálarfjøra viðgerð til til ung millum fimtan og fimmogtretivu og tað sum eg haldi er er gott at mann fær eina slíka skipan tað er tað at vit fáa veruliga veruliga sett nøkur tøl á og sum ikki hava verið frammanundan at at r her var veruliga ein tørvur og tað haldi er øgiliga gott at síggja og tí gleðir tað meg almikið at vit hava kunnað vitjað á tíðarfreistunm í dag soleiðis at tá ið vit koma frá hesum degnum at vit so hava fingið hetta gjøgnumført og mann kann trýsta á playð og forseta við hesum her tí tað at skula bíða kanska líka til septemburmánað vildi verið alt for tungt hjá teimum sum eru í hesum her so tað tað taki eg eg masiga hundrað prosent undirvið saman við øllum hinum og tað at sum landsýrsmaðun ar inni á eisini í røðuni í gjár at tað eru fimm hundrað sum hava fingið hjálp í hesari skipanini og tað er fýra túsund og tvey fýra túsud vey hundrað viðtalur sum hava verið tað sigur at tað eru nógv ung sum hava bankað uppá har úti í systeminum og sum út millum okkara fólk sum hava veruliga havt brúk fyri hesum her og eg trúgvi eisini hata er upp til fimmogtretivu ár tað er eisini kanska ungar familjur ungar mammur sumsum hava havt brúk fyri einari hond sum kanska klárað seg við nakrar fáar viðgerðir og koma aftur upp á beint og kunnu megna lívið og tað eru vit vit bestanda av man sigur lykamssal og anda soleiðis eru vit skapt og tað atat sálin eisini hevur brúk fyri hjálp tað kann tað kann tað kunnu vit øll møta okkara lívsleið og tað kann era øgiliga nógv sum ger tað tað kann vera ein arbeiðsmarknaður sum tevur verið á sum verið tað foravbjóðandi tí at fólk sum liva av kanska eisini tað at trýsta onnur fólk tey finnast allastaðni tey finnast privatlívinum tey finnast á arbeiðsmarknaðinum sum ikki ordiliga eri skynsam upp á at nú fór eg for langt og tað kemur á blassa eitt annað menniskja og tí haldi tað at eftirmeting sum sum landstýrismaðurnvar inni á skal mann hyggja niður á tólv ár hvat kundi tað gjørt hvat hvat er tað nakað sum sum skal líkasum verið yvir á sernám kundi tann lógin eisini verið broytt eftirhugt passar hon til dagsins samfelag ogeg veit a frá lanstursmarurni í mentamálunum at han hevur fingið eina eina eina eftirkanning fá sernám sum hann kemur t hyggja nærri uppá nú g sum so eisini kemur til politisku skipanina hon hon hevur ábendingar egu ikki sæð hana men ábendingar um nógv ting sum kunnu rættast inn soleðis at mann kann brúka resursurnar enn betri tí tey hava eisini verið øgiliga ovbyrjað ofta upp á tey tær uppgávurnar sum tey hava men eg haldi tað er fantastiskt sum eg segði eisini í áðni eini viðmerking vit seta ikki spurnartekin tíbetur vissu ein dettur í einara trappur í dag og brítsi suntur viðkomandi fær hjálp promti fært tú ikki klárar tú tseg út so kemur ann blansið eftir tær tað eru freiri okkum sum hava prøvað tað tá ið tað leikaði hart á at enda í einum ambulansa og fara suður til enn klaksvíkar úllil havnar ella suðursmann vist mann fer har og fær eina hond og tað verður ikki sett spurninartekin tú fært ta viðgerð frá atlcett og tú fert inn aftur og tú fert tl uppvenjingar og ja so kann tað vera viðhvørt at mann bíðar eitt lísini for leingi at koma framat og har haldi eg viðgerðartryggin trygdin kann fara at bøta upp á tað í tí longra løtunum men men á kottastøður tí haldi eg tað er so fantastiskt at landsstýrismaðurin at vit arbeiða hart við at fáa eina sálarliga bráð móttøku tí tað er øgiliga ofta uttan fyri vanliga vanliga tíð hvar nakað hevur opið at vit møta hesum her at fólk okkara ungdómur følir tað trupult tað kann vera tel manr tíggju um kvøldi í ellivum kvøldi og tá kann mann ikki ringja nakrastaðni og verða møttur og tí er ein ein bráð móttøka sera týdningarmikil vistu vit hugsa móttøku til sum til vanliga sjúku hvat hvat hvussu illa høvda ikki verið stødd tá ið tað leikar hart á ogtað er blivið midnátt altso ongastaðni kundi ringt tí at kommunulæknin var farin heim vit ringja átjanoghálvfjerðs og so fáa eg ta hjálp sum teva brúk fyri at mann eisini kundi gjørt tað tá ið mann hevur sálarkvøl og klokkan er blivin tólv illa mann koma heim til eitt um náttina og hevur avbjóðingar at tú hevur ein persón sum kann lurta eftir tær og geva tær tað so tað stuðli eg hundrað prosent og eg eg gleði meg til at vit kunnu siga tað nú er farin í holt við tað so at ordiliga gott at hetta kann koma beinanvegin soleiðis at tey sum eru í viðgerð kunnu halda áfram og fáa víðari viðgerð og nýggj kunnu koma framat nú tíðin farin takk fyri frú forkvinna ja takk fyri tann næsti at røð

ja so er tað ein eykafíggjarlóg sum er komið niðan í tingi sum

serliga er tað orsakað av hesum við ókeypis sálarligari hjálp sálarfrøðiligari hjálp tí at tað er steðgað upp av tí at tey mangla pengar tí er tað nakað sum hastar missi mann ynskir at tað skal hava tann virkna sum man upprunaliga hevur ætlað soleiðis at tað ikki kemur ordiligur steðgurí hjá teimum sum eru farin í

at tað verður sagt um oljuna at tað skal hava sovorðnan hasta tað koma ígjøgnum nú upp á ein dag so so galið er tað slett ikki við oljuni tað er meiri hvussu tingið arbeiðir hesa tíðina og og tað at mann veit at tað kemur at standa á seinni í ár og tá ið tað er ein sovorðnur stovnur sum strandferðslan so eigur mann ikki bara at koyra á víðari sum um at mann veit at mann fer at fáa pengarnar tí vilja vit hava tað upp á pláss nú tí ella má mann fara at skerja túratal

rokna út hvussu árið sær út við tí játtan sum mann hevur tí metir mann at tað er gott at orðna tað nú og so er tað hetta her við herjólvi at at hava ta játtanina upp á pláss til at sigla um náttina við frakt at tað kostar eyka í manning og og øðrum gjøldum og tað er sjálvandi eisini ein partur sum mann so kundi valt at sagt at mann sloyfaði ta fraktina visi mann ikki fór í holt við eina eykajáttan nú so tað er ikki tað at mann hevur brúkt alla oljuna men mann veit at visti mann skal koyra við tí játtanina sum hann hevur so kemur mann at leggja skipini um eg veit ikki akkurát eg haldi einaferð íí septembur vivist mann bara koyrdi á sum um at einki var hent og at oljan so bleiv uppi tá so sum sagt so er tað ikki tí at oljan er liðugt brúkt men so er tað hett her við prísunum av oljuni tað er altíð ringt at vita hvønn veg tað gongur við oljuprísi

íð hvussusur nevna at tað er í hvussusur ikki rætt at hevur verið politiskt bestemmað at mann ikki heggjaði oljuna tá í startnavárinum tað hevur ikki verið nøkur politisk avgerð í tí tað havi eg fingið avsannað bæði eg snakkaði bæði við strandferðsluna og úti í fíggjarmálaráðnum at tað hevur ikki nakrar politikarar sum hevur tikið tað avgerðina so er tað eisini staðfest og tá ið tað koma sovor egppástandir at tað hevð verið forferdiligt vissu atta var eitt partafelag so hevði tað absolutt ikki havt nakra ávirkan á støðuna um tað ver á partafelag við at mann nú hevði dýrað olju so hevði tað kunnað verið tað at partafelagið hevði eitt undirskot í ár og so arbeitdi man víðari í næsta ár tað tað hevði ikki betýtt tað at mann mátti lakt nakað skip ella nakur skandalay blivið burtur úr tí men tað at mann velur ein oljuprís at rokna út frá

tað er sjálvandi ringt at vita um tað verður miðalprísurin restina av árinum men tá ið tann dýrasta bunkuringin hevur verið tá evu tað verið átta krónur og tveyoghálvfjerðs fekk eg at vita og tann síðsta bunkuringin var sjey krónur seksoghálvfems so akkurát løtuni er tað eg hvussur eitt sindur lægri enn tað sum mann viður eykajáttanin útfrá sum er átta grónur tíggju so hvat er tað rætta talið tað að er sjálvandi ringt at at vita og at vera bakklókur tað er altíð nevnt at mann hevði skuldu havt kanska biðið um ein eykajáttan eg startin av árinum fyri at heggja og og so hevði tað verið fínt tað er nevnt nokk at siga í dag tí tí nú kennir mann hvat prísurin hevu verið gjøgnum árið inntil nú men tað valdi mann so ikki oog tí er mann í tí støðu sum mann er í í dag og so heta her við oljuprísi at hann sveiggjar upp og niður spurtmálið er um mann kanska burdi havt olju á einari kontu fyri seg tí so var tað so visti mann at tað sum mann játtaði tað fór til olju leypta av jami so leyt av so bleiv ikki brúkt til annað og manglaði tað í jamen so sá mann at tað var direkta olja sum tað manglaði til so tað er kanska nakað mann burdi umhugsað at at havt olju á einari kontu fyri seg men tað er ikki nøkur avgerð tikin um tað men

mann játtar hettar og at oljuprísurin verður so mikið lágur at tað lípur av í mun til oljuna tá ið avtornar so eigur mann ikki at sleppa bara at brúka tað til onnur ting uttan at fáa loyvi til at brúka tað til onnur ting

takk fyri tðr ein viðmerking frá bjarna hammer ger so væl
takk fyri takk fyrifrú forkvinna neyðan at
spurningur til til una rasmussen landstýrismann tað er nær bleiv hjá uni rasmussen gjørdi varhugi við at tað fóru at mangla pengar í til oljuútreiðslurnar hjá stramdferðsluni serliga takk fyri frú forkvina gunrasmussen ger so væltakk fyri
ja
eg minnist ikki akkurát nær eg eri gjørdi var við tað men tað er tað er longu eitt eitt sindur síðani at mann visti at tað fór at at mangla pengarí til olju tað tað er tað men mann valdi so at at býa in til tingið kom saman fyri at fáa eina eykajáttan so tað er ikki nøkur onnur grund til akkurát tað og at mann vel tað nú sum sagt so er tað orsakað av at mann skuldi hava ein eykajáttan allíkavæl í samband við sálarliga hjálp ella ókeypis sálarliga hjálp sálarfrøðiliga hjálp takk fyritakk fyri tann næsti at røða verður
tenricold ger so væl ja takk fr forkvinna núe
eg líkasum at at bveka meg inni á eitt øki sum eg eri amatørur á tá ið tað kemur til tað sum eitur sálarfrøði absolutt armatørur tí at so so mamman líkasum vigi orðini eitt sindur men tað kann ikki um gangaat manni hugsar ígjøgnum nógv ár tá ið mann hoyrir um hvussu gongdin er og eg var ein sum ja tað eftir hondini rættiliga nógv ár síðan mann begynti at seti seg minsta krøvini til at at at sleppa víðari til hendan og handan skúlanir hæsar hasa útbúgvingina eg minnist væl at eg segði her at nú beginnur eitt eitt ein ein niðurgongd ein trupulleiki sum ung fólk fáa tá ið ty fara at forlanga at tey skuldu hava eitt ela annað skuldi hava eitt annað minimuntal fyri at fyri at kunna fara víðari og tað segði út frá tí at eg hevði einaferð gingið á eini hægri skúla úti úti á sjónvarpsskúlanum og har vórðu enn sjeyogtjúgu e haldi okur vóru jú visse í mann hevði havt eitt minimunskrav upp á hetta sum nei nú rópa níggju komma fimm níggju komma sjey níggju komma fýra og hvønna alt hetta her so hevði g blivið ómetaliga fáir innanfyri eg haldi eg haldi eg havi gittmig fram til tríggjar og og fýraogtjúgu hevði so verið uttanfyri so fiskiflotan hevði verið teir fýraogtjúgu yvirmenninir minni sjálvt um tað sum kanska hevði ringat siga útgangsstøði royndist rímiliga væl og forkláringin er ag siga at siga at fólk er nú at tey eisini sagt her í dag hetta er statvekk amatørur mann forlanga for nógv av teimum ungu fólkunum og tað er nokk nakað um tað hvør forlanga for nógv ata er ta foreldrini forlanga for nógv er tað skúlin sum forlanga for nógv ella er ta er tað umghvørvið sum forlanga for nógv og tað at í verðr inus besta landið tað pástandi eg statvekk at fýra túsund ung fólk søkja seg hjálp tað sigur okum at her er okkurt sum kundi verið betri samanskrúvað eg veit ikki hvat ið tað skuldi verið eg havi ikki forstandað upp á tað krøv til ung hetta her við níggju komma eittil annar bist nú viðkomandi bara fekk níggju komma eitt ókey bleiv tað bleiva níggju kromma eitt hvat nú hvat hvat hvat kanst tú nú gera kanst tú gera nakað í heila takið ella skalt t bara leggja teg í songina tá i tað bara bara bleiv níggju komma eitt

eg hugsaði um onkur nevndi í morgun at at ssosialur miðlarnir eieipátar og annað slíkt seta stóð krøv til ung fólk eg var til merkiligu støðu at ólavsøkuaftan ella teir mkoma á á kaiina drella krambatanga so hevði eg gloymt eipátin eftir í vági eg sá fyr mir tríggjar dagar á ólavsøkuaftan og ólavsøku dag og kanska dagin eftir hvat eð harrans navn ger hendikold við ongum eipæti men har var eingin verir til bakaraftir eg mátti bara fara umbor á smyrðil vi ikki skuldi koma vi carekkjunum uttan fyri har dagin eftir við ongum eipædi men pá ein el annan máta yvirlivdi hesar tríggjar dagarnar og tá ið eg so kom til hús aftur leygardagin í vági so kemur upp á skermin tá ið eg einaferð fái frið við meg sjálvan opni eipatin dnyu havur tú brúkt træoghálvfjerðs prosent mindri ipad tað hevur ongantíð hent fyrr síð an eg fekk eipaldur í hondina at eg hava brúkt trýoghálvfjerðs prosent minni eipad tú er altíð við hinvegin at mann hevukanska brúkt for nógv so ev geg hugsa um síðani tá at hvat hvat hvat galið altso hvat hvat var nakar resisfull hesar tríggjar dagarnar tað var tað slett ikki tað var bara heilt ókey burtur frá at eg ikki skuldi møta upp í regni men tað hevði so eipattir iki kundi gjørt nakað við men men í aðrar mátar riggaði tað fínt ólavsøkan vara bara ókey og so tá spurningurin hava okur bilt so ungu fólkunim inn at tað er ikki et lív visstitú ikki ikki hevur allar allar útgerðir uppi á tær alla tíðina eg haldi ati mann skal venda aftur okur hava hava sernám okur hava lestrlestrarvegleiðarar okkur vita hvat ið alt etta eitur tá fólki sum sum hjálpar hesum ungu fólkunum altso tað vendistg ikki aftur tí hetta hetta er ein eitt eitt ein gamalt tosa um moderna at tosa um alt at eg for skelja tað vendiseg ikki aftur til til tað gamla systemið men p á ein ellannan máta kláraði tann skúlin at fáa onkur sum ikki tímdi at ja e ikki tímdi at lesa el lat rera nakað at dáma væl í skúlanum at dáma væl í skúlanum sjálvt um tú situr og hugdi út ígjøgnum vindeygu tann størra partin av tíðini so so dámdi homan væl upp á einlanna máta og tað vóru nógvur evnur sum

sum hevur gjørt tað at mann dámdi væl nú er tað nakað so resam at komplesera at fara í skúla eg heilat og og og tá ið skuldi til hesa hesa her royndina tað var øgiliga øgiliga míðla lagt í millum so fekk mann ein til endan tak mann resufulla karakterbók sum mann royndi at at krógva fyrr siga at mann gloymdi hann eftir og alta eft a for a skelja men tað mátti sá borðið eina ferð at tað kundi at útslitið var ikki nakar opura fyri men men soleiðis var um viðurskiftini eg haldi tat tað nyttaði at keypa endattur men fýra túsund skulu upp til viðgerð tað eigur at siga onkum sum er inni her at okkurt er skeivt samanskrúva uá ein ella annan máta tá ið tað skal vera neyðugt takkfyritakk fyri so vóru ikki fleiri
tey sum hava biðið um orðið í hesum málunum og hetta uppskotið til eyka játtanarløgtingslóg fyri august tjúgu tveyogtjúgu tað verður beint fíggjarnevndini vit fara síðan víðari til tingmáli nummar eitt tjúgu tveyogtjúgu sum eitur uppskot til løgtingslóg um heimild at taka ímóti peningaupphædd frá norðurnordisk fondinog eg skal biðja um framsøgufólkja og tey verða fyri fólkaflokkinu jørgun niclasen fyri javnaðarflokkin jóna nolsø joensen fyri tjóðhaldi siri steinberg fyri miðflokkin stefan kleim poulsen fyri framsøk bjarni kárasum petersen og tann fyrsti at røða verður jørgen niclasen ger so væl frí fólkvenna nú
haldi eg fari at rætta krossin upphæddir hjá hennikold h til viðgerðar eru eitt uppskot til løgtslóg um heimild at taka ímóti peningaupphædd frá norðannordisk fondi h hetta er málið er ikki nýtt og tað var jú soleiðis at undir síðstu samgongu so kom nó norðdiskfundurin og bjóðaði seg fram hmen av eintlerar orsøk so valdi javnaðarlandsstýrið við tjóðveldi á heilsumálunum at líkasum at vísa ta modurafjórðingin ella hvussu feri at vísa onga indressu og eg má siga at tað skilji eg ikki tí hetta sær út sum eitt ógvuliga spennandi prosjekt hví tey søgdu nei havi eg ongantíð forstaðið men eg havi so hvussu skilt at so fór noðan norðdegsgrunnurin so víðari og skaleraði til at fáa eitt enn størri prosjekt í gongd í grønlandi og hendan samgongan tekur seg við og kaile johannesen skal hava takk fyri at hann hevur arbeitt so væl víðari við hesum og klára at finguð hata upp á pláss hóast tey fingu kold skuldir at byrja við nú veit eg ikki um tað er soleiðisnar at trupulleikin hjá javnaðarlandsstýrinum var at at hetta vóru danskir pengar eg veit at javnaðarflokkurin dámar væl danskar pengar nógvir av teimum fara til spyr e fo í dag fyri at vita hvat javnaðarflokkurin skal meina øh og tjóðveldi hevur sagt nei til hetta er hundrað og einogtjúgu milliónir tjóðveldið hevur tað fyri at at siga nei til danskar pengar mmen men ikki visu tjóðveldið sjálvt tvæir pengarnar tað er nakað heilt annað tí at at hyggja vit eftir hvat ið tjóðveldið hevur fingið frá danska skattgjaldarunum so so rokni eg faktiskt við at hundrað og einogtjúgu milliónir kann g set ikki gera tað teir hava fingið nógv meir altso flokkurin sjálvur men men tá ið sonó norðdegsgrunnurin kom uha tá var tað danski pengar nei nei tað er bara tá tað kemur til partíið sjálvt at

vil siga sum so at hesir pengarnir haldi eg skulu vera vælkomnir føroyar hava notið gott av serliga føroyskir diabeterssjúklingar at vit hava verið so stórir kundar hjá noðornordisk tað hevur hjálpt sanniliga nógvum og noðanordisk vita við tað eru ein multig fyritøka og tjena er nornk av pengum tað gera forrestini flestu heilivágsfyritøkur ofta tá mann eg kundi hjá einari fyritøku serliga visti mann kanska er ein hampliga stórur kundu jamen so kanska kemur okkurt aftur eit eitt bonus við ársenda ella okkurt sovorð nakað og tað sum eg síggi hetta sum tað er at nolvan norðditsksfondurin sigur vit hava vóru kundar so nógv ár nú vilja vit líkasum koma aftur við einum bonusi men einum bonusi sum virkliga kann flyta okkum framá øh so tískil skal hetta vera vælkomið og eg trúgvi at hetta veruliga kann flyta okkum tann rætta vegin eg vil tó siga tað eg veit um um diabetsviðgerðir so so er føroyska heilsuverkið rættiliga frammarliga men hetta kann flyta okkum enn longur

øvit tosa her um hundrað og einogtjúgu milliónir krónur sum skal vera yvir tey næstu tíggju árini og tá tíggju ár koma inn so hugsar mann han á er tað nú so nógv mann skal byggja ein bygning og hann skal kosta umleið helvtin av hesum her góðar trýss tveyogtveyogtrýss milliónir krónur meðan hinhelvtin skal so verða til tað virksemið sum mann skal byrja her

g og og eg veit ikki hvat hetta verður fyri bókstavur eg vil so siga sum so at at hetta her er heimild at at móttaka eg trúgvi at tá vit koma til verklagslógina at byggja bygningin tá mugu vit verða skotsikkur at at tað heldur prísin altso tað tað trúgvi eg viktigt tað verður sagt her í viðmerkingunum at vísi tað seg at prosjektering prísmeting og annað verður dýrari enn tað man her hevur sett í jamen so skulu landsstýriðin og norðdik taka upp samráðingar aftur hvat gera við nú játta við meir ella minka við bygningin ella ella hvat ger mann og tað meti eg vera skilagott men so stendur eisini at tá eð mann so sett í gongd og tá kemur á meirkostnaður so er tað landsstýrið sum hangur uppá tað og og tað er tí eg sigi at tá vit koma til sjálvar verklakslógina so mugu v vera ógvuliga varin við hvussu í hvussu í í at at vit tryggja okkum at at prísurin fer at halda æh tá tað so kemur til hin partin so hevur tað sikkurt verið nógv diskussióna sum mann líkasum fylgt við og tá og man tosa um at at hetta prosjektið skuldi vera nakað sum lá uttan fyri sjúkrahúsið og sovíðari meðan hetta uppskotið hendan avtalan nú er gjørd so verður tað ein integreraður partur og og tað má eg siga at tað ljóðar ónatúrliga rætt tú fært fakliga kunnleikan samlaðan tú fært viðgerð og tú fært gransking og annað á hesum økinum at at ganga hond í hond ø og sum tað verður sagt í her at hetta her er nakað sum skal flyta okkum fram á tí tann verandi viðgerð vit hava hesum økinum hon kemur at halda fram í hesum hølunum tí tað skal jú verða saman og tað er nakað sum landið framhaldandi fer at gjalda meðan hetta her er nakað sum kemur afturat og siga vit at prísurin heldur so er tað góðar trýss milliónir til til bygging og og trýss milliónir til hetta her arbeiðið og sjálvandi fer gransking í gongd jamen so ber jú eisini til at søkja aðrastaðni frá til hesa granskingina so so hetta her merkir ikki bara seks milliónir um árið tað kann merkja nógv meir so eg má siga at eg síggja øgiliga stórt í hesum og tað spurnartekin eg eg seti tað er hvussu tryggja vit okkum at kostnaðurin fyri byggingina heldur og men men tað skulu vit ikki taka støðu til í dag og og tað koma vit aftur til so túsund takk til landsstýrismannin fyri at hava tikið heftar her upp aftur og klárað fingið tað inn aftur á á rætt noo nordisk sum vit hava stóru kundi hjá tekur her og bjóðar sum vanliga fyritøkur gera eit bonust til ein ein stóran kunda og tað skal vera vælkomið og við at gera tað upp á hendan mátan at verandi virksemi heldur fram vit rinda hetta her er tað sum skal flyta okkum longur fram á so takk til landsstýrismannin fyri at vera komið við tí og hetta her er eitt gott uppskot takk fyri formaður bjarni hammer ein viðmerking ger so vælja takk fyri frú forn

ei man siga jørgun niclasen byrjaði við einum útbroti ímóti javnaðarflokkinum í tjóðveldi tað skilji um at brúka danskar pengar men tað skilji eg gott tí fólkaflokkurin dámar allar pengar danskarpengar føroyskar pengar líkamikið men taðsm tær dáma allarbest tað er at brúka allar pengarnar allar serliga tá hjá landskassanum fór her arveiði eina milliard krónur enn yvirskoti og í við hægstu inntøku nakrantíð sum tað føroyska samfelagið hevur sett hava tykur brúkt allar pengarnar einki yvirskot uttan ti bankt norðdeg varð seldur í fjør ella seldi ein part í fjør og tit klára at brúka allar pengarnar og sum búskaparráðið sigur í kór landsstýrið hevur einki haldføri í allarbestu tíðum tí vil eg bara siga til lukku við tí duga gott at brúka pengarnar hjá føroyskum allar takk fyri senger sovæl
ja nei nú hevur javnaðarpolitikkur altíð verið
kendur fyri at dáma best pengarnar hjá hinum altso altso at at javna merkir at taka frá hinum til mín altso ikki frá mær til hini nú høvdu vit hetta vælskeiðið ja útreiðslurnar eru vaksnar nógv men tað er serlga innan almanna og heilsumál altso tað eru tænastur fantastiskar javnaðarflokkurin endáði tikið undir við tí og útreiðslurnar vaksnar einogtjúgu prosent og rakstrarútreiðslurnar og undanfarna valskoytabjarni hammerroddi fyri borgun tá hækkaðu teir trýogtjúgu prosent meira javnaðarflokkurin dámar jeg væl at brúka og so siga tey ja yvir eina milliard eina komma fýra milliard vaks alt upp men tá goymdi mann tvær komma sjey milliardir sum mann tóku lán til tunlarnar hundrað milliónir til bústaðir tað vil siga at skuldin vaks tvær komma átta milliardir tað goymdi mann og so sigur mann eina komma fýra hækkaður vit veruleikin er eina komma fýra milliard skyldaðu vit meira tá bjarni hammar legði frá særjaspur langord ger sovælja takk fyri frúr for
ja tað er spennandi prosjekt
men heldur ik itt nýtt prosjekt hetta lá faktiskt eisini á borðinum fyri nøkrum árum síðani eg haldi ikki at undanfarnu samgongu og so er tað veri it sinudiskuterað aftur og fram hví tað ikki tá um tað bleiv súltað ella um mann ikki vildi fara inn inn í verkætlanina hvat tað var veit jørgun niclasen hvat tað var sum gjøgnum formannin hvat tað var sum gjørdi at tað ikki kom víðari fyri nøkrum árum síðanijørguniclasen ger so væl
eg má faktiskt siga
at at eg má bara vurdera út frá tí sum bleiv sagt alment eg kenni ikki orsøkina men men tað er einki ivast í at onkur hevur hildið at kanska serliga tjóðveldið dámdi ikki danskar pengar tá tað fór til til til heilsu men men danskir pengar góðar nokk tá tað fær til tjóðveldið sjálvt eg eg rokni bara við teg tað er har tað er men tjóðveldið fær orðið seinni so kunnu tey sikkurt greiða frá hví tey vendu sum at siga ein kold skuldar til nógv norðurskt tá tey bjóða so frá
er tað djórni nolsø joensen sum fær orðið vegna javnaðarflokkin ger so væltakk fyri frú forkvinna
eftir a hava hoyrt framsøgumannin hjá fólkaflokkinum so fari eg ikki líka nógv á flog sum hann sjálvndi eg hai haldi ikki g hoyrt nakrantíðen fólkafloksmánnin tosa so væl um um danskar pengar men lat tað fara tað er hetta ereittgott hugpskot sum landsýrismaðurin kemur við og tað sum eg sigi sum ikki far meg á flog tað er tað atfakliga og og og fyri sjúklingin er hetta t rambrot og eisini fyri fyri tíðina sum kemur tá ið tað kemur til tá i að kemur til diabesviðgerð í føroyum meni men tá ið mann lesur uppskotið so far mannei sern kenslu at at hesin partur sum bjóðar seg fram hann sleppur nokk so lætt serliga tað sum eisini jørgun niclasen var inni á hetta her við at tá ið mann tryggjar sær ein bygningur við bygdur ati at tá skal mann ikki standa fyri tí sum eventuelt kemur at kosta meir og tað kemur at kosta meir tað er eingin ivi tí sum vit hava hoyrt nú nógv um í seinastuni síðani kríggið eg byrjaði sovori so er jú prísirnir farnir øgiliga høgt og fer hetta at vera sama galdandi í hesari byggingini so er tað eingin ivi og tí er tað men tð er kanska smart av teimum at tryggja sær at raltso ikkja at hava nakað útreiðslur men tað skal so landsstýrið hava so tað tað er so nakað sum ein góð nevndarviðgerð og hoyringspartar fara líkasum at at røða um og tí er tað eisini viktigt at tað fær eina góða

sum tað bleiv er blivið nevnt so e hendan her stegn og miðstøðin hon skal hon skal vera hon skal byggjast afturat kso tí tí bygninginum sum er har úti

hava tað standardaktivitet sum sum er í forvegin við at tað vanliga virksemið tað heldur áfram við viðgerðartilburð og so framvegis men at tann tann partin sum hevur við gransking hann kemur líkasum afturat

hetta málið hevur verið fyri fyrr og og taðevur verið við í skipað og teira bjóða seg fram

og at at tað sum tað sum er øgiliga týdningarmikið í hesum her tá ð tá ið mnn lesur hetta her tað er at vit hava at tey starvsfólkini tey føroysku starvsfólkini sum koma á arbeiða hesum her fáa vera førleikament tað er ein øiliga týdningarmikið partur av hesum her at vit at tað so nakað kann vera hangandi eftir ití føroyska samfelagnum at tað er gott nokk ein ein eitt tilboð sum kemur aðrastens frá men tað tað er týdningarmikið at vit tryggja okkum at tey fólkini sum koma át arbeiða har tey føroysku starvsfólkini hava eina eina fakligheit og sum verður varðveitt og sum vit kunnu byggja víðari upp á eisini aftaná at líkasum at at hetta líkasum er er er er farið víðari a og tí er tað øgiliga týdningarmikið atat vit tryggja okkum hesi tingini bæði tað tað at tað ikki hettaher við við hvussunógv tað fer at kosta við byggingini men eisini at tey sum verða sett líkasum kunnu fáa so besta

eitt annað sum eg ætlaði at nevna tað er tað at tað var eisini sum eg ørminnist um at t ið tað varð til viðgerð ella tá hevði verið líkasum frammi fyrr so var taðhetta her hvussu mann setti nevndina saman og tað hav verur ymiski modellið uppi á vent og og men men í sambært hesum uppskotunum hjá landsstýrismanninum so koma í nevndini at sita fimm limir tá tað er aðalstjórin í heilsumálaráðnum sum er forkvinna n nordisfondim hvelur ein lim og forstjórin á sjúkrahúsverkinum er tann triði og varðastjórin á sjúkrahúsverkinum sum er ein lækni hann er tann fjórði og so stjórin í heilsutrygd tað verður nevnt heta her við fíggjarligum avleiðingum at tað kann haldast innan fyri verandi kanste mann siga karm og tað er er nokk so nokk so áhugavert tí at

tað stendur eisini at at tæir umsitingara og avleiðingarnar har á síðu seks at tað verður tørvur á at seta starvsfólk tað stendur ikki hvussu nógv tað kundi verð áhugavert at kanska at vita frá landstýrsmannum um hann hevur nakað boð upp á eitt eitt boð um nøkulunda hvar vit eru tí tað er eisini nokk so intersant eisini í mun til hvussu vit fáa so mest burturúr tí at í hesum er tað jú ein ein

eisini vit eiga eisini sum taðhevr veðiðnevnt onkuntíð fyrr at vit eiga at fáa eisini mest burtur úr sum land og sum og sum sum heilsuverk til til tað víðari virksemið sum fer fram har at vit fáa eiga at fáa so mest burtur úr hesi her avtaluni sum er gjørligt

heftareitt gott átak sum fer at lyfta eisini also støði við gransking framtíðini og og men eg blívi við at hugsa um at tað allar allarbesta tað er fyri teir diabetispasentarnar sum sum eru og sum forkvinnan eisini r verið frammi eisini í einum miðlunum at at tað fer at lyfta tað upp á eitt eitt hægri støð

at eg brúkt tær øgilia nógvir pengar altso tann ótsatta vegin so hava vit brúkt óalmindiliga nógvar pengar upp á tí økinum sum eg til dømis arbeiði innan fyri til dømis innan fyri barnavernd so hava vit sent øgiliga nógv børn niður til danmarkar og sum kosta eina rúgvu av pengum har danskir kanst man siga meg stovnar hava notið gott av av føroyskum pengum har eg kann fáa taðeitt sindur tá ið tá ið gjøgnumgangis sovorð so komi í tankar um tað at teir pengarir høvdu verið øgiliga væl útgivinin vissi vit høvdu kunnað brúkt teir betri í upp á okkara føroyskur starvsfólk so at vit kundu havt kraftsentir fyri okkara børn her og og tí tí blívi eg eitt sindur tá ið tað er onkur onkur fremman sum kemur inn og bjóðað seg fram sum sum sær stórar pengar í tí so blívu eitt sindur skeptiskur eisini altso eisini í mun til rúsevnaviðgerð so hoyra vit eisini aðrar stovnar koma inn og bjóða seg fram har vit hava eksperitisuna og fakfólkini í forvegin so hvussu nógv skulu vit draga inn av tí vit føroyingar gloyma ofta thvat vit sjálvi megna vit megna øgiliga nógv øog vit vit vit kunnu o kunnu øgiliga nógv eisini á tí fakligu økinum og tí skulu vit vera nógv betri til at brúka teir pengarnar upp á okkum sjálvi haldi

hetta her hetta uppskotið su sum fyriligur nú kann vera við til ati og tí skulu vit tryggja tað at tey heilsustarvsfólkini fáa so mest burturúr og og av teimum pengunum sum verða játtaðir nú her frá løgtinginu til landsstýrismanni arbeiða víðari við so hetta er bara nakrar nøkur hugarein sum eg fái tankar tá ið g lesi hetta uppskotið at at vit skulu vera eisini fyri framtíðina im tær fíggjarnevndnir sum koma at sita at

siga hvussu ussu generera vit hesar pengarnar betri í føroyum haldi eg í nógvum førum tá ð tað kemur til til dømis at senda børn av landinum og at brúka í hesum ítøkiligu døgunum sum eg nevni eftiher við rúsevnaviðgerðina brúka tað upp á te føroyingarnar sum eru í føroyum sum í forvegin byggi bbyggi sterkar oynd rundan um tey føroysku tilboðini brúka pengarnar har haldi eg er eitt øgiliga týdningarmikil tað skal ikki taka glansin av hesum uppskotunum øfrá landssýrismanninum øvit í javnaðarflokkinum eru jalið yvir fyri tí og fara at geva tí tí allarbestu viðgerðina tá ið tað kemur hartil og í nevndina takk fyri frú forkvinnaja takk ein viðmerking frá johannes joensen ger sovæl
ja takk fyri fyri fólkunar nú kom journalur síðani inn
innieftir her við við at mann mátti tryggja sær at at at útbúgvingn var ein partur av at útbúgingastarvsfólkum var ein partur av av stillunum vit javnaðarflokkin sjálvandi positivur fyri hesum her at vit fáa møguleikan og tey sum hava diabetra í føroyum tey komma eisini hva gleðir av hesum her me eg hugsi at tá mann snakkar um viðgerðar viðgerðarpartin og granskingina og so útbúgvingina í hesum sambandi at tað serliga stóran týdning at at tað alt verður gjørt í føroyum at tað ikki verður soleiðis at mann fær kanska kjøtfest hesi tingini í føroyum il bara tryggja sær tað í hoyringunum at hvussu mann ætlar at skipa tað takk fyritakk fyri jóni nóls joensen ger suvætakk fyri frúf
forska og takk fyri viðmerkingina johannes joensen
ja tað er týdningarmikið at vit tá vit eru í einum sovorðnum hær mann skal næstan forhandla umhvussu nógv og pengar eru pí spæl og sovorð tað so so er tað viktigt at vit tryggja okkum at at sum nógv liggur eftir her í føroyum sum gjørligt og at vit førleika menna sum eg eisini nevndi í mína røðu hetta her s so nógv sum gjørligt og og so gott sum gjørligt eitt sum eg gloymdi at nevna eisini tað er tað at tað verðu nevnt eisini her á síðu fimm at at at tað verða sett nevndir sum stuðla undir og og og støðugt menna arbeiðið sum fer fram á á stevnummiðstøðuni og tað allarbesta sum stendur er faktiskt tað at ein nevnd verður sett við umboðum fyri sjúklingar eisini tað tað sær gott út tá ð tá ið teir verða umboðaðir at verða hoyrdir tí tað kunnu vera ting sum í hesin her fasini sum farat henda kanska at at tað eru kanska iki sum ikki síggja sum sum hjá ljósreyð út í dag men sum kanska ikki koma at síggjast ljósarút tá ið hetta her farið í gongd og tí er tað viktigt at at sjúklingurin og umboðini fer tey verða verða drigin inn og og tað ververður tað tryggjað eisini í hesum her tekstunum so tað er ordliga gott takk fyri ffrú forkina tann næsta røða við rósa samuelsen
framsøgukvinna fyri sambandsflokkin ger so væl takk fyri frú forkvinna
ja eg vil siga ata hetta eitta veruligani gott mál at viðgera í dag til landsstýrismaðurin í heilsumálinum sum biður í biða um heimild frá løgtinginum um at taka ímóti hundrað og trýogtjúgu milliónum frá novannordisk grunninum og endamálið er at fáa eina miðstøð granskingarmiðstøð her í ella ladiabetis miðstøð í føroyum sum kann granska og at fáa eina vitan í føroyum sum vit ikki hava framanundan endamálið er at tað skal gerast ein bygningur og hann verður nokk í tað sum stendur í uppskotinum í cbbygninginum tað er tann bygninguri sum er niðansum gongur upp á tvørs hvussu tað verður tað síggja vit ikki nú og tí tað er ein verklagslóg sum skal leggjast fyri tingi so tann parturin verður viðgjørdur nærri seinni tað hava verið nógvar samráðingar verið ímillum partarnar frá sumhend vendur seg til føroyar í tvey túund og átjan og at byrja við sum eg skilji so varð tað bara diabetis talanarum men síðani tá hevur mann so tikið aðrar sjúkru inn á sum kanska eru ikki tær sum eg vita hava so nógva kendskap til íímsu hin vanligum millum millum fólk og tað er nakað sum kalla fyri ondokroniskar sjúkur sum eru beinbroystini ovurfiti evnis skiftissjúkur sjúkur í hopifysu og hjánýrinum ø tað hevur altíð verið sagt atsukursjúka ella diabetis tað var fyri gomul fólk mann minnist at mann hevði ena gamla langommusum hevði diabetu so mátti ikki eta sukur mensoleiðis er ikki veruleikin í dag diabetes er øgiliga kompinserað í nógvum stigum og hevur ómetaliga nógv hjááðren og ikki minst fylgisjúkur og tað er kanska aðrar sjúkur sum krabbamain sum kann gera tað tú fært tegabetis sum ger tað so upp aftur nógv meira komplisera g at vit so fáa eini granskingarstovn og at okkara heilsu starvsfólk bæði innan fyri innan fyri g uttan fyri sjúkrahúsverkið og innan fyri kommunulæknaskipanina heilsufrøðingar og kostráðgevar førleikamentir er ein virkuligani vinnarasøga nú fáa vit ein hóp av starvsfólkum sum koma at tosa sama mál og ikki minst verður tað øgiliga gagnligt fyri fyri sjúkling sjálvi sum eisini verður drigin inn í ta viðgerðina hann sjálvur skal hava tí nógvav í sum sm tað byggar uppá hjá fólki sum hava diabetis tað er at tey skulu viðgera seg sjálvan tey skulu taka máta av nær ið tey skulu hava yslin og hvat ikki hvar øll vandatekin eru bæði pá ein annan máta bæði við eygum og fótunum og hvat tað skal vera so eg vil siga atað t heta e eitt øgiliga øgiliga øgiliga gott mál og hetta byggir upp á eina avtalu upp á tíggju ár har sum sigta verður upp á tretivu og um so er at tá vit steðgað í me sig um nøkur ár ella uppí móti tíggjaári og endurskoðað so verður so er tað longu tosað um hvussu tær avtalurnar skulu gerast so at mann kan siga tað tað er kanska sjáldan eitt mál sum hevur verið so marbeitt av so nógvum pørtum smitta málið so ati tað er engin ivi í hetta verður eitt mál sum sum ser nokk strúkandi gjøgnum í løgtingið tí at vit kunnu ikki bíða við at fáa gagn av teimum tær vitanini og ikki minst tær tær tær útbúgvingini sum kemur astendist aftaná hetta her hugsa vit um at fáa eina sovorðna miðstøð í føroyum so er hetta eisini viðvirkandi til at lesandi bæði í føroyum fróðskaparsetrinum fólkaheilsustýri granskingin vera ei partur av hesum her og at yngri læknar og aðrastaðni frá ella starvsfólk aðrastaðni frá koma at søkja til føroyar so at tað gera hetta opnar upp fyri nakað sum vit kanska ikki í dag geva okkum far um hvat kann blíva í framtíðini so vit blíva kanska eitt trekkplástur til ein vitandabanka sum kann geva nógv av sær í avleiddari vinnu so at hetta var míni orð og eg vóni at ella eg sigi tað eg vóni ikki vit hava fingið vit skulu víkja fyrá allar tíðarfrestin og eg haldi m vi kuna fegnast øll somul seinni í dag tá ið málið færin endaliga triðu viðgerð takk fyritakk fyri eg haldi tað blíiva eit sindur friðarligarinú
nú men eg hopi ikki at talarin læt seg órúgva alt for nógv eg haldi mann hoyrdi betri fundin aftast í salinum enn framsøg kvinnuna so tað er ein viðmerking frá edvi jacobsen ger so væl ja tað er so sama senni
eisini sum eg sjálvhr tað verða spentup etta málið og tað eisini tí at tað eru diabetist taðer øiliga útbroytt tað er øiliga nógv fólk atdrara seg um og eisini ta granskingin ger tað at mann fær alla ta nýggjastu vitanina um innanfyri hetta øki og vit kunnu helsu vera ímyntakum akkurát hvat liggur í tí tá ið ter komu at virka men tað eisini at teir ungu læknarnir eisini velja føroyar til tí at granskingin blívur enn størri størri høpi og og tey kunnu mansigur útvega sær meira vitan í føroyum í staðin fyri at fara uttanland at granska og so at tey sum hava e er altíð kunnu hava møguleikar fyri at fáa tí bestu viðgerðin sjálvtum hon er góð í dag men hon kann jú saktans blíva betri so so tað er tað haldi er er sera spennandi mál sum sum vit nú hava fingið fram aftur takk fyri frú forkvinna jósa samuelsen ger so væltakk fyri
tað sum eg fegnist
menest øgiliga nógv um tað er at forkvinnan í diabetsfelagnum sum edvar jacobsen sigur sigur at vit hava góða viðgerð dabetsviðgerð í føroyum og og at hon eisini allíkavæl fegnast um at vit fáa eina miðstøð eina diabetrni miðstøð har sum kann lyfta okkum uppaftur nógv longu fram tað eru eisini børn sumsumfáa dabetris smábørn og tað eru ngar ungar mammur og tað er ikki bara at siga hatta at bøubarn og hava diabetis tað er øgiligani komplekskt og líka eini viðmerking til forkvinnuna so er tað rættiliga ørkymlandi at standa og tosa tá ið mann iki eingong koyrir seg sjálvan so hopa ikkit at avspeglaði for nógv takk fyri takk fyri vónandi fingu øll tann góða boðsk
hjá rósi samuelsen við tann næsta røða verður siri steenbergger so væl takk fyri frá fólk
ja eg haldi at rósa samelsen hevði ein fínan boðskap og visti mann skal taka framsøgurøðurnar tað er ikki mín uppgáva men so haldi eg eg má bara siga at framsøgrøðan hjá fólkaflokkinum var ikki í tinginum verdu men til hansara forsvar segði hann hann visti ikki hvat tað stóði iki um men nú er uppskotið so komið um at heimyla landsstýrismanninum at taka ímóti hundrað og einogtjúgu milliónum yvir tey næstu tíggju árini og tað er so ein tólv milliónir um árið visti tað verður býtt upp ár tað soleiðis lesi eg tað tað verður tað tað er rætt at hetta málið evr verið frammi fyrr tað var frammi í átjan og tað er eisini rætt at tað yvir fyri grunnunum tá varð sagt at tað er vorðu nakrir ivaspurningar at mann hevði ikki tíð til t arbeiða við tít akkurát tá men tað er eisini rætt at tann gamla trivnaðarnevndin var niðri og vitjaði novo og tók samstarv upp í á sumri í nítjan tað hoyrir við til søguna men eg haldi at tíðin sum er gingin síðan hevur eisini bara váttað at hetta er eitt mál sum má viðgerast sera væl tí at pá einlan máta er málið flutt yvir til tað at har sum mann helt at mann kanska átti at avkæra t eftir einum degi har hevur mann nú brúkt trý ár so tað er eitt mál sum krevur nakað tí tað er rættiliga prinsipielt og nú er so komin ein ítøkiliga avtalað á borðið so nú vita okur hvat okur hava at fyriahalda okkum til og sjálvandi vilja øll vera við til at betra um sjúkruviðgerð tað kenni ikki eitt eina eniskja menniskja sum ikki vil tað sum stendur í avtaluni tað er at mann hevur fingið eina játtan sum við deild yvir tíggju ár og tað gevur so áleið tólv milliónir árliga tað stendur ikki akkurát hvussu nógvir pengar er til íløgur o hvussu nógv er til til til virksemi men onkur nevndi her at eð helt tom helt men tað má mann so finna út av í nevndini og so stendur tað eisini at tað skal ikki fara til ta vanligu viðgerðina ats tann vanliga viðgerðin sum er í løtuni hon skal halda fram men hetta skal vera til ting sum liggja út yvir tað vanliga og har er so nevnt sovorð sum ataltso at granska og gskriva bdegur og at eftirútbúgva starvsfólk at talgilda gamla sjonalur og at fáa okra undirstøðukervi við also alt tað talgilda jonal systemið at tosa saman til dømis ø og so er tað nevnt eisini at mann skal byggja út í í sambandi við sebygningin skal mann byggja út og har erur so sagt at tað verður føroya landsstýrið sum verður eigari men at mann hevur nakað inni sum sigur tað at í tretivu ár er tað norðurgrunnurin sum hevur ræði á hvat mann brúka bygningin til vissi nú avtalan skuldi steðga aftan á tíggju ár tí avtalam r bindandi í íggju tíggju ár men hon kann steðga aftan á tað men hon kann eisini for leingjast fýra ár senn sog ikki ha list tað og so hevur tað næsta prinsipiella í hesum her málinum eisini verður tað ati hetta ambilatoriið sum fer fer at verða bygd ella deildum ella miðstøðin stendur í her ø tað er samansett øðrvísi enn restina av av heilsuverkinum tað skal hava sína egnu nevnd ella sítt egna stýri tað verður undir leiðslu av medisinska deplinum men tað verður statvek eitt stýri sum kemur at sita fyri sjálva miðstøðina og tað er tað stýri sum akkurt um leggur út í kortið hvussu mann setir hesi ymisku átøkini í verk og eg haldi at tað er nokk so týdningarmikið at nevndin fer greina akkurát sum hvussu er tað hvussu verður akkurát tað skipað heilt ítøkiliga altso hvør er tað sum í veruleikanum hevur ræðisrættin á hvat hendir innan fyri hettaher økið verður tað henda nevndum ella eta ella eta altso verður tað fakliga grundað tað sum fyrigongr tað er væl tað sum okur eru gjarna vilja hava sjálvandi og sjálvandi tá ið tað er ein ein so stór ætlan so er tað sjálvandi viktigtat hyggja eftir hvat okur fáa men eisini hvat okur geva og tað má vera soleiðis at mann eisini hevur loyvi til at seta kritiskar spurningar til so stórar ætlanir hevur mann ikki tað so er man í einum totaliterum tilstandi og tað hava okur so ikki e men tað sum eg síggi og er sum kann geva nakað tað er serliga granskingarparturin sum er eru eru áhugaverdur tað er alað við at talgilda eisini nógvar gamlar sjonalur aftur frá níggju stendur í dag og tað at tað fara at at tað verður ein ein meira generell granskingareind tað haldi eg r er spennandi og tað er eisini spennandi visti mann kann gera meira ina fyri fyribyrging og eisini er tað nevnt hetta her við at hava aktsom undirvísing og skúlar fyri sjúklingunum tað haldi eg ljóðar eisini sera áhugavert ellars hav okur eina haldi eg mann kann siga eina rættiliga góða diabtr viðgerð í dag men hetta er so t tey tingini sum kunna koma afturat sum bara kunna gera tað uppaftur betri tað sum eisini stendur í her tað er tað at føroyar eru øgiliga áhugavert at granska í hetta er eitt nokk eitt av teimum fáu støðunum í heiminum har tú kann granska í einari so avmarkaðari populatión sum hevur havt so lítlu ávirkan úti frá og tú kansn kann granska í tí samlaða fólkinum altso tú kanst fáa allan tíð á betribólkin við í eina gransking tað tú kansn iki fáa allar tjabripasgentanr við í einum stórum landi men tað kanst tú í føroyum og tí eru okur ótrúliga áhugaverd granskingarhøpi og tað er akkurát sum tað sum haldi eg liggur sum grund fyr at at grunnurin eisini hevur áhuga í at at koma inn o ta er so ein stórur grunnur við nógvum pengum og samstarvið reisur sjálvandi teir spurningar sum eg eisini havi nevnt sjálvandi vilja okur tryggja okum at mann framhaldandi í føroyum mennir diabetsviðgerðina tí tað fer ikki at liggja í hesumi her at mann ikki í hesum her fer at at frásiga sær ábyrgd av tí vanligu viðgerðini tí tað sum hetta letur tað er nakað sum er út yvir tað tað skal sjálvandi vera okra ábyrgd og so mug okur sjálvandi hava trygd fyri at okra persónsupplýsingar eru vardir okra íleguru vardar og á granskingarúrslitini verða altso er ikki nakað sum sum ikki kemur okum til góðar o sum okur hava ræðisrætt á ø og so eta hefta her við bygninginum sum eg rokni við mán venda aftur til tá ið málið kemur tá ið tann verklagslógin kemur ø men men men tað er meira hett her við at vissu samstarvið heldur uppat aftan á tíggju ár tað kundu ikki vita ella k egin gott vera tað forsetur men so hava tey stadvek ræðissett í tretivu ár og so hetta her við hvørja ávirkan nevndin hevur og so haldi eg tað ein ein spurningur sum eisini er er relevantur at hyggja uppá og tað er í mun til sjálva viðgerðina verður viðgerðin meira seuntraliserað okur hava arbeitt nú í ta síðstu nókk so nógvu árini við at fáa viðgerðina út har sum fólk búgva við at verað úti á staðnum og hava kostráðgevarar úti í økinum og hava sjúkrarøktafrøðingar úti í økinum og og fótrapeitar g annað sum eru úti allastaðni at at verur tað meira seentraliserað ella heldur alt tað bara fram sum hevur verið og hitt sum kemur er so nakað sum kemur afturat tað haldi er nokk so viktigt at fáa at vita t tað var hvørfall entersant at keur vorðnu niðri og hugdi at tey høvdu til dømis eina serliga deild sum sum viðgjørdi tey øgiliga truplu sárini sum fólk kunna fáa á á báðin serliga sum hava diabetiskt tað er nakað sum í hvørfall kundi verið við til at at lyfta okkum visti mann kundi fingið tað og hev er eisini nevnt útbúgving av sári sjúkraafrøðingum tað hevur mann útbúgvin fyrr men her kannmann so gera teg einum øðrum høpi men eg hugsi bara at tað er viktigt eisini at tað er lækt hjá altso at atgongdin hjá fólki er lætt til viðgerð tí tað er faktisk ein tann størsti parturin av fyribyrging at tað ikki er trupult at at sleppa til so bara ein ein sorornur tanki og tað er hetta her við at okur vita at í dag so fáa øll sum hava diabetes eisini eygnalækna kanningar og tað er heilt ótrúliga langa bíðitíðir innan fyri egnalækna øki og tú vísti at næstan óansæð hvat tú ger so blíva tær bíðitíðirnar við at vera at eg veit ikki um tey pp á nakran máta hevði borið til at at at ein eygnalækni hevi verð tilknýttur í hesum her soleiðis at tað vanliga egnalækna systemið hevði kunnað koyrt eitt sindur meira óávirkað eg trúgvi teð hjálpt ein heila deild tað er so bara eitt hugskot men nú fer málið í fíggjarnevndina og har verður tað sjálvandi viðgjørt eg haldi tað er áhugavert serliga í granskingarhøpi okur vilja flyta okkum fram men eg haldi eisini tað er neyðugt at fáa greiðið á at okur hava trygd fyri okra upplýsingum fyri okra íløgum og fyri granskingarúrslitum og fyri framhaldandi menning av okra øki og sjálvandi ynskja okur øll at fáa eina góða viðgerð og gera tað sum tænir sjúklingunum takk fyri takk fyri tað eru tvær viðmerkingar tann fyr a
frá høgna hoydal ger so væl frú forkvinna ja ein rættilig herfer ella ein kampanja
tfór í gongd tá ið siðurstenberg umsæt heilsumál tí hon segði tá ið hon fekk ein fyrispurning frá nuunordisk atmann kuldi sjálvandi fáa tay at kanna og lýst væl og virðiliga að kundi man kki gera beinanvegin og tar fór at taka fleiri ár tað er tað so longu núg gjørt og nú liggur so tað borðinum sum vit kunnu meta um er samdur siður stenberg at granskingarparturin sær áhugaverdur út men nú liggu tað av tinginum at fáa lýst allar tættir í hesn her hvussu tað kemur at hava týdning fyri okkara heilsuverk hvussu nógv fer til bygningarnar hv hvør hevur ræði eisiniher kanska tretivu ár og sjálvandi skulu vit gera tað og tað standa vit viðogtjóðandi sjávandi gera vit tað sjálvt um sjálvt um onkursgr htat bara danskir pengar ja vit eru eitt sinur meira skeptisk tát mann roynir at brúka danskar pengar til at siga tað at vit ikki klárata sjálvir tí sjálvandi er okkara egna diabetrisviðgerð eisini ívaksin nógv seinastu árini g honkann eisini mennast nógv í altjóða samstarvið bæði við danir og við aðrar við við aðrar tjóðir og aðrar granskararsiri stenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna
ja ofta er tað soleði
plása at at tíðin hon hjálpir til í nøkrum málum og akkurát tá ið tað kemur til hetta so haldi eg tíðin er verið góð tí eg haldi hon hiv prógvað at hetta málið var ikki so einfalt tí visti tað var tað so hevði tað kanska verið avgreitt innan fyri ta fyrstu tingsetuna ella eitt annað men her vórðu rættliga nógvir stórir spurningar og her liggur eitt rúkta arbeiði sum okur hava fingið eisini í hesi bókini her har oku kunna lesa alt tað sum anhevi verið ígjøgnum og taðhava sitið nógvir bólkar og arbeitt men eg má bara siga at kanska hevði mann so stórt álit á mær at mann roknaði við at eg gjørdi tað sum eini eini hálvtrýss fólk hava gjørt í trý ár upp á ein dag takk fyri bjarni kárasom petersen gersovæl

gnunm sum eg stúrir nógv fyri tað er hetta her við við data altso í hesum her skjalinum so so sum eri kanska eini fimmogtjúgu síður har verðu data nevnt eini hálvfjerðs ferðir tí tað er so týðandi fyri hvat tey ætla at fara í holt við og eg veit at tað stendur at at numnordisk ikki hevur rættindi til til úrslitini av granskingina og tað er sjúkrahúsin sum hevur tað men men má minnast til at nunorik nunordisk fundurin er størsti fundur í danmark og og oyður bæði nnordisk felagið og nowoshaims og tað er bórskrásett og tað er nakað tað er taða ein fyritøka sum fer eftir profitti tí tí ivist eg eisini í ella stúrið er fyri at datai hjá føroyingum kann brúkast og kanska seljast til triðjar partar til at eg vetki framleiða insulin til usamerikanska marknaðin ella eitt annað tað eru nógvir sovorðnir harir ósvaraðir spurningar har eg føli at tað er kanska ein vinningur hjá teimum sum vit ikki síggja takk fyri siristeberg ger so væltakk fyri
forkvinna ja dáta er tað nýggja gulfið
tað nýggja gullið tað er hvussur tað man sær allastaðnini og teir spurningar sum bjarni kárassen reisti nú tað eru teir spurningar sum eg haldi eru teir allar týdningarmiklasti at fáa greiði á eisini í nevndini at tað er full trygd fyri tí nakað er beð skrivað í her tað eta í ætlanini men men men eitt sum eg hugsi um afturat sum nevndin má eisini viðgera tað er tað at okur hava eisini fingið eina nýggja dátuverndarlóg og hon ger tað at tú ikki up á sama máta skal søkja loyvi í dag men at tað verður hvussu hetta tað etur at nú er tað eftirlit altso tú fer at kanna um tingini í ordan tað vil siga at at tað er kanska eit lítið sindur lættari at at fara um persónsupplýsingar nú tað haldi eg krevur at at mann hyggur øgiliga væl eftir tí partinum tí at tað er ein heilt heilt nýggj støða í mun til bara tá ið heta her arbeiðið kom fram takk fyri ja tann næsti røða verur stefan klein poulsengers
væl framsummaður fyri miðflokkin takk fyri frá forkunná
hetta málið snýr seg um eitt samstarv við noður nordisk sum saman við landsstýrinum skal seta stenoo miðstøðina á stovn og og og tað sum liggur í hesum her er at hetta samstarvið skal strekkjast yvir yvir tíggju ár í øllum førum í fyrstu atløgu og vit tosa um hundrað og einogtjúgu milliónir krónir sum koma frá hesum fondunum pluss tvær milliónir sum mann kanska longu hevur brúkt í hesari tilgongdini sum eru farin fram seinastu árini og hartil í hesum hoyrir ein ein bygningur eisini uppií sum skal knýtast upp í cbygningin sskyltarætt og og mann kann millum anna eisini nevna at at at nevndin sum kemur at stýra hesumher prosjektinum er manna fólkum frá frá okkara síðu í sjúkrahúsverkinum og so ein úr nowinordisk

harra formaður eg eg veit øgiliga lítið um diabetis tað er ikki nakað sum eg síggi nógv til í mínum hjá mínum nærmastu men men støðan er tann at at trý túsund føroyingar hava diabetis o tað tað ivirveiska ivirveiskar meg at tað varu so nógvir føroyingar sum sum hava diabetis har av tvey hundrað og hálvtrýss hava typið eitt og sjeyogtjúgu hundrað typ tvey og og typa eitt eru nokk meir nógv meira agrassiv enn enn enn tann seinna men men tilsamans trý túsund føroyingar ið hava á diabetis og tí er hetta eitt øgiliga aktuelt mál í føroyum og og avleiðingarnir tí avav diabetis er kann vera møði tað kann ganga út yvir eygu nýrø og og enda føtur stenda so er tað og ikki minst hjartað sum mann vil ansa eftir og og tí krevja hesir básentarnir eina góða viðgerð fyri at tryggja teimum lívskvalitet og og eisini eitt eitt langt lív

og vissu vit fara aftur til hesa avtaluna so so er tað sum sag hesin bygningurin km við og sjálvandi nógv upplæring og annað uttan eg farið fyr nógvar detaljur so so stendur at at tey fyrstu fýra árini har verður ein innfasing og á hesi somu fyrstu fýra árini frá trýogtjúgu til seksogtjúgu skal hesin bygningurin byggjast fyri góðar trýss milliónir og sum onnur hava borið fram so so havi eg eisini mítt skepsis um um hetta kemur at halda tí at er ikki var at peika fingrar eftir eftir landsverk ella øðrum fakpersónum men men tað eru bara so eitt kolusalt trýst á samfelagnum og og samfelaslukjølini koyra øgiliga skjótt og og tað verður bygt nógv og og og so kann tað vera óvæntaðir faktorar uttanfrá sum eitt nú kríggið sum hevur trýst prísirnar øgiliga langt uppeftir og og otí tí eg má sjálvandi huga at seta spurning við við prísin og ikki minst um um tíðarætlanin fer at halda tí at fortreytirnar eru kanska ikki líka góðar sum tær hava verið áður at at byggja í beint nú bæði hjá privatum og og tí almenna

og visti mann hyggur eftir ummælispartinum til hetta her uppskotið so eru ongar almennar hoyringar gjørdar og ogtí er tað eit sindur ringt at at at finna tav hvat partarnir siga um eftr men men partarnir hava verið altso verið við við í hesari tilgongdini so tað hava verið við til at mynda hesa samtaluna og og og krita banan upp og tað er sjálvandi øgiliga gott men men vit vit fáa ikki nógv innlit í hvat hvørj partur heldur vit sum sita her í løgtinginum og og skulu ja taka støðu tl

og ogog tað er kanska eg tað síðsta so ferin komin nei eg veit ikki um ta er bara eru tann reint tekniski tekniska gongdin ella ikki altso her er eingin avtala við í hegpeint v vit geva landstýrinum eina heimild til at taka ímóti pengunum men hvar er avtalan vit vit vit síggja visjónir og annað og og hvussu í stórum trekkum hvat mann ætlar at gera men men her er eingin avtala sum vit taka støðu til her nú og tí tí hevur bar hug at spyrja hvar hvaltso hvar er tann avtalan í øllum hesum siga vit ja til hesar avtalan nú ella er tað er nakað sum kemur seinni soleiðis at mann fær meira útgreina hvar hvar pengarnir fara hvussu hvussu tað verður við við data og annað og og forplyktilsi altso okkara okkara forplyktilsi og forplyktisi hjá hinum

og og har haldi eg sjálvandi at at alt alt má á borðið soleiðis at at fíggjarnevndin og og tingið fær tikið ordiliga støðu til annars eg skal ikki brúka nógv aftíð afturat eg haldi hetta er eitt eitt spennandi prosjekt tá tað er sagt og og landsstýrismaðurin vísir til til hendan faldarin sum sum er viðheftir sum eitt fylgiskjal men men eg síggi ikki avtaluna har ð o við smálutum um faktiskt hvat vit forplykta okkum til ghvar pengarnir og alt fara tí at visti nú vit siga thetta hetta byggiprosjektið blívur nógv dýrari jamen so er tað vit sum hanga upp á tað og og tað er øll hesi tingini vit skulu taka støðu til og

at áso nógvir upplýsingar verða verða givnir sum til eru takk fyri harra formaður bjarni kárasom petersen er eina viðmerking
takk fyri harra formaður og takk til stefan klein poulsen fyri eina røðu
sum eg eri samdur í at steðja hetta her við at í dag viðggja vit eitt uppskot um at taka ímóti tær hundrað og einogtjúgu milliónir krónur tað eru fáir politikarar sum fara at siga nei til tað men vit kenna ikki smálutirnar í avtaluni og mann má ikki gloyma at ein slík avtala fer at binda løgtingið potentielt vist at skuldi komið meirutreiðslur av hesari verkætlanina longri frammi í tí tað haldi eg eri øllum førum rættiliga principielt eg haldi at mann veit kanska rættiliga lítið sjálvur stúri eg øgiliga nógv fyri at her við dátainnsavnan og dátaviðgerð tí at eg haldi at at tað má vera ein orsøk til at mann ella tað kann ikki bara vera av reinari vælvild at mann at mann frá nógv norðursgrunnum ger eina eina slíka íløgu annað annars haldi eg at at eg føldi meg rættiliga samdanna í tí sum stefan klempolsøn hevði at siga takk stefan klempolsøn
ja harra formaður og tað tað er akkurát tað sum stendur í sjálvum lóga
borðtekstinum tað er at tað verður givið heimild til at taka ímóti hasum pengunum og og tí undrar teg mær bara hvar altso hvar smálutirnir eru rundanum jú vit vit hava fingið vit hava fingið nakað a upplýsingum men men eg síggi ikki sjálva avtaluna viðhefta í her og o eg hugsi bara hvar hon er í øllum hesum soleiðis at vit fáa svarpa hvítt hvat tía tá tað kemur til meirútreiðslur og eisini bygningurin bygningurin sum sum verður bundin til hetta endamálið í tretivu ár hvat hvat seg sjúkrahúsverkið um um fimtan ár sigi e orka at vit vit vit mugu umraðfesta og taar tað eru tað er aðrar sjúkur ella okkurt heilt annað hvhvat merki hvat hevur tað so tíð at vit svt skuldu broyta kós tá vit hava bundi okkum til hetta her og og ikki minst allar dáturnar sum bjarni kárasum petersen rinni á og nokk kemur at siga meira um í sínari røðu nú takk fyri hara formaðurja takk fyri næsti røðari er bjarni kárason petersen

harra formaður vit viðgera eitt eitt í grundini einfald uppskotið sjálvum sær um at at landsstýrismaðrin fór heim til at taka ímóti hundrað og einogtjúgu milliónir krónir frá numonorðdisgrunninum og sum skal brúkast til a á fíggjarakstrinom fíggja íløgur ella løgur til at gera eina eina so nevnda stenumiðstøð í føroyum stenumiðstøðir kenna vit frá millum annað grønland og danmark tað eru granskingar miðdeplar viðgera miðdeplar fyri fyrst og fremst diabetis mene men í hesum her uppskotinum snýr tað seg eisini um endu krinologiskar sjúkur annars og hetta málið er fyrisovítt nokk so gamalt og nú hevur landstýrismaðurin í heilsumálanum so arbeitt við nonorðdegsgrunnin um at fáa sett á stovnar á stegnum í miðstøð í føroyum og tað sum kanska eg havi at viðrmerkja til tað er ati at til dømis er eitt handrit her frá frá frá nu norðdegsgrunnunum í samstarvi við við landsstýrinum sum egentiliga er fyrst og fremst eitt eitt sølupappír eg haldi at at mann sjálvandi fassetir nakar rammir fyri hvussu samstarvið skal skal fungera og hvat fyri virksemið skal fyriganga á hesari stenumiðstøðini og hvør fíggingin eru so framvegis og tað í sær sjálvum er fínt nokk men eg haldi tá tað kemur til eina so stóra verkætlan har eini grunnur sum er størsti grunnur í danmark yvirhøvur grunnurin hevði tjúgu tjúgu eina formugu upp á fýra hundrað og sjeyoghálvtrýss milliardir krónur og hevur eisini eitt dótturfelag sum eitur noðonordisk holding sum hevur feløgini bæði novonordisk og novushaimbs sum virka eftir einum vinnuligum grundarlagi innan fyri medisinalídnaðinum tá havi eg táð loyvi eg mær sjálvum at spyrja hvør líkasum meiningin er ella hvør úr tøkan skal vera fyri nóum norðdiksgrunnin eg haldi tað framgongur rættiliga greitt hvat ið føroyingar g kanska serliga føroyskir diabetrisjúklingar fáa burturúr alt gott um tað tað taki eg fult og heilt undir við egentiliga haldi at vit hava eina rættiliga góða daabetriviðgerð í føroyum sum er men sjálvandi fer eingkin at seta sær upp ímóti onkan blíiv uppaftur betur men her er sot kaki um blívur uppaftur betur tí at hendan stenumiðstøðin fyri at kunna innsavna data frá føroyingum spesifikt føroyskum diabetikarum til at kunna in innsavna og viðgera dáta og brúka ta tey granskingarúrslitini til fyrst og fremst nakað munagott fyri sjúklingin men tað sum eg ivist í er hvat annað kann tað brúkast til í sær sjálvum er tað í øllum førum fyri mær problematiskt at mann fær so góða atgongd til bæði elektroniskar læknarsjurnalur mann fær atgongd til ílegusavnið mann fær atgongd til data hjá apotesverkinum mann fær data hjá her stendur enntá sosiali og konomiskur forholdr so tað er eitt sindur eg haldi í øllum førum í mun til hetta her handlitið sum er rættiliga væl úr hondum greitt stendur ófatiliga lítið um hvussu tað verjir borgarin í mun til datainsavning her stendur nógv um at mann fer at behandla og brúka data til nakað munagott tað haldi eg deiligt men tað stendur øgiliga lítið um um tað har stendur líka heilt stutt vissi eg kanni viski eg kann endurgeva harra formaður ger so væløh
tryðjuhos vesini tá rættihetirini til resultaturini av alforkning utført i s tsc samt allí dáta dbtiderossia nuur norðdisku fundurin harer yngni rættihetir til resultatini av dnforning tað er utførpo s t cf og so eru tað ein fótnota fótnota sum hoyri til sum kanska ikki so relevant tað haldi eg er betryggjandi men eg veit ikki um tað er nóg mikið tí at eg føli at tað fyllir for lítið í einari frágreiðing har tað næstan bróðurpartin snýr seg um dátuinnsavning og dátaviðgerð at mann so hevur bara hatta avsnittið í øllum handritinum sum bara snýr seg um um dátuvernd tað tað færa onkrar klokkur at ringja hjá mær í øllum førunum og so er tað hitt sum sum steffan klein poulsen var inni á við at vit vit binda okkum kanska til nakað sum sum sum vit kanska ikki ynskja longri frammi í tí avtalan er møguliga ikki so góð sum hon kundi verið tí at tað er møguleiki fyri at tað vera nakrar meirútreiðslur í sambandi við verkætlanina sum løgtingið altanáa líka fer at játta til til endamálið tí at ja søgan fortelur at vit eru ikki vit duga ikki at siga stopt tá tað kemur til meirútreiðslur og meirakostnaðir tí tað skal hóast alt gerast men tí er tað nemiliga um mann skal gardera seg nú heldur enn at tað kemur ein eykajáttan tá og vit faktiskt ikki kunnu gera annað enn at atkvøða fyri tí bindur hetta egentiliga løgtingið bara soleiðis við hvussu avtalan ella rammurnar fyri avtalurna er samanskrúvarar og tað loyvur megtil mín næsta punkt sum er at her fyriliggur eingin konkret avtala sum mann kan fyri halda seg til vit hava handritið sum er í stóran mun fyri mær at síggja eitt salgspappír ella sølupappír sum onkursvegna skal selja í degina um stenumiðstøðina alt gott um tað men vit kenna ikki smálutirnar í avtaluni og tað ger tað at tað er ófatiliga ringt at taka støðu serliga í mun til ta ivamálinum mann hevur við datuinnsavnan hvar dataið kann brúkast hvør kann fáa tað er tað ein triði partur sum kann fáa atgongd til tað kann tað fara til produktmenning og so framvegis og so framvegis tú má má minnast til sum eg byrjaði við at siga at tú hevur nú norðdisgrunnin sum hevur eitt háldingfelag sum hevur tvey feløg sum er sum hoyra undir medisinalídnaðinum eg vil siga kann lesa úr heimasíðuni hjá novunorðdeksgrunninum sum har teskriva um teirra endamálsorðing nuvunordisk fondin er ei dansk er vervsdrivin í fond metoformol at ukur er stabiltfundamentfordin er vervsmessu ág fortingsmessu virksemhet sum drivist á celska noðurgruppin nomurnordisk og novurshaimbs og att tstótti til vitinskapligu homanitera og sosialur formá soleiðis sum tað verður fortalt so er stevnumiðstøðrin sum skal gerast í føroyum taðn seinna tað er til vitenskapligu homanitera og sosialur formál men eg havi ein illgruna um at har er onkur vinningur eisini til novornorðdisk fundin fundurin ella grunnurin hann verður fíggjaður av vinningsbýti frá norðdisk as og novurshaimbs as og tað vil siga at tað eri áhuga hjá grunninum at hava tvey feløg sum tá ið tey eiga meirilutan í og bara tað við at tað er eitti ein grunnur sum hevur feløg ella sum færið sínar inntøkur frá teimum feløgunum sum eru bórðkskrásett í keypmannahavn sum jú í sínari náttúru er profittsøkjandi tí loyvi eg mær at ivast í hvør vinningur er beinleiðis ella óbeinleiðis hjánovunorðdisk ella hjá nommonordisk grunninum tað er sjálvandi nakað sum mann kannsum kanska er eitt t sindur ringt at pápa ika og tað kann enntá vera soleiðis at teir eru simpultenn bara so góð viljaðir at hetta er bara fyri sosial og humaniterog vísindalig endamál um so er so verði eg í øllum førum noyddr noyddir til at eta hattin men eg haldi eisini at tað eru viðkomandi spurningar at seta tað sum til dømis ja nú snakkar meg et her við datainsavnan tað ætlar mann at fáa alt á ein savnaðan plattform og tá haldi eg tað er øgiliga týdningarmikið at vit hava fólk til at hondhevja dátuverndarlógina ella ella lóg um vernd av persónsupplýsingum tí at vit vita at eg haldi siristenberg nevndi ta data er taðn nýggja gullið tað er tann nýggi kursurin tað er tí at vit ikki betala fyri millum annað facebook og instagram tí at vit betala gjøgnum data og tá ið vit fáa so segði hann ókeypis viðgerð fyri diabetis úr einari stenumiðstøð sum verður fíggjað frá nomnorðdesgrunninum jamen tá betala vit p á onkran annan máta enn kontant so tí haldi e at hetta eri øgiliga viðkomandi spurningar at seta og tí vóni eg eisini at fíggjarnevndin fær høvi til at seta hesir spurningarnar tað kann jú eisini vera at at at tann illgrunin ela teir illgrunar sum eg havi øh hslett ikki hava haldað í veruleikanum men eg haldi tað er skyldan sum løgtingslimur at spyrja teir spurningarnar tað var tað sum eg hevði at siga í hesum umfari annars er hettasjálvandi í sær sjálvum ein spennandi verkætlan men eg haldi eisini at vit mugu syrgja fyri at tað er ein avtala sum sum ikki bara sær heilt fantastisk út nú og vit ikki kenna teir aðn goymdi kostnaðirnir sum kunnu liggja aftanfyri og tað má útgreinast øgiliga væl takk fyri harra formaðu uvang ein ena
áhugaverdur og og dugnaligir partar við í hesari her tilgongdini um ein uppskotið heur ikki verið til hoyringar og ter ikki ætlanir um at koyra tað til hhoyringar men eg sakni tann partin sum hevur nemliga við hetta her við data at gera siðsemisnevndin ikki verið partur av tí etiska ráðið datueftirlitið eg kundi hugsað mær at vita hvat røðaran heldur um tað takk fyri bjarni kárason ger su væl
takk fyri at fáa mær og takk til ruth ruttvang fyri spurningin sum eg nevndi í røðuni
eisini so er hetta her handritið her hetta her einogtjúgu síður langt um hvussu fantastiskt tað verður fyri diabetersjúklingar í føroyum men har eru tríggjar reglur um hvar dataið fær tað haldi eg ikki kann forklára í nóg stóran mun hvat ger seg galdandi í mun til dátainnsavnan og viðgerð tá tað snýr seg um eitt so stórt prosjekt sum har bróðurparturin snýr seg um datinsavning og og og hartilhoyrandi analýsa og viðgerð altso et tað bara eru tríggjar reglur um tað tá fara klokkurnar hjá mær at ringja og tað er heldur ikki soleiðis at eg eg avi eg havi hug til at taka tær tríggjar reglurnar fyri góða vøru síða jamen so man verið í ordan nú hava vit garderað okkum nei vit hava brúk fyri fakmyndugleikan sum fyrst og fremst hugsar um verndina av borgarunum og verndina hjá brúkaranum tí tey kunnu kanska hava eitt annað sjónarmið ella í øllum førum nevna nøkur ting sum ikki verða søkt í teimum trimum reglunum sum nú eru í handritinum takk fyrijatkertaeint

tíen eg havi rættiliga nógv ivamál og spurningar um hetta uppskotið

sum eg lesi hetta uppskotið so bindur tað heilsuverkið og landið niður í nógv ár í framtíðini um fyrsttaka sebygningin av landssjúkrahúsinum hann verður bundin niður í tretivu ár og skal bara brúkast til eittans endamál sum ein privatur grunnur dikterar ein avtala verður gjørd í tíggjuár kostar hundrað og einogtjúgu milliónir tavil siga atað eru tólv milliónir um árið og tað er til rakstrar og løgur og so stendur á síðu fýra nei síðu seks í uppskotinum víst tað sig at bygningurin verður dýrari enn ætlað aftan á byggingin er byrjað má landsstýrið taka støðu til hvørja avleiðingur hetta fær fyri byggjaríið men um norðdeksgrunnurin hevur boðað frá at grunnurin ber ikki møguligari meir útreiðslur fyri byggingina haldi eg sjálvandi er øgiliga skilagott av grunnunum men eg hugsi hvar er landsstýrið skal landsstýrið so bera ella á landi og føroysku skattgjaldarin ber á moirkostnaðin um tað verður ein sovorðin tað vil siga at nó norðdegsgrunnurin hevur tryggjað sær at tað ikki rindað meira enn tólv milliónir um árið í tíggju ár ella faktiskt fýra milliónir um tað skal og so er tað bara føroyski skattgjaldarin sum skal rinda ein møguligan meirkostnað og eg haldi tað er rættiliga undarligt so tí má eg spyrja landsstýrismaðurin hevur landsstýrismaðurin og hevur heilsumálaráðið ella onnur tryggjað sær at landið tavilsiga skattgjaldarin ikki skal rinda fyri møguligari meir útreiðslur av byggingini ella hvussu ætlar mann at gera tað tí altso vit vita av ringum royndum at bygging ger gerst rættiliga kostnaðarmiðmikla ofta kostnaðarmiklari enn tað sum upprunaliga varð ætlað og tí mátað vera púra greitt hvar ein slíkur meirkostnaður skal enda tí tað nyttar ikki at siga her at tað verður eingin moirkostnaður tí tað verður tað ostani og hvør stendur við rokningini um tað verður ein sovorðin so er tað harra formaður á síðu fýra í uppskotinum stendur í virkisætlanin stendur á landi í bygningin hóast talanir vórðu samstarv í tíggjuár tað vil siga í tíðarskreiðnum frá fyrsta januar tvey túsund og trýogtjúgu til einogtretivunda desembur trýogtjúgu skal bygningurin fyrstu tretivu árini brúkast til virksemið hjá stmiðstøðini eftir hetta ger landið sjálvt av hvat bygningurin verður brúktur til sostatt verður bygningurin bundið niður í tretivu ár tí sum eg dugi at lesa tað so kann einki annað virksemi vera í bygninginum í tretivu ár tí longuri niðri á síðu fýra stendur um samstarvið millum landsstýrið ognonorðdegsfondin heldur uppat áðrenn tey tretivu árini er farin skal bygningurin brúkast til upprunaendamálið tað sum eftir er á tretivu ár á tíðarskeiðnum um landsstýrið ynskir at brúka bygningin til annað endamál kann landsstýrið fáa rætt til tað men hetta er treytað av at landið endurrindar ein part av peningaupphæddini ílogurnorðdesfondin letur bygninginum letur til bygningin virðið á bygninginum verður avskrivað linjurætt yvir tretivu ár og eitt afturgjaldinum og norðdesku fondin verða ásett við støði í hesum altso sostatt verður landi bundið komandi tretivu árini tað kostar fýra milliónir tretivu ár tólv milliónir í tíggju ár men um landið nú ætlar sær at taka bygningin hjá sær sjálvum ættur jamen so skal landið rinda fyri tað tað haldi eg er øgiliga undarligt og so er tað eitt sum slett ikki verður nevnt í uppskotinum harra formaður og tað er kanska tí at tað er partur av øðrum uppskoti tað veit eg ikki men tað er hetta við atgongdin til ílegur hjá fólki altso gen og so framvegis og ræðisrættin hvør eigur rættin til ílegurnar hjá okkum sjálvum hjá hvørjum einsøkum menniskja hvørjar treytir eru fyri nýtslu av hesum tað kemur slekki fram í hesum uppskotinum eg veit gott tað liggur á skjal viðfest her tí tað er hesin her ein faldari eftir eitt petti av tí faldaranum sum novur norðdesk hevur skrivað og hann verður krivað hann r skrivað á donskum so tí fari enngeva okkut á donskum ja eg veit ikki hvør eg skriv nú sigur hvør er skrivað eftar men í øllum førum um hetta her skjalið sum liggur her her stendur við formansins loyvi um at endurgeva her stendur undir forkning um hesa miðstøðini at hava data um helið diabetes populationin í løpuata tjúgu trýogtjúgu allur persónur mær typi eitt og tvey diabetis botur frá sychus og almennt praksis skal regristreras iðen dattabasa ter kann andvendast til kvalitetsforbetringar altso skulu øll skrásetast í tí dattabasanum og verður tað ikki kravt nakað loyvi ella skuldu fólk ikki skriva undir tað vóni eg er nakað sum vit kunnu fáa meiri at vita um eg veit got tað irskii stendur í sjóvum uppskotinum at tað stendur í hesumher skjalinum sum liggur til ella liggur aftur við hesum uppskotinum og tað mugu vit vita altso skulu øll skrásetast ella er tað soleis at tey kunnu um tey geva loyvi til tað so eg havi rættiliga nógv ivamál í hesum her málinum her um nógvar spurningar og eg vóni at vit kunnu fáa greiða tí tá landstýrin maðurin kemur upp her um eina løtu tí fyri mær er eingin ivi at vit eiga øll sjálvi rættin hjá okkum sjálvum til ílegur o og annað og rokningin hon kann iki bara blíva send til føroyskar skattgjaldaran vit kunn ikki bara binda føroyskar skattgjaldaran niður í tretivu ár uttan nakað sum helst vit vita jú ikki nóg nógv um hettar takk fyrihara
takk fyri harra formaður ja tað sum eg haldi er
te rætt sum beinta løguð kemur inn á tað er hetta her við persónsupplýsingum at at tá ið málið kemur aftur ú nevnd so mukur sjálvandi hava trygd fyri at tann einstaki borgarin er vardur og hansara upplýsingar eru vardir tí okur vita jú at persónsupplýsingar data ílegur alt ta taðer gullvert og og tað eru nógv sum hava áhuga í at granska í tí og tað skal eisini granskast fyri at tað fyri at okur kunna menna okum men tað skal sjálvandi gerast soleiðis at tað er forsvarligt og at altso ognarskapurin er her og hjáv tí einstaka sum at menniskjanum sum sum letur seg luttaka í granskingini takk fyrija takk fyri ja tað er júst at tað er sum leturso
luttaka tí fólk mugu sjálvi
síga ja ella nei um tey skulu luttaka elta ikki og tað er tí eg ivist í at øll skulu skrásetast í einum grunni altso tað mugu fólk sjálv gera av og nú situ landsstýrismaðurin her og ja beinkinum er og spyrja um eru einki gott í sjálvandi er gransking altíð góð tað er einki við tað at gera men vit mugu sum løgtingsfólk vit mugu simpultenn eisini tað setast tor at seta spurnartekin við ivamál sjálvt um talan kann í ávísum førum vera um góðu mál vit mugu seta spurningar hvør ska rindarrokningina vit mugu seta spurningar hvør hevur avgerðarrættin yvir ílegum og so framvegis takk fyrijatakk so fær bjørt samuelsen orði
takk fyri harra formaður eg haldi at tað er ein
eitt rættiliga ein rættiliga spennandi verkætlan men e eri eisini samdur teimum sum hava sett havt nøkur fyrivarni her í dag at tað er umráðandi at nevndin kallar inn og fær veruliga lýst allar ter tættir sum kunnu vera ivamál men grundleggjandi so haldi eg tað at bæði granskingarsamstarv og heilsusamstarv eg havi áður verið fortalari fyri at mann í nógv størri mun samstarvað mllum altso luttók í í tí millum norðurlendska samstarvinum um heilsutilboð til føroyingar soleis at mann altíð kundi senda føroyigar tá ið vit nú keypa okkara heilsutænasta uttanlands at mann altíð kundi senda tær til har sum ekspertisan er best og tað er ikki altíð at tað e rísisjúkrahúsi í keypmannahavn tðr líka so ofta og ofta oftar vistu krabbamein til dømis á øðrum norðurlendskum sjúkrahúsi men tað sum fekk meg at taka orðið erí veruleikanum eitt sindur hetta sum ikki verður tosað um í dag nú verður tosað nógv um diabetrisjúklingarnar men summi sum tað jú stendur bæði í uppskotinum og í hesari frágreiðingini so snýr tað seg ikki bara um diabetis men eisini um

eg kundi øgiliga gott hugsa um at hoyrt meira um tí athhvat hvørji tilboð verða fyri hetta tá tosau vit um eina rættiliga brættiliga breiða røð av sjúkum og tá ið vit hugsa um hundrað og einogtjúgu milli ónir yvir tíggju ár so tosa vit um hesar góðar tólv miliónir um árið av tí fær so í fyrsta umfari helvtin til bygningar og kenna vitprísstøðið fyri bygningar í føroyum so blívur tað ofta væl meira enn tað tavil siga tað sum so eftir er tað er nakrar fá milliónir um árið til restina og tá ið eg eitt sindur spenta upp á at hoyra eg ivist ikki í at diabeturs ella sukursjúku einsamalt saktans kann útbyggjast til ati brúka hesar pengarnar men visu vit hyggja eftir hvat ið hesar heri endurkriniologisku sjúkurnar snúgva seg um so er tað til dømis stoftskiftissjúkur sum vit vita at vit hava rættiliga nógvar í føroyum nógvar ymiskar deagnosir innan fyri stofskiftið so er tað beinbroyskni og kolpsjúkur tað eruaðrar altso breiddriso kanska ja eitt breiddri úrval av eisini ymiskum sjúkum sum koma undir endurkrinologi og so er tað nakað sum tey kalla fyri bareatrisk kirogi eisini sum slett ikki er á tilboð í føroyum í dag og eserhesin breiði hatturin av sjúkum tað er sovorð sum sum sjúkur og hypoofysuni og í hjánýra og so er tað nakað sum eitur hypooggona disma sum obbart hevur nakað við destesiron at gera hypotensi og endogkrin a sjúkra ymiskum slag og ja og tey nevna eisini sovorðt sustraluviðgerð og viðgerð við kmteapi sum tað er í summum førum til sasum sjúkunum antistoffun og so frameftir eg taki htta bara fram tí at eg haldi at eg kundi øgilia gott hugsa mær at fingið lýst tí tað er líkasum partur av heitinum og tíman gevur lyfti um í hesum hvat er tað mann tosar um tá ið mann tosar um at hendan øgiliga breiða hetta breiða úrvalið av sjúkum í føroyum eisini skal verða knýtt at viðgerð og gransking á undir hesum tilboðnum leggja vit allar hesar sjúkurna saman so tosa vi um um rættiliga stóran hóp av tí føroyska fólkinum og eg veit ikki um landsstýrismaðurin er førur fyri at lýsa eitt sindur betri hvat eg vil tosa um her men taðeg haldi ta nokk umráðandi at mann sum ikki annað í nevndini tekur tað upp tí attað hevur verið tosað her í dag sum um at at tað baraer sukursjúka mann fer at at samstarva um og viðgera og tað er tað so so er tað er tað ikki men annars vil eg bara siga at í føroyum hava vit ótrúliga nógvar møguleikar fyri at farið í samstarv við onnur lond og tað er eingin ivi um ati eg síggi tað sum hav møguleika ikki minst tann dag vit vera sjálvstøðutt land so haldi eg eisini at tað at vit síggjast betri altso fað vit fara at vera til land á heimskortinum veruliga fer at gera ati avsæra sjálvstøðut lad tað fer at gera tað ati áhugin sum í dag er stórur hjá teimum londunum sum kenna okkum væl tað vil so vera danmark og onnur norðurlond og men at at áhugin fyri samstarvið ikki minst í gransking sum hevur nakað við ginetiska gransking at gera ílegu ogransking tað er eingin ivi um at føroyar eru heilt ómetaliga áhugaverdar í so máta tí vit hava ikki minst aftaná vit hava eru begent at byggja upp sjálvi ein banka við okkara ílegur tilfari so hava vit møguleikar fyri at gera nakar gransking sum kann vera altso føra til nøkur øgiliga stór gjøgnumbrot í veruleikanum ikki minst í mun til modernaða viðgerð har mann roynir at málrætta viðgerðina til tann einstaka sjúklingin eitt sindur fakligt harra formaður meg kundi øila gott hugsað mær at tað bleiv sagt at landstýrismaðurin sigur nøkur orð um hendan partin eisini takk fyri ja siri stenberg eina viðmerking
takk fyri harra formaður ja eitt annað sum
man eisini hevur verið frammi tay seinnu árini tað er at gera nøkur átøk sum fyribyrgja diabetes har okur hava prøvað onkuntíð við einum uppskoti har mann fekki gjørt eina sovorna ætlan har mann ger altso skipaða venjingar og kostráðgeving og annað soleiðis at mann ikki fær so nógv fólk sum fáa sjúkuna nú veit eg ikki um tað hevði verið nakað sum hevði kunnað rýmst undir hesin her partinum sum er fyribyrgingar parturin men tað kundi g hvørfall verið áhugavert at mann royndi at vent tí eitt sindur at ikki e sjálvandi skal skal mann viðgera tað sum havi brúk fyri hjálpt men men okkara mál má eisini vera at tað koma so fáir diabetikarar sum møguligtbjart

samgongu men eisini seinni at at fáa meirar pengar til fyribyrgjandi heilsaarbeiði og og sum sigur steinberg vísir á so er tað átti tað vera ein øgiliga týdningarmikið partur av tí at fyribyrgja ikki minst suðursjúku har er tað so kanska selja diabetes typpa tvey sum er sum er lívstívis sjúka tað er meira ella minni burturav ein lívstívis sjúka meðan diabetes fipa eitt er nokk meira knýtt at arvinum og tí er eisini hendan granskingin í ílegum altso íleg og gransking er so ómetaliga áhugaverd og týdningarmikil fyri nettupp eisini kunnu finna útav akkurát hvør er tað sum er serliga fardiabetes so kann mann kann mann gera nakað har longu tá barnið verður føtt ella kanska ein tá áðrenn barnið er føtt sum mann ikki fær so upprúkt tað tað veit eg ikki tað liggur so langt fram í tíðini men men allar hesar her endokrinologisku sjúkurnar tær eru um vit hava rættiliga høga tuttleika av fleiri av teimum so eg síggi fram til at vit frá okkara perspektivu frá føroya síðu leggur fokus á tað so vit kunnu fáa
meira vitan um ymiskar eisini nakað av teimum sjúkunum vit kalla føroyskar sjúkur takk fyri takk fyri so var tað so verður tað landsstýrismaðurin sum fær orðið kai lego hálmi johannesen ger so væl ja takk fyri har formaður
og takk fyri til øll framsøgufólkini sum generelt haldi eg havi veri ógvuliga jalig er positiv við móti hesum uppskotum her síðani hava verið nakrir kritiskspurningar sum haldu eg púrasta í ordan eg sjálvur settter eisini fyri tveym trímum árim síðanien upprunaliga kom eitt tilboð tvey túsund og átjan sum rætt er og tá snúðu tað seg bara um diabetes eg hevði eitt ynski frá fyrsta daga av at vit fingu granskingina sum ein tyngri part av hesum her og síðani hava tað verið forhandlingar ímillum hvar vit hava havt okkara bestu fólk á økinum eg havi ikki sjálvur verið tí at tað hevur verið tað mest læknafakliga sum hevur verið og tað verður togast aftur og fram á so nógvum fundum um ræðisrætt á hesum ræðisrætt á hasum hvør leiðir hetta hvussu nógv umboð skulu vera í nevndini at vit ikki lata nakað frá okkum og eg haldi ikki eg kann minnast nakað mál síðani eg kom á løgting sum er so væl lýst sum hetta málið her tað stendur vit gjørdu tað fyrstu blee tei gjørdu við sjónsætlan og síðani bleiv tey gjørd ein virkisætlan og so er ein bóklingur sum er komin her sum vit hava skrivað saman við teimum sum vit gera avtalurna við og avtalan formelt eg slekki gjørdin tí at eg fari ikki eg havi góðar royndir eina ferð en um eina loyniliga avtalu so eg eg fari fyrst spyr mæ løgtingið um an vil móttaka hesar pengarnir reint formelt illa men ikki vil móttaka hasar pengarnar og tað er púra klárt at nú erur spurningur um hetta her við datum sjálvandi fyllir tað og hevur fylt eina rúgvu men vit fara at halda okkum til landsins lógir altso vit hava ógvuliga stranga lóggávu á økinum hvussu vit behandla okkara persónligu verndar upplýsingar og tað haldi er øgiliga viktigt at vit gera tað men føroyskir diabetikarar teir trý túsund hava verið óalmindiliga spentir upp á hetta her og tað hava føroysi heilsugranskarar eisini teir bara spyrja nær ver hettar nær verhettar tí at hetta er ikki tann einasta einasta millanir tá vit er farin í eitt samstarv við hnonordisk so eru aðrir grunnar eisini sum tú kanst søkja inn eftir til ymiskar verkætlanir granskingarverkætlanir og hvar vit eisini hava okkara granskingarstruktur upp á pláss og hann er slett ikki upp á pláss í dag og tí tí er hettar ein stórur partur eisini at lyfta granskingina generelt upp á eitt hægri og tað sum vit eisini hava fingið vit at vi altso tað sum vei eisini um fingu at vita við at at meikkja tiltil til dømis degnum tað er tað at okkara diabetsviðgerð er einum rættiliga høgum og góðum støði í dag so so tað er ikki nakað vit hava so so vánaliga tænastu an innan fyri diabetra í dag tað hava vit slett ikki men tað er øgiliga viktigt at mann fær til fórt vitan innan økið alla tíðina og har er granskingin ein stórur partur haldi eg og eisini at mann fær vitanar deiling í millum stenussentrini sum er eitt verður í grønlandi í tvey túsund og fýraogtjúgu vónlandin verður hetta í føroyum g roinda ta er fimm niðri sum eisini føroyingar hava fingið hjálp á í danmark taí at tei er ikki e finguð hjálpin her tað er nakað við spurt kompetansin innan fyri avleiddar sjúkur av sukursjúkuni so ati hetta er ein stórur dagur líka sum tað var í morgun ein stórur dagur tá vit hugsaðu um tað sálarfrøðisliga hvussu vit raðfesta so er hetta sanniliga eisini ein stórur dagur fyri tær føroysku deabetikararnir

eg vóni sjálvandi at at tað verður viðgjørt soleiðis sum sum framsøgufólkini hava hava sagt og nú er tað soleiðis at í viðtøkuni hjá grunninum so er tað sjálvandi profittir men frá titernesmorguni tá ið teir gjørdu viðtøkurnar so søgdu teir eisini at teir hava eina plikt yvir fyri tí danska samfelagnum at ein partur av yvirskotunum skal koma tí danska heilsuverkinum til góðar æftur og so er tað seinni drygpað av at at mann kann eisini gera en avtala í føroyum og í grønlandi eisini so at vit hava fingið aðrar sjúkur er hormonpacera tað er eisini eitt stórt stig á leiðini viðvíkjandi meiri gransking í teimum sjúkum sum eru nevndar her eisini við við ovurfita sum er rættiliga áhugavert men diabetigarnir fáa fáa eina betri enn ov betri tænastu tað er eingin ivi um tað og eisini tað at mann kann hava fyribirgingarpartin so stóran sum møguligt og eisini at kommunulæknarnir eru drignir inn við so at man mann fær góðskurna hjá kommunulæknanim runt landið á eitt høgt støði eitt javnthøgt støði tá tað kemur til okkara diabetikarar so um eg geri eina avtalu tað er alt annaðuppá hvat løgtingið sigur um mann vil móttaka hetta her ætlanin varð at byggja bygning fyri tveyogtrýss milliónir tað eru nøkur sum siga seg vita beturi enn landsverk og tað er kanska væl skilligt hmen tá ið tað er tveyogtrýss miliónir tá haldi eg er uppi á fýraog hálvtrýss túsund krónur per kvadratmetur eg havi hugt í havnini teir dýrastu dýrastu kvadratmetrarnir visti gerst byggir í dag so haldi eg tað er øgiliga ringt at koma upp um fjøruti túsund ella fimmogfjøruti túsund so tað er lagt øgiliga nó nógv uppfyri og tað er ikki soleiðis at landsstýrið skal fara at betala knappliga vist tað kostar tað havi eg sagt púra greitt vist tað er nakað púra ónormalt størri kostnaður so er tað nýggj støða so er tað nýggj forhandling tá tað kemur til tað reint byggimessian so at at hetta um vit vilja móttaka hundrað og einogtjúgu milliónir og her er eitt kempiarbeiði gjørt bæði frá embatisverkinum frá okkara serfrøðingum sum arbeiða við deabetis øll hava verið við í fleiri bólkum ið hesi tilgongdini er og taðer bskrivað niður í minstu detalju samstarvi og hvussu ein avtala kemur at síggja út í ætlanini sum allir løgtingslimir hava fingið har er akkurát einki gloymt í tí tekstinum so visti mann lesur tað ígjøgnum so fær mann at vita heilt konkret hvat hetta snýr seg um heilt

øhja vit skulu halda okkum til landsins lóg so so visti man fara at gera nakað ólógligt so so slærhamarin hart tað rokni eg bara við og tað gangi ikki út frá at at tann føroyski formaðurin í nevndini fer at bróta lógina tað rokni e ikki við so eg fari bara at takka framsøgufólkuni fyri positiva viðmerkingar og spyr um tí nevndini tí tá ætli eg mær at koma við øllum læknum sum eg kann finna í føroyum inn í nevndina so at eð kundu svara upp á sær meira fakligur spurningarn eg havi ikki so gott skin fyri teg sjálvur so visu vit høvdu fingið til dømis tey sum arbeiða við diabetis at fortalt hvat ta er kanska tað meira fakliga taðtað kann man saktans men hetta er formett at kunna sleppa at móttaka pengar tað verður ein nevndarfundur haldi eg sekstanda hjánóðum nordisk hvat teir so sjálvandi koma at taka støðu til alt eftir hvat vitaka støðu til takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað nakrar viðmerkingar edva jaobsen fyrst
takk fyri harra formaður ja eg haldi hetta er eitt sera spennandi prosjekt
sagt landsstýrismaðurin í heilsumálunum til at hava sett skjótt til eta faktiskt beinanvegn fyri at fáa alt hetta arbeiðið framt sum skal koyrast ígjøgnum áðrenn mann kann koma her til sum vit eru komin í dag tí tað er nógv forarbeiði gjørt og og tað var eitt eitt øgiliga beinrekiæ mál hjá okkum at fara víðari við hesum beinanvegin tá vit komu til so so at tað er óført at er komi her til og tað fer heilt heilt vist at gagna rættiliga nógvum fólkum sum hava diabetis og og avbjóðingar rundan um tað at fáa eina enn betri tænastu ennhon er í dag og og og altíð tað nýggjasta á økinum tað er eisininv smábørn lítil børn fólk í bestu aldri arbeiðsvørnum aldri at tey kunnu fáa eina eina eina so góða og teknologisk viðgerð sum teðn ber til so tey betri kunnu líkasum ja liva sítt kilio holm johannesen jag eri púra samdur
hetta kemur at hjálpa hetta kemur at hjálpa
hjálpa trý túsund føroyingum og tað er bara tay tað er tay við diabetar so so keypir tað eisini at hjálpa øllum øðrumsjúkum altso attú hugsar um hvussu nógvir føroyingar ikki liva við onkrua avtí í munum avtírmun o sjúkum tað er óalmindiliga nógvir føroyingar so so gransking innan fyri økið og í okkara populatión er so óalmindiliga hevur so almindiliga stóran týdning gransking er ikki alt viðgerð og fyribyrging er sjálvandi nakað men men granskingin ehevur stóran týdning so er tað bjarni kárason ger su væl

mugi endaði kale kale holm johannesen røður sína við ati altso eg a sjálvandi skulu vit fylgja landsins lógir tað er nú einaferð soleiðis at ið ídátuverndarlógini har eru har ein grein sum sigur at víðarigeving av persónsupplýsingum til vísindaliga endamál kann ikki gevast til triðja persón uttan góðkenning frá dátueftirlitunum frammanundan øh so har haldi eg mann eg nokk so væl garderaður men men kann kale oholm johannesen vátta at at num nordisk grunnurin ella nonordiskaksenselskap ella ella ella holdingsselskapi kann ikki taka data til sýn at at at brúka til vinnulig endamál tí tað er eitt av teimum tingunum sum eg hugsi nógv um altso um nonordist kann brúka føroyskt data hjá føroyskum borgarum til at menna produktir til at gera vørurtænastur sum tey kundu ja so er tað landsstýrismaðurin ger so væl
til hesum arbeiðinum hevur hatta verið ein stórur spurning sum í
feri uppí alla somlu tíðina og tað er eingin ivi um at vit sjálvandi halda okkum til landsins lógir tá tað kemur til hetta her og at vit liggja ikki og geva upplýsingar út fyri víðari sølu ella eitt ella annað hetta er fyri okkara populatión hetta fyri at vit kunnu geva betri viðgerðir betri fyribyrging eisini og at vit támlíkasum tá ei mum søkir eina verkætlan til dømis ha so skalt tú søkja datueftirlitið um at fáa loyvi til at gera hesi tingini og tað er tað sum mann ger so nei eg fari ikki at gera nakað ólógligt tað minnast sjálv eina ferð nær tey segdu at ein ein millión var ólógligu sum bleiv lóglig so so so sjálvandi gera tað einki ólógligt vit halda okkum til landsins lógir í hesum her og tað haldi eg eisini er betryggjandi sum stendur skrivað í her at mann bindur fyri tí at teir hava eisini ein standard ein moralskan etiskan standard at arbeiða eftir sjálvt um teir eru ein stór fyritøkaja so er tað ruttvangger su væl
ja tað er ikki fyri stuttleika at vit sita her í tinginum
altso vit skulu viðgera tey lógaruppskot sum koma niðan í tingið og vit skulu tryggja okkum tað er vit sum onkursvegna er garæntir fyri at hetta er í lagi okkara uppgáva er onkursvegna eisini at kvalitet tryggja tað sum landsstýrið kemur við og tí haldi eg at tá ið nú hetta fyllir so lítið við dátapartinum so er tað ikki nokk at siga bara ðan vit halda landsins lógir tá ið ti ikki ein gongur verður til hoyringar sjálvandi taki eg fyri givið at landsstýrismaðurin heldur landsins lógir men eg haldi til dømis at tað er undarligt at vísindasiðsemisnevndin ikki hevur veri ein partur av sínær arbeiðinu og eg fari eisini t heita á landsstýrismannin um at skipa fyri tí fundinum sum hann tók stig til men sum bleivavlýstur vegna manglandi undirtøku at fáa tann fundin skipaðann so vit fáa møguleika at seta spurningar viðvíkjandi hesum tingunum takk fyri teftr
ov gott og neyvt arbeiði í hesum føroynum her ruttvang
embætisfólkini hava gjørt eitt so gott arbeiði læknarnir har úti hava gjørt eitt kempiarbeiði leiðslan á sjúkrahúsinum gjørdi tey kempiarbeiði hevði tú vitað hvussu nógvar fundir vit hava havt havt fyri ikki hava nakað sum eru ósvarað og vissu tú tímir tað hevur tú sjálvandi ikki gjørt enn men vissu tú lesur hetta her bóklingin ígjøgnum ja orsaka eg gjøgnum formaður les hendan bókin ígjøgnum so sært tú hvussu væl gjøgnum arbeitt hetta er at framsóknin er so neilig altso eg hevði slett ikki væntað tað men sjálvandi skulu tey spyrja víst tey ikki vita men mann kann ikki hál hárvætta lesa eisini ja mann lesa kann mann eisini hvussu mann er áhugað so er tað bjørt samuelsen sum fær eina viðmerking í svari
takk fyri nú setti eg helt eg ein røða har eg
settu spurningar um restina av hesum prosjektunum sum ikki snýr seg um sukursjúkur men sum snýr seg um hesa her krinologisku sjúkurnar sum er ein øgiliga lang røð av sjúkum og nógvar av teimum eru stofskiftissjúkur kann kaleo holm johannesen siga t lítið sindur um altso hvat er tað fyri tilboð sum fara at kunna at koma til til dømis fólk við stofskiftssjúkum á ymiskum slag ella við hesin her hormunellu sjúkunum hvat altso er tað líkasum um allar hesar sjúkurnar sum koma innundir her og og hetta jú rættiliga breitt tað sum verður lagt upp til her kann landstýrismaðrin nevna kanska eitt dømi um okkurt onkra viðgerð ella okkurt tilboð sum sum hesir sjúklingar fara fara at fáa takk fyri keilioholm johansen ger so væl
eg tími ikki at fara út at gera hana til læknasfíisialul
test í hesini her eg hevði vusu eg hevði ynskt at mann at mann spyr læknan ni vislumvit teka læknan við inn í nevndini men hetta her er nakað sum vit fara at byrja við og hetta er so øgiliga innvikla t hetta er komplekst tí hetta er so nógv ymisk ting hvar mann byrjar mann tekur ikki altíð í senn tað veit eg men hvar man byrjar eg dugi ikki at siga um tað er stofskiftissjúkur ella tað eru aðrar hormunellar sjúkur tað tað dugi eg ikki at svara upp á tað mugu fakfólkini svara upp á akkurát í tí eg dugi at svara up á diabetis sjálvandi og infrastruktur granskingar o infrastruktun tí at tað er tað sum e sjálvur havi ynskt við í hesi avtaluni at vit leggja stóran dent á granskingarpartin og tann mupíbygningurin verður verður gjørdr verður fastur við bebygningin hvar ið tær funktiónirnar eru oftan við øðrum eygum og hvat er tað nýri og sovorð nakað sum er fylgisjúkur av diabetes men fyri føroyskar diabetrikar kann eg bara siga hjartaliga hjartaliga til lukku vissur løgtingið sigur ja til at móttaka hundrað og einogtjúgu milliónir krónur tit sku ikki betala hundrað og einogtjúgu miliónir krónur vit skulu móttaka hundrað og einogtjúgu milióunir krónur takk fyri so er tað ruttvang
ja er hov svang faøri orðið ger so væl
takk fyri ja nú tókmi orðið hóast eg slekki ætlaði tað men tað var sum ein reaktión upp á tað sum landsstýrismaðurin sigur altso tá ið eg siti her og geri mítt arbeiði eg lesi uppskotini iki ein gong framsøgufólk í hesum málinum eg havi lisið uppskotið endá annan eg havi skimmað hatta ískoytis ígjøgnum nemliga fyri at leita hvat stendur um dáta har stendur ikki serliga nógv so seti eg landsstýrismanninum ein spurning landsstýrismaður sum í prinsippinum er settur av løgtinginum at gera nøkur ting og so fái eg at vita at g er neiligt tí eg seti nakrar fólkrættligar kritiskar spurningar tað finni eg meg ikki í eg veit at landsstýrismaðurin hevur gjørt eitt knasandi gott arbeiði og í útgangspunktunum eri eg fullstendiliga við upp á hesa her verkætlanina og so sigur landsstýrismaðurin at vit fáa hesar milliónirnar tí skulu vera so serliga glað eg haldi nevniliga at vit skuldu vera serliga upp á vakt tá ið ein fyritøka ein privat fyritøka kemur við hundraðtals milliónum sum skal setast inn á okkara fíggjarlóg so skulu vit vera eykavarin men eg ætli mær at fara at taka undir við hesum men eg vil bara vita hvat tað er eg taki undir við tá ið eg trýsti á tann grøna knøttin og tí vil eg eisini hava loyvi til at seta kritiskar spurningar uttan at verða erd at vera neilig takk fyri tað var tað viðmerking
harra formaður takk fyri ruttvang tí tað er
eisini onkursvegna ruttvang sigur okkara uppgávu her at seta nakrar spurningar eg havi sjálv sett fleiri spurningar í mun til tað fíggjarliga men eisini sum ruttvang hetta her við data øtí sum tað stendur í hesinher fylgiskjalinum her við formansins loyvi ja eitt sindur nærsýnt men at allur personar mær typa eitt og tvey tígar bets boti frá sykus o almenn praksiskt skal registreras ig en databasi altso hvussu kann mann tulka tað eg veit hvat landsýrsmaðurin sigur má skulu ikki bróta landsins lógin sjávandi gevr han ikki tað men skal registrerast so eg skilji væl tað ruttvang er eitt sindur ymingasomt tí tað eri eg eisini takk fyri ja eg vil bara ikki koma í ta støðu at
ana vísir seg at tað var
har okkurt sum ikki var í ordan so vit ikki hava gjøgnumskoðan her í løgtinginum eg eg havi onga grund til at halda at landsstýrismaðurin ikki hevur gjørt sítt arbeiði væl og virðiliga tað havi eg fult álit á men eg má kunna seta nakrar spurningar har sum eg havi iva viðvíkjandi onkrum uttan at fáa vita at tað er neilig eg haldi at tað er at gera mítt arbeiði at seta spurningar har sum eg haldi at eg ikki fái nøktandi svar í tí tilfarinum sum eg havi fingið onnerskar landsstýrismaðurin á rós við hetta arbeiði men eg vil altso sleppa at seta nakrar spurningar takk fyri
johannesen fær orðið aftur ger so væl ja takk fyri
fyri eg fari enn einaferð at takka fyri øiliga góða viðgerð góða og positiva viðgerð eg skal rætta tað eitt sindur tá eg segði framsókn kára bjarnarsson petersen bjarni kárasom petersen orsaka eg helt eg føldi hat vera øgiliga neiligur men tá iðeg so hugsaði nærri um tað so hugs honn sjálvum ei hann setti jú akkurát samar spurningar sum eg gjørdu fyri tveimum árum síðan beinleiðis ímóti mog nordisk akkurát somur spurningar setti eg tá og tí hava vit nemliga fingið tað inn at tað skuldi ígjøgnum skipanina og gjøgnum okkara lógir altso soleiðis sum tað rættvíst skal men eg haldi at framsókn kundi verið eitt sindur meir positiv til hetta her uppskotið nú sigur tú upp á ein penan máta men takk fyri eina góða viðgerð mbeintg gersuvæl
bara eini praktiskur spurningur um lansstýrismaðurin kann upplýsa løgtinginum hvør skriv enni
tela bklingniaso her eru nú norðdisfondartent ver og so eru hvør er ja altso eg hugsi ikki um persónarnir men altso eta nóu norðdyska ella er tað heilsumálaráðinu og norðdyska ella hvør er tað sum hevur verið gjørt hendandi her bóklingin um landstýrismaðui fær upplýst løgtinginum fyri tað ella um tað takk fyri ismaður nee
harra formaður nú
havi verið í nógvum forhandlingum ímillum lond ímillum fyritøkur tá ið tað er tveir partar tá mann samráðist so plagar tað veldigoft at vera tveir partar sum skriva og senda aftur fram strika rætta hatta góðtakið ikki og tað er tann prosessin sum hevur verið leingi og sum hatta er endaúrslitið hvar ið mann er púra samdur um við okkara diabeteslæknum hvussu mann vil brúka resursirnar til hetta nýggja samstarvið og eisini fyri ikki at ávirka verandi viðgerð hon verður framhaldandi men hv hvussu brúka mær resursirnar hvør bestemmar hvat hvussu nógvar nevndarlimir skulu vit hava og hvussu eg lesi hvussu nevndin sær út so móti eg siga handan forhandlingin ikki fer so galiðina allíkavæl men so hatta eru tveir partar sum hava skriva tær
ja so er tað bjarni kárason ger so væl takk fyri harra formaður ongantíð betur um tað er gott
tíðrið inni í tingsalinum men tað er ikki tí vit sita her orsøkir tú til at vit sita her tað er fyri at halda landsstýrismanninum til ansvar og tað inniber millum annað at spyrja nakrir kritiskar spurningar og tá eins og rottvang fari eg heldur ikki at góðtaka at mann skal bara koma í summarhýri og ikki oyðileggja tann góða stemningin eg veit at kai liðogholm og johannesen dáma væl tá ið stemningurin er góður tað ger undirritaða eisini men fyri at taka arbeiðið í álvara sum mann má eisini seta kritiskar spurningar og har eru nemliga nógvir ósvarar spurningar í mun til datainnsavnand og dataviðgerð og tí hevði tað verið hóskandi at mann antin hevði ein fund við einum politiskum fylgibólki ella at mann hevði nakrir hoyringspartar inni til at greiða frá úr frá nøkrum fakligum sjónarmiðum hvat ger so galdandi tá tað kemur til dáturverdu og annað takk fyri
og eftir at hava verið í politikki í
tjúgu ár so havi eg gjørt mær tann ómak at havt politiskar fylgibólk inni eisini um hetta samstarvið her eg haldi vit hava havt tveir fundir í hvussusør um nonordisk ja og har var ein ógvuliga positivur stemningur um tað og vissi onkur ikki hevur verið tann dagin ókey tað er tað er keðiligt men men ja tað var tann triði ella fjórða a triði eg hvussur men statvek vil takka fyri ta positivu móttøkuna men sjálvandi hvat hevði eg vænt og annað skal að ikki vera nøkurlunda positivt tá i mann fær hundrað og einogtjúgu milliónir at hjálpa trý túsund diabetrikarin við altso hetta eru altjóðar pengar t ikkiein gongdanki heta eru altjóða pengar so fantastiskt ja takk fyri so er ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er enda
málið hevur beint í fíggjarnevndina til víðar viðgerð tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í dag og tingfundur verður í dag fjórða august klokkan hálvgum fýra fimtan tretivu og tá verður dagsskráin fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar fýra tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um studningslán til at byggja húsaraskúla í klaksvík hækka studningslán og áseta stuðul til innbúgv og útbúna og framløga er eisini á skránni tá so er hesin fundur lokin